so er tingfundur settur og vit fara til dagsskránna í dag níggjuogtjúgunda apríl og vit hava fyrství fleiri triðju viðgerð nei nokkso nógvar og vit byrja við triðju viðgerð av løgtsmáln nummar hundrað og trettan tað er uppskot til løgtingslóg um at seta úr gildi í løgtislóg um at seta í gildi hoyvíkssáttmála nakar sum biður um orðið tað er tað ikki so er orðaskifti endað vit fara at atkvøða í hesum málinum hetta málið varð samtykt við níggjuogtjúgu atkvøðum fyri ongar ímóti og ongari blankari við aðru viðgerð vit atkvøða núvit eru liðug at atkvøða málið er samtykt við seksogtjúgu atkvøðum fyri ongar ímóti ongari blankari og er sostatt endaliga avgreitt samtykt síðani er tað triðja viðgerð av løgtinsmáli nummar sjeyoghálvfems tað er uppskot til løgtinslóg um búskaparráðnakað sum biður um orðið tað er tað ikki so er orðaskiftið enda vit fara at atkvøða í hesum málinum ja hetta málið var samtykt við sekstan atkvøðum fyri fimtan ímóti og ongari blankari við aðruviggirm vit atkvøða nú vit liðug at atkvøða málið samtykt fjúrtan atkvøðum fyri tólv ímóti ongari blankari og er sostatt endaliga samtykt og avgreitt síðani er tað triðja viðgerð av løgtsmáli nummar áttaoghálvfems tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgslóg um landsbanka føroyum føroya vágarráð nakað sum biður um orðið tað er tað ikki orðaskifti er endað og vit fara at atkvøða í hesum málinum og hetta málið var samtykt við sekstan atkvøðum fyri fimtan ímóti og ongari blankari við aðru viðgerð vit atkvøða núvit eru liðug at atkvøða málið er samtykt fjúrtan atkvøðun fyri tólv ímóti ongari blankari og er avgreitt samtykt frá løgtinginum síðani fara vit til triðju viðgerð av løgtsmáli nummar hundrað og tólv tað er uppskot til løgtslógum at binda saman h o b bygningarnar á landssjúkrahúsinum og um at keypa neyðgeneratur tól og útgerð nakar sum vit hava orðið tað er tað ikki orðaskifti er enda vit atkvøða í hesum málinum og hetta málið var samtykt við einogtretivu atkvøðunum fyri on einmælt samtykt seksogtjúgu fyri eingin ímóti eingin í blongd hetta málið er sostatt samtykt við triðju viðgerð og avgreitt síðani er tað uppskot til løgtingslóg ja tað er løgsmál nummar hundrað og átta tað er triðja viðgerð av løgsmálum hundrað og átta uppskot til løgslógin um at byggja umsitingarbygning til sjóvinsur nakar sum biður um orðið tað er tað ikki so fara vit at atkvøða hesum málum hetta málið var samtykk við seksogtjúgu atkomuni fyri ongari ímóti ongari blankari við aðruveki vit atkváða nú nú vit eru liðug at atkvøða málið einmælt samtykt seksogtjúgu atkvøðu fyri eingin ímóti eingin er blonk og er samtykt við triðju viðgerð og avgreitt frá løgtinginum síðani varð tað triðja viðgerð av løgtsmál nummar hundrað og níggjuogtretivu tað er uppskot til løgtingslógs stuðul til listafólk í samband við komi nítjan nakað sum bir um orðið tað er tað ikki so er orðaskifti enda og vit fara at atkvøða í hesum málinum sum var samtykt við tretivu atkvøðum fyri ongar ímóti ongari blankari við aðru viðgerð vit atkvøða nú ja vit vit atkvøða vit eru liðug at atkvøða málið er samtykt seksogtjúgu atkvøður fyri eingin ímóti eingin er blonk og er endaliga avgreitt frá løgtinginum so er tað triðja viðgerð av løgsmáln nummar hundrað og fýra tað er uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um fuglaveiður við meira er tað nakar sum biður um orðið tað er tað ikki so er orðaskifti enntá vit fara at atkvøða í hesum málinum hetta málið var samtykt við aðru viðger við fimmogtjúgu atkoðum fyri einarímóti og tveimum blonkum atkvoðum vit atkvøða núja og tað er vit eru liðug at atkvøða tað eru fýraogtjúgu atkvøður fyri ein er ímóti eini blák so er hetta málið samtykt og endailiga agreitt frá løgtinginum so vit eru komin til punkt átta til triðja viðgerð av løgtsmáli hundrað og fimtan tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgslóg um miðlastuðul miðlastuðulslógin nakar sum biður um orðið tað er tað ikki so fara vit at atkvøðaí hesum málinum og hetta málið var samtykt við fimtan atkvøðum fyri trettan ímóti og ongari blankari við aðru viðgir vit atkvøða áh ja vit eru liðug at atkvøða málið samtykti fjúrtan atkvøðin fyri ellivu ímóti og ongari blankari er sostatt samtykt við triðju viðgerð og endaliga avgrein síðani koma vit til triðju viðgerð av løgtsmálin um hundrað og sjeyogtretivu tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgslóg um sjófeingi sjófeingislógin tað er hetta her við at loyva loyva landa avreiða í mestan lag fimtan prosent uttanlands nakar sum biður orðið biður um orðið bjarni hammer fær orðið ger so væl
takk fyrhi formaður tapgnta ganga nakað skjótt fyri sitaheila men eg vil bara enn einaferð mæla løgtinginum til at fella hetta málið hetta er síðsta kjans ara fella hetta málið eg skal gera skjótt av men hetta er hetta er tað sum mann kallar fyri umann letur upp aftur fyr í einari glíðibreyt mann letur upp aftur fyri at mann vil aftur nú gera tað lættari hjá útlendskum feløgum at fáa fatur til føroyska fiskinum og hjá føroyingum at fáa at gera tað verri hjá teimum at fáa fatur á fiskinum í sítta kann mann siga kann mann ikki heldur lata føroyskar hendur virka tann føroyska fiskin í staðin fyri útlendskar hendur hví ynskir mann hví ynskir mann nú at gera tað nemmari aftur gera tað nemmari at skapa arbeiðspláss uttan fyri føroyar við føroyskum tilfeingi altso tað er tað sum mann ikki skilur við hesum her mann letur eittannaðstað flakarvirkin á landi sigla fullkomiliga sín egna sjógv og mann royna at gera alt hvatta mann kann fyri at gera tað lættari at fáa fyri tað fyrsta óvirkaðan fisk út á landinum og nú vísi ta seg er teg kanska for trupult at kanska koyra óvirkaðan fisk í eina bindru avstað nú vil mann hava at øll førar fimtan prosent skula siglas direkta til eina havn úti í uttan fyri føroyar gera tað lættari fyri útlendskar hendur at virka føroyskan fisk tað eigur ikkiat vera í lagi og mann vísir á millum annað at grannalondini tað hevur nevnt fyrr at í íslandi føroyingar fáa ikki fatur á lendskum fiski tí íslendar blíva revsaðir í kvotu vissu teir selja heila fisk á landinum men okur muma minnast til føroyingar geva í dag sirka hundrað og tjúgu túsund tons av polagiskum fiski i býti við russland fyri at fáa fatur á øgiliga øgiliga fínari vøru av botnfiski serliga toski har er tað eitt felag sum fer sirka átta túsund tons eitt felag eitt íslendskt felag partur að er partvíst íslendsk felag fyr átta túsund tons á føroyskum tilfeingi faktiskt og tað er tað tilfeingið sum føroyingar hava allarringast sið at sleppa eftir tey túsund tonsini bara tey átta túsund tonsini vistu tey vórða virkaðar í føroyum beildi man hevði runt segði øll flakarasin í føroyum havt góðar dagar men har gevur mann ein beinleiðis stuðul til ísland átta túsund tons beinleiðis stuðul til ísland og føroyingar hava ongan møguleika at fáa fatur áí íslendskar fiskir annars men men sum sagt hetta er tann seinasta royndin á hesum sinni at fáa løgtingið at broyta meining við at følla hetta uppskotið tí hetta her er hetta er glíðurbreytin tað var loyvi at landa fimmogtjúgu prosentfyri nóglum árim síðan men síðan tá er so nógv broytt hvussu nógvir bátar hava ikki lagt um til hvussu nógvir bátar hava ikki lagt um til frystilas sum staðin viði fesku við skal læst tað ger tað munandi truplari munandi truplari men hetta er tta er harmiligt fyri tað føroyska samfelagið og serliga harmiligt fyri ta føroyska fiskavirkingina á landi at mann ikki vil lofta teimum men mann vil loyva fimtan prosent o eg vil endað líka við tí tað er tað at okur hava hoyrt at vit skul taka flagkarisuni hava verið sera sera sárari neyð av korona farsátni tí at marknaðirnir hava verið lukkaðir heilt lukkaðir í í í italian og spania vit skulu bara taka teir og aðrastaðni og nú beginnar tað endiliga at vera ljós fyri framman teir beginna at lata seg upp aftur og nú gud hjálpa mær milu mann taka fimtan prosent afturat teimingin er ómindiliga keðiliga eisini men takkyhara formaður eg vil bara heita á løgtingið um at fella hetta uppskotið tí at tað tænar ikki endamálið hjá sær sjálvum tí at landsstýrismaðurin hevur sagt at tilfeingisgjaldið sum hann skuldi seta eftir hesi lógini tað er útsett meir n eitt ár og at køirnar norðregi hjá havsbrún tær eru eittanas dað burtur tí landsstýrismannin hevur givið loyvi til lokkan landað hundrað prosent av øllum svartskjafti frá sekstanda apríl til nei orsakað frá tveyogtjúgunda apríl til sekstanda juni so tí er hetta uppskotið bara steinur um einar byrðu og tað tænir ikki tí grundgevingunum sum eru givnar í hesum lógar upskotinum takk yha formaður
ja takk so eru tar viðmerkingar jakum mikkelsen fyrst ger so væl
harra formaður yviróðrna sæð so hevur bjarnhann mær rætt í at að tænir samfelagnum altíð at so nógvir fiskur sum møguligt kemba landi o føroyum verðir virkar føroyum tað eri eg púra samdrøun í tað er eisini umstøður har i tað við fyrimuni eisini samfelagsliga kann vera neyðugt at at landa uttan uttanlands serliga tá ið talan er um at vandi e fyri at góðskann ar fiski versnar tí man ikki sleppur framat at at landa tað er eisini viðurskifti í í íslandi línifiskiskapin í íslandi har tað er fyrimunur at at at kunna landinlast har uppi ella er flemj kappa síðari men eg má siga aklasum er at hóast øll tey tingini so er tað uttan iva galdandi at tað ata loyvi er at fara uttanlands fer at gera tað prísirnir tilaga seg soleiðis at tað eitt skin ferskjalland uttan eingin landar uttanlanda bara stuttleikar og tí trúgvi eg at skaðin verður

takk fyri harra formaður nei eg eg kann geva jákup mikkelsen rættur tí at sjálvandi kunnu tað altíð vera umstøður sum gera at mann verður mann noyðist at landa eitt annað stað uttanlanda men har hevurð landsstýrismaðurin eina heimild sum hann longu hevur brúkt og har kann eg vil taka orðini upp aftur frá jákup mikkelsen tað er tað at vónandi verður skaðin ikki so stórur eg trúgvi eisini at øll føroyskt skip vilja innast inn í landa í føroyum tað tað tað trúgvi eg men hetta kunnu øllum sum blíva samd um at at mann skilur at at virkini mann skilur at tey arbeiðsplássini sum eru í úti serligu útjarðunum at tað er stúrin tí tað er lítið ella tað er for lítið at arbeiða í forvegin men tað er ríkiligt at tilfeingi til øll men tey fáa para ikki ordiliga hendur íá á á tilfeinginum og hetta her er eitlanastað vónandi verður skaðin er ikki so stórur sum hann sigur men men tað er ein kjansur fyri at hann verður eitt sindur verri enn ann er í forvegin takk fyri hara formaður
ja og so er tað bjørt samuelsen tað er so væl
takk fyri ja eg veit ikki um bjarni hammer er samdur við mær tingmaðurin men eg haldi er ein avbjóðing at mann allan grundgevið tingum sum eru nøkur onnur enn orsøkin til mann ger tingini í hesum førinum sigur mann orsakað veiðugjaldinum men sum bjarni hammer vísti á so eta veiðugjald útskotið eitt ár enn eitt ár kann mann siga tað vil siga tað verður trý ár at fáa gjørt hetta veiðugjaldið so at eg spyrja bjarna hammer nú hava vit leingi eftirlýst at mann frá landsstýrisins síðu vísti áhuga fyri støðuni hjá fiskavirkinnum á landi eisini í mun til korona men eisini sum heild og hvat mann ætlar í mun til tað at viska virka fisk í føroyum í framtíðini í mun til ta vinna ha heldu bjarni hammer um tann vinnupolitikkin mann higartil hevur ført í mun til flakavirkini á landi og fiskavirking á landi takkfyri
góði navn har har fær maður
heilt ærligt so eta eingi vinnupolitikkur fyri flakarikkin á landi altso tta er mann letur tat koyra sín egna sjógv eg veit ikki um mann okur hava hoyrt í vinnunevndini at t hava roynt at fingið í sambandi við landstýrismanni fleiri ferðirar ber til at gera eitt illa annað sum kann eg veitikiu mnn kann siga at jgera støðuna betur mann gloymir oftan tað at tað er ikki beinleiðis stuðul til hesi virkini her hetta er beinleiðis stuðul til tað føroyska samfelagið at okur vilja virka bara arbeiðsinntøkan í føroyum meirvirking útflutningsvirði alt hetta her vil hækka og vil so gera tað at tað er meira at býta út av tí sum verður skapt í føroyum í staðin fyri at bara lata tað t úti av landinum og eitlanastað skapa og ríka onnur felag sum ikki gera nakað í føroyum eg kann nevna eitt í sambandi við tá ið eg spurdi tey kovi nítjan stuðulin kom flakavirkini tey bløddu totalt har spurdi mann um man k kundi gera okkur serligt kanska fyri flakavirkini te hevði keypt inn og sleppa at slekka av við fisknim fyrtana prísin men tað bleiv
komði burturvíst og fingið at vita frá landsverksmanni og løgmanni at covid-nítjan hevði onga ávirkan at havt á flakavirkinum í føroyum stóður tað bill justinussen
takkfyrihra formaður øtað er púra rætt sum bjarni hammer vísir á at flakavinnan er øgiliga týðandi og at tað hevur týdning at um fær fatur at tann fiskurin sum vit sjálv fiska kemur inn á føroysku flakavirkini hinvegin so ivist eg í um hetta kemur at raka flakavinnuna nakað serligt vit hav havtsa skipanina áður tað vóru ikki nógv skip sum brúktu hana og í dag eru øgiliga nógv skip sum eru ogn hjá flakavirkjum ella fyritøkum sum eiga flaka við ser eisini heldur bjarni hammer at tað fer at verða nógv brúkt hendan skipanin hjá hjá botnfitskaskipinum
havar
fy harra formaður eg er samdur í tí at flagvinnan hevur ein óalmindiliga stóran týdning fyritað føroyska samfelagið og eg haldi eisini at tað er eittanastað ein ein stórur partur av fiskivinnu sum sum er eitt sindur gloymdur tá kur viðgerat í løgtinginum tí tað er altíð ein stórur kampur um at veiða og at deila hesi øgiligu pilagisku verðini út eitlannastað hvat landskassin skal taka inn av teimum eg vóni ikki at tað fer at hava so stóran týdning sum mann leggur uppfyri men tað sum mann hoyrir frá virkinum og arbeiðafeløgunum ta er tað at áðrenn visti mann av at tað skuldi øll forlandast í føroyum uttan í serligum føri har sum eitt annað hvann henda so hevði mann tað forhaldaseg til at vøran var so verandi í føroyum eg vóni ikki at nakað verður langda uttanlanda men okur vita eisini at okkurt fer men bara mann sigur fer tað hava nakan lítlan týdning tá ið virkini eru á grensuni og kanska undir grensini so hevur einhvørv ávirkan í tann neiliga rætningin óalmindiliga stórar kann fáa stórar avleiðingar fyri um mann hoyrar undan ella ikki hoyrar undan

tað er rætt sum bjarnar hava mær sigur at tað gagnar ikki onnur fiskivin her og nú at fáa prísin trýst prísina upp á handan máta men men hvussu verður vit tá eingin fiskavirki er at keypa fiskini í føroyum í framtíðini og tá arbeiðsplássini av ófaklærinum fólki eru burtur hvar skulu tey fara so fyri føroyar so má mann eisini hugsa í framtíðini takk fyri at forma mær
tannara
takk hara formaður ja trupulleikin er nemiliga tann at meira mann letur upp fyri at koyra út á landinum verri gev mann kappingarføri i verri hava flakavirkini møguleikan at styrkja seg serliga fíggjarliga so tey ikki kunna bjóða upp á prísum tey flestu flakariskin ídag tá tey bjóða upp á lastur tað er ein stór kassakreditt hjá einum banka sum tey supu at betala høgar rentur fyrr men hevði tey veri eitt lítilsindi sterkari so hevði tey kunnað bjóðað upp á fiskinum upp undir øðrum umstøðum og kanska mnið tá ið flakavirkini í føroyum eru so ella so burtur og tað bara eru útlendskur keyparar tá eru okur hundrað prosent eeru hundrað rosent yvirbrísur um at tá verður prísurin munandi munandi minni en hvat hann er í dag takkfyrhra formaður
ja takk so fær páll at reyna seg í borðið ger so væl takk fyri formaðurin
ja eg haldi at eg vil bara vísa tað at tað kann vera at mann ikki heilt hevur gjøgnumhugsað frá samgonguna síðu hetta her inntrivið sum mann ger serliga fyri tey virkini sum ikki eru partur av einiversikalari integratión taka eitt nú virkini í ella flagaiski í sandoynni sum sum nevendvís kann fara at verða hótt av einari áseting sum hesari tí ein partur av fiskinum kann verða seldur uttanlands og vit vita tað at tey tey flakariskini sum sum standa sjálvstøðug sum sum faktiskt eru ímyndin av tí tí myndi sum mann royndi at fáa fram fyri tíggju ogfimtan árum síðan at at tú fekk eina eina frælsa kapping um fiskin tey flakari iskini verða tey sum eru eru í mest hátt av hesi ásetingini um at landa uttanlands so tað kannast so merkja tað at tað ávirkar ráðverður tilgonguna til eitt nú flakari seg í í skopun og eg haldi tað er øgiliga lítið umhugsað av samgonguni at gera eitt eitt eitt sovort átak ov lítið eg havi lítið gjøgnumhugsað sum heild tí tí vit vita sum er at í dag er er tað frammanundan trupult hjá hjá hjá teimum sjálvstøðu flagarikunum at at fáa nokk av ráðverum til til at skapa arbeiða til tey fólkini sum nú einafer arbeiða virkinum eg haldi atat kjakið um fiskivinnuna uttan at byrja ei eina nýggja viðgerð her haldi eg er øgiliga nógv merkt av at at flokkarnir hvør í sínum lagi eru meira upptiknr av at at finna loysnir enn at spyrja hvør er trupulleikin tí tað sum mann átti havt gjørt tað ti mann átti at granskað í føroysku fiskivinnuni allar sum hom er bæði uppi á landi og á sjónum sær hvør er trupulleiki vit vita tað at at at fiskatilfeingið er niðureftirgangandi fyri fyri botnfisk í løtuni tað sær absolutt ikki bjart út eg vil heldur siga at tað sær rættiliga svart út og tað kemur at ávirka eisini uttan yva fleiri ár frameftir at at alt blómar í uppsjóvarvinnuni tað er sjálvandi deiligt men men tað er bara ein partur av tí at verða knýttir av fiskivinnuni í føroyum so eg haldi at flokkarnir áttu sjálvt um sjálvt um vit kanska hella til tær loysnir sum vit sjálvi hava framleitt hvør sínum lagi so áttu vit at brúkt nógv meir orku upp á at at hugt samlað eftir eftir fiskivinnuni bæði fiskivinnuni á landi og eisini fiskivinni á sjónum hvat kunnu vit gera fyri at fáa meira burturúr enn vit fáa í dag vit fáa snókksagt alt for lítið burtur úr føroyagrunnunum serliga og og harharvið hava fáa vit eisini alt for lítið av av inntøkugrundarlagi til føroyska samfelagið í mun til tað sum tað burdu verið vit eiga ikki bara at hugsa í at hógloysnum sum hetta er enn ein av men at fara meira grundleggjandi til verk at spyrja hvør er trupulleikin takk fyri formaður
takk so veru tað viðmerkingar johannes joensen fyrst
takk fyri framhaldið hann nevndi pálla reynartúgvu virkið í skopun ella bara spyrji hann nú er tað aftur arbeiðspláss eg hugsi um hvat tey eiga at týða vistu tey arbeiðsplássini vóru burtur tí tað kann eisini vera avleiðingin av slíkum uppskot sum vit snera at arbeiðsplássini verða vekk úti í ofta økjum sum eru svarbær frammanundan so hvat er taði tað merkt fyri sandoynna og fyri skopun takk

harmðru orsaka sjálvt um eg hellir til at vit sjálvandi skulu royna at at útbúgva so stóran part av okkara fólki sum gjørligt til til ymisk ymiskarbeiði so er tað øgiliga týdningarmikið at vit halda fast um mugu geva teimum møguleikanum sum ynskja at arbeiða sum verkafólk tað er eisini ein eit tað er eisini at í nógvum førum at t øgiliga gott og og o stuttligt arbeiðspláss a arbeiði ogflagariso eg havi sjálvur sjálvur roynt tað so so tað ereg haldi ttað er ein absolutt ein ein ein fylgir av hesum hesum uppskotnum at at vit kunnu síggja tað gerast færri arbeiðspláss á flagarinum ella tað gerast færri tímar og í í ynsta konsekvense kann tað merkja fyri tey sjálvstøðug virkini sum flagariski skopin er at at tað gongur út yvir tað samlaða virksemið og at virksemið kann steðga av av hesum ávinum takk fyri
er tað bjarni hammer takkvyrhera formaður
á tað varða slagt upp til at era tað her su sløkk sk al keypa fisk uttanlanda føroyingar kunna bara stóla og lítað upp á hvønn annan eigur tað at vera tí et tað tað vissu føroyingar sluppu at virka bara tann fiskin sum føroyingar fiska og hava keypt seg til so hevði eg tað verið ríkilótta tilfeingið til øll flakavirkin man hevi havt ríkilokt av fígging til ment seg við at virka og ment onnur produktir sum mann samanber millum annað í íslandi bar mann slappa at virka størri part at í fiskinum sum føroyingar fiskar so hevði tað verið ein heilt onnur støða á flakarakna landi men eg samdu við pøllari eiynartúgvu at mann hyggur ikki eftir trupulleikanum mann fer ikki inn og spyrj hvat er trupulleikin takk fyri formaður
at reina tykkum
takk harra formaður ja vit vita tað at atvirkini á landi samla sæð í eitt tjúgu ára skeið hava havt hæll og tað er ein tað tað er eitt undarligt fyribrigdi at at at ein heil vinnugrein kann hava samlað hædd í tjúgu áraskeið tað átst ikki at borðið til so er okkurt sum er strukturelt galið í í skipanini og tað er undarligt at at mann kann sita við ábyrgdina av ábyrgdina av fiskivinnumálunum í so langa tíð og ikki fyri at halda seg yvir fyri tí spurninginum at at hetta kemur at ganga tag í virkini uppi á landi serliga tey sum ikki eru bundin at atav at stór reiðaríum tað er einki ivast í at tað ger tað altso tekur fimtan prosent burtur av tilfeinginum og loyvir tí at fara av landinum g eg haldi at útlendingar hava ríkiligt at ávirkan á føroyska fiskivinnu skulu vit so harafturaftfara og selja eserliga ráverurnar hjá okum óvirkaðar til útlendingar tað er tað er eftir mínum tykist púra burtur við um so er at man ikki fær nokk á prísi fyri fiskin so má mann hyggja upp á tað
takk fyri so er tað bjørt samuelsen
ja eg eri rættiliga samdr viðvið pállareynatigvu vð vísa eisini á tað í okkara áliti at mann manglar at seta fokus á hvat er tað mann vil við fikavirkinum á landi og nú er tað soleis hendan samgongan hevur lagt fiskavirking á landið undir ta vinnuna undir landsstýrismann m fiskivinnumálnum tað plagdi at liggja undir vinnumálin men kortini eru ongar orðingar um tað í hesum uppskotunum tað snýr seg bara um eit veiðugjald so eg ælað at spyrja pállarenatiku hvussu hann heldur at mann kundi fingið eisini hendan landstýrismannin og hesa samgonguna til at verið við upp á at hungt upp á fiskivinnuna hvat skal til fyri at hon skal ivirliva tí ja skipini landa í føroyum tá ið tey sjálvi eru partar aveina verstikalari integratión tey landa síni egnu virkier tað er skilligt men júst so hvat við øllum hinum virkjunum sum ikki teimum fáum virkjunum sum ikki eru í hesari integratión so eg eri samd í pollarena tíð kanska hann hevur eitt boð upp á hvussu mann fær samgonguna at seta fokus á tað sum er avbjóðingintakkfyri
pálla reytav súgvu ja
takk fyri eg eri t sindur bangin fyri at hetta enn eitt enn ein útrótt hond til stóru kapitalunum at fáa etið upp tey tey smærru tey sum royna at klára seg sjálvstøðugt so so tað er tað er tað eru tað er absolutt vandar í hesin her tí hetta eru nakað sum liggur eitt sindur til til høgrabeinin hjá teimum sum hava vert í kalintigratión meðan tey sum bara hava eitt virki at at at at royna seg við úti á fría marknaðinum tey eru nógvari fyri tí at tí ein partur av av ráðverungrundarlagnum kann forsvinna úr úr úr halsprinnuni hjá hjá teimum so tað ta er tta eri ikki so einfald sum íg haldi sum samgongan og sum bakatell bakatellkendsum samgonga leggur upp til at brandi sandoy sum nú kemur upp at halda røðu um eina løtu aftaná er fyrití at tey skilja øgiliga væl hann er djúpt innábilur í málinum tí at skipismann meðari av fiska bæði bæði grønlandi og íslandi takk fyri
so fær brandur sandoyorðið
takk fyri harra formaður ja mann kann mang asnavspark fær mann í politisku skipanini tað er so tað er so einki nýtt í tíð frá pollareyna tykvum tað er soleiðis at hendan samgongan hevur hevur skipað soleiðis fyri at tretivu prosent av tí sum verður landað í føroyum skal um uppboðssølu í og við at samgongan hevur gjørt tað so so eg grundarlagið betri millum annað hjá hjá sandoy sifout at fáa fatur í fiski øtí at tann skipanin sum var galdandi áðrenn var tann at tú tú bjóðaði tað út men tú kundi gott seta ein minsta prís sum var so høgur at virkini ongan kjans høvdu at fáa fatur í fiskinum og so keypti tú hann bara sjálvur tá ið eingin eingin annar vildi keypa og tí er eru tí er tað blivið samgongan hevur bøtt øgiliga nógv um tað soleiðis at tey virkini sum eru sjóstøðug sum ikki hava vert kal intigratión hava betri møguleika í dag fyri at fáa fatur í fiski enn tey høvdu ø harafturat so arbeiðir samgongan við at lata upp stongda leiðið kring føroyar tað er soleiðis at tað er ikki tað er ikki nevnt at fáa nógvan fisk upp undir føroyum tá ið allar allar tær góðu leiðirnar undir føroyum eru stongdar tað sigur seg sjálvt altso vit hava stongt allan samla føroyabanka hermetriskt hevur ann verið lukkaður í eini tjúgu ár fimtan tjúgu ár ella eittannað ho vorðit tað sigur seg sjálvt tað er kanska eitt eitt eitt eittiveiðuvirði upp á hvat lat okkum siga eini hundrað milliónir um árið sum bara svimur sum vit ikki vilja fara eftir tí at vit skulu verja nakrar táskar sum ikki eru tað gevur slett yvirhøvur onga meining og tí arbeiða vit sum samgonga við at lata upp millum annað úti á føroyabanka og millum annað eisini tær stongdu leiðirnar sum eru runt um føroyar soleiðis at trolarar sleppa inn at royna við rist á teimum økjunum og tað kemur at betýða at tað kemur nógv meiri fiskur upp á land ta komandi tíðina tað ivist eg onga løtu í hetta her sum vit koma og samtykkja í dag tað er ikki tað at skip skulu fara uttan landa at landa fimtan prosent hetta er tað at tey fáa møguleika at fara uttanlanda at landa fimtan prosent og tað tann meganisman kemur í sær sjálvum at gera at prísstøðið í føroyum verður nøktandi verður betri enn tað sum tað er í dag og tað sigur seg sjálvt tað eru nøkur smáreiðarí sum eiga nakrar nakrar fiskibátar ella nøkur skip sum eisini eru ein partur av samfelagnm í føroyum sum eisini skulu hava ein betri prís fyri tann fiskin sum tey veiga tað sigur seg sjálvt øll tosa um tey sum arbeiða á landi men statvekk eingin sympati er fyri teimum sum eru á sjónum og veiðu takk fyri
komu tvær viðmerkingar fyrst er tað bjarni hammer ger so væl
takkfyri hara formaður eg partís samdur við tað sum hann ber fram men men eisini ikki flakavirkini í føroyum sum bjóða up á fiskin tað veit bandur sandai eisini tey kappast veruliga fyri at fáa fatur á fiskinum og tað kappast serliga við tey sum ikki hava nakað flakavirk men sum bara hava eina telefon keypa fiskin og flythann fullkomiliga óvirkaði tey røra ongantíð fiskin tey pressa prísin so langt upp sum tú eg vil kunna men ofta er tey fara at tapa handan har dystin ofta er tey frá tapan og tapan so sjálvandi verður tey fíggjarliga veikari so tey let ongantíð kláru at fáa prísirnar upp heldur tú at nakar útlendinga fer at bjóða einan sama prísin vis tey føroysku virkini ikki eru sterk nokk til at pressa prísin up henttakk fyrra formaður
ja so er tað brandursandur
takk fyri harra formaður tað vísir seg at ta tað seinasta tíðin har sum har sum mann ikki hevur yvirhøvur havt møguleika at landa uttanlanda øh tað vísir seg at tey føroysku virkini fáa statsvek ikki naað yvirskot vit høvdu møguleika at landað fimmogtjúgu prosent uttanlanda fyri nøkrum árum síðan tá høvdu føroysku virkini heldur iki nakað yvirskot og tey nú er alt fungið inn á ta føroysku virkini og vit hava heldur ikki nakað yvirskot og fyri sovuvrit er tað heldur ikki tungið p inn á tað føroysku virkini tí at tað eru massar at keyparin sum sita inni á einum kontóri við einari telefon og keypa fisk koyrir hann í ein kassa og í í eina bingju og av landinum er tað altso er tað tað sum vit vilja tað at at at at ístaðin fyri at manningarnar fáa tann rætta prísin tað rætta burturúr so vilja vit drena pengarnar yvir til nakrar fáar sum sita við einum telefon og selja er tað tað sum vit vilja eg vil ikki taðtakk
ja og so er tað henrik hold ger tú væl
ja arformaður núsigur bandisandoyndir arbeiði við at opna upp aftur kassar tað kann vera parturvíst skilagott nakrar eru stongdir pá grund av gýtingarøkini og gýtingartíðini so eru tað nakrir sum eru stongdir orsakað av at línibátarnum skuldu hava ein firmun tað var bara tí tað bleivur stongdir ikki fyri at gera trolarnir fortreð illa gera nøkur fortreð men at línibátarnir skuldu hava ein ávísan firmun tí sama øki við líni og troli riggar ikki serliga væl tað er eina grundi fyri at nakrar kassnir so prøvi gat hyggja eftir tá ið ra lat upp at at tað verðar lísindu skilið í tí
ann týr is sandoy
ja ja tað hetta her við at lata upp aftur tað vísir seg at vera tað lsir seg t vera ótrúliga nevnt at steingi øki øh men tað vísir seg eisini at líka so nevnt sum tað er á steingi økir líka ringt er at lata uppaftur og tað er tí at mann ikki vil lurta eftir fólki sum hevur skil fyri fiskaríi og skil fyri vinnu yvirhøvur og mann lurtar meiri eftir fólki sum til dømis undanfarna røðara her pálla reynatigvu sum aldrin í lívinum hevur arbeitt takk fyri
ja so er tað ikki fleiri sum hava biðið um orðið vit fara at atkvøða í hesum málinum hetta málið varð samtykt til aðru viðgerð við fjúrtan atkvonu fyri tólv ímóti og ongari blankarivit atkvøða nú í triðju viðgerðvit eru liðug at atkvøða málið e samtykt við fjúrtan atkvøðu fyri ellivu ímóti og ongari blankari og er sostatt endaliga samtykt og avgreitt frá løgtinginumvit fara so víðari í skránni og koma nú til triðju vigger av løgtsmáln nummar seksogfýrs tað er uppskot til løgtslóg um løggilding av elinnleggjarafyritøkum nakað sum bir um orðið tað er tað ikki so er orðaskifti enda vit atkvøða í hesum málinum hetta málið varð samtykt við einogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti og ongari blankari í aðru viðgerð vit atkvøða nú ja vit eru liðug at atkvøða málið samt í fýraogtjúgu atkomu fyri ongar ímóti ongar blankari og er endaliga avgreint frá løgtinginum síðan er tað løgsmál nummar sjeyogfýrs tað er uppskot í løgslógum elektriskan útbúnað elektriskar innleggingar og elektriskt tilfar taði eltrygdarlógin nakar sum biður um orðið tað er likki orðaskiftið er endað við atkvøða í hesum málinum hetta málið varð samtykt við einogtjúgu atkvøðum fyri ongari móti ongari blankari við aðru viðgerð við dagkvøðanum vit eru liðug at atkvøða málið er samtykt við fýraogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti ongari blankari so er hetta málið eisini sam endaliga samtykt og avgreitt frá løgtingumu so koma vit til løgtingsmál nummar hundrað og tveyogfjøruti tað er triðja viðgerð har er tað soleiðis at har er komið eitt broytingaruppskot og við við nøkrum smáum ella einari lítlari broyting tað er djóni nolsø joensen beini johannesen edvar jacobsen og beinta løgu jacobsen sum hava lagt hetta broytingaruppskotið fram og eg kann gott lesa tað upp annars er tað lagt út tað er soleiðis at tað stendur í grein fýra stykki tvey fyrsta punktum verður aftan á hvønn felagsskap sett ella hvørt áhugafelag altso tað eru trý orð sum verða løgd afturat ella hvørt áhugafelag og viðmerkingar ásetingin grein fýra fevnir um almannagagnligar felagsskapur áhugafelag við hesi broyting verður tí áhugafelag sett inn í stykki tvey har hámark fyri stuðulin verður ásett og nakar sum biður um orðið tað er tað ikki so fara vit at atkvøða í hesum málinum og vit atkvøða fyrst um um um hetta broytingaruppskotið frá gjóna nolso joensen beini johansen edvar jacobsen og beintu løtu vit atkvøða fyrst um tað ja tað verður heilt skjótt so fara vit at atkvøðahar var tað ger so vælja tað er onkur eftir at athvønsoleiðis so vórðu øll vit málið er broytingaruppskotið er einmælt samtykt við fýraogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti ongari blankari so skulu vit atkvøða einaferð afturat um hetta málið soleiðis broyttger so vælso eru vit liðug at atkvøða tað er málið samtykt fýraogtjúgu atkoðu fyri ongar móti ongari blankari og er endaliga avgreitt frá løgtingjinum síðan soleiðis komu vit ígjøgnum hesar her tólv triðju viðgerðirnar sum vit havt í dag og nú eru fýra aðru viðgerð vit skuldu í holt við og tann fyrsta av teimum er onnur viðgerð av løgtingsmáli nummar hundrað og seksogtretivu tað er uppskot til løgtingslóg um veiðukjøld fyri fiskiskap og til veiðkartaslógin hvør biður um orðið tað er magnus rasmussen sum fær orðið ger so væl
ja harra formaður eg fari at lesa álitið upp frá meirilutanum men fyrsta árinni komi til tað so lesa vit tað sum er omanfyri álit í løgtingsmáli nummar hundrað og seksogtretivu frá tvey til løgtingslóg um veiðugjøld fyri fiskiskap veiðugjaldslógin landstýrismaðurin í fíggjarmálin jørgun niclasenher lagt málið fram trettanda apríl tvey túsund og einogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð fimtanda apríl í tvey túsund og einogtjúg ar tað beint fíggjarnevndini nevndin hevur viðgjørt málið á fundi sekstanda nítjúgunda tveyogtjúgunda apríl í nevndina ha fund við maskinmoystararfelagi føroya fiskimannafelag føroya skipara og narugatorfelag reiðarafelagi búskaparráði føroya arbeiðsgjórarfelag landsbankan landsstýrismannin í fiskivinnumálin jakubvestergaard og landsstýrismannin í fíggjarmálum jørgun niclasen undir viðgerði hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta o eg lesi tað sum meirilutin skrivar meirilutin sum er magnus rasmussen jákup mikkelsen billjustinussen og jógvan skorheim vil vísa á at samgongan í samgonguskjalinum sett sær fyri at dagføra skipanina við veiðugjøldum skipanin við uppboðssølum bleiv avtikin við løgtingslóg um sjófeingi sum varð samtykt av løgtinginum einogtjúgunda desembur tvey túsun og nítjan hetta lógaruppskotið miðar eftir at fremja málið um at dagføra skipanina við veiðugjøldum soleiðis at tey frameftir fylgja gongdini í vinnuni á hendan hátt kann fiskivinnan undir tryggum kørmum skapar virði til bæði til bæði land og vinnu veiðugjøld fyri makrel norðasild og svartkjaft og botnfisk í barenshavnin er í dag ásett í løgtingslóg nummar hundrað og tveyoghálvfjerðs frá tjúgunda desembur tvey túsunog seytjan talan er um veiðugjøld har goldið verður eitt kilogjald fyri rættin at fiska hvørt fiskaslag higartil hevur tað verið soleiðisnar at tað er løgtingið sum hevur ásett gjøldini fyri eitt ára í senn tað er hesa skipan vit vilja broyta meirilutin vil eisini vísa á at ein atfinning ímóti verandi skipan er lítla gjøgnumskygni hvussu gjøldini verður ásett og hvørji gjøld og treytir eru galdandi framítí hetta ger óvissuna í fiskivinnuni størri enn neyðugt og ger tað trupult at leggja virksemið til rættis eisini hevur verið ført fram at gjøldini verða ásett í mun til hvat manglar á fíggjarlógini og ikki í mun til støðuna í fiskivinni hetta uppskotið miðar ímóti at fáa skipanina við veiðugjøldum í eina fasta legu til gagns fyri vinnu og fyrisiting lógaruppskotið leggur seg eftir at veiðugjaldið frameftir við tilaga eftir skipaðum viðurskiftum sum fylgja umstøðuna í fiskiskapinum á tann hátt kann størri vissa fáast fyri hvussu veiðugjaldið verður ásett frameftir og minkar hetta um óvissna í fiskivinnuni hetta ber við sær at veiðugjøld framhaldandi kunnu vera eitt munagott ískoyti til landsbúskapin uttan at taka grundarlagið undan fiskivinnu hetta at veiðugjaldið frameftir verður tillagað eftir skipaðum viðurskiftum sum fylgar umstøðunum í fiskivinnuni heldur meirilutin vera skilagott hetta er tað sum tosað hevur verið um í áravís og sum nú gerst veruleiki meirilutin hevði vónað ein at breiða semju í hesum týdningarmikla máli men tann semjan bleiv ikki til veruleika samráðingar um veiðugjøldini vóru millum leiðslurnar í samgonguflokkunum og andstøðuflokkunum har ymiskir møguleikar til eina møguliga semju vóru á lofti men staðfestast kann at hesar samráðingar bóru ikki á mál tíverri andstøðan boðaði frá í felagsskrivi til samgonguna at hon ynskti ikki at vera við í eini semju um veiðukjøldini ov langt var millum partarnar og serliga tá spurningurin um hvussu nógv skal krevjast inn í veiðugjaldið sum skilti partarnar hóast onga breiða semju í hesum sinni um hetta týdningarmikla mál so heldur meirilutin at gott veri við einum veiðugjaldi frameftir sum verður tillagað eftir skipaðum viðurskiftum sum fylgir umstøðunum í fiskiskapinum hetta er ein munandi betri skipan enn tann sum er galdandi í dag har veiðugjaldið verður ásett fyri eitt ár í senn vegna serligar umstøður í fiskivinnuni síðani koronarakti so heldur meirilutin at veiðugjaldið á makrel norðrasild og svartskjafti ikki eigur at verða lagt á veiðu eftir hesi løgtingslóg frá fyrsta august í einogtjúgu men frá fyrsta august í tveyogtjúgu inn til fyrsta august í tveyogtjúgu verður sostatt mælt til at veiðugjaldið á makrel norðurasild og svarskjaft framhaldandi verður álagt eftir ásetingini í galdandi lóg meirilutin setur tíð fram soleðandi broytaabroytingaruppskot og har fari eg at lesa bara viðmerkingarnar til tær broytingarnar í mun til uppskot til landsstýrismannan landsstýrismansins verður við hesi broyting veiðugjaldið á makrel norðurasild og svartkjafti eftir hesi løgtingslóg galdandi fyri veiðu landað frá fyrsta august í tveyogtjúgu og ikki frá fyrsta august í einogtjúgu fram til fyrsta august í tveyogtjúgu verður veiðugjaldið á makrel norðrasild og svarkjaft í staðið goldið eftir verandi skipan frá fyrsta august í tveyogtjúgu skal eingin rinda veiðugjald eftir verandi skipan og tí verður ásett at galdandi løgtingslóg verður sett úr gildi við hesum viðmerkingum og broytingaruppskotið tekur meirilutum undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja tað so kundi hugsað mær lagt afturat tað sum tíðin loyvir at endamálið er at dagføra skipanina við veiðugjøldum soleiðis at tey frameftir fylgja gongdini í vinnuniat tey fylgja frameftir gongdini í vinnuni tað vil siga tað vevrur størri vissær fyri hvussu veiðugjaldið verður ásett og at veiðugjaldið frameftir verður tillagað eftir skipaðum viðurskiftum sum fylgja umstøðunum í fiskivinnuni tað vil siga hava vit ein hægri prís so hava tð eitt hægri veiðugjald í prosent av prísinum ella lægri prísur so verður lægri veiðugjald hetta minkar eisini um óvissuna hetta er tað sum mann hevur tosað um í áravís og sum nú gerst veruleiki vit halda tað at tað er ein munandi betri skipan enn tann sum er galdandi í dag har veiðugjaldið verður ásett fyri eitt ár í senn og so er tað tað at vinnan visti mann sigur tað vinnan sigur at hetta her er heilt fantastiskt so er tað ikki so men vinnan hevur líkasum góðtikið hetta her og gjørt eina semju um at hetta her er ein gongd tá ið tað so verður tosað um ta breiðu semjuna so er eingin loyna at tað er skilagott at royna tað men nú var eg ein av teimum sum var við í teimum sum kunnu siga forhandlingum ella samráðingum so eg veit hvussu hvussu tað var og tað endaði so við at tað kom eitt eitt greitt svar frá andstøðuflokkunum samlað at mann ikki ynskti at vera við einari semju tað var bara ov langt millum partarnar

vissi eg skal analisera tað so var ein partur av tí tað er tað at mann sigur ati sjófeingisleiði lógin hon bleiv samtykt nakað herifyri og tá var andstøðan ikki ein partur av hesumher tað var líkasum mann kann siga eit kritikkpunkt hví skulu vit so vera við nú og tað at visti vit eru við í veiðugjaldslógini vil tað so siga tað at vit líkasum nikka til sjófeingislógina og siga líkasum at tað mann sigur partur av somu søk tað var nakað haldi eg sum órógvaði visti eg kann siga taðp á tann mátan og hitt er hitt er kanska

eghaldi tað stenduru í álitinum frá minnilutanum at miðal ár og góð ár tá taka vit nógv for lítið uttan t fyri at nevna uppafdur so nógv for lítið meðan kanska kanska tá ið tað eru vánaliga ár verður tikið for nógv haldi eg man kann siga stendur eg haldi tað stendur íminniluta á álitinum so har har vóru nøkur ting sum sk skiltu partarnar og og tað endaði so við faktiskt einum einum skrivi frá floksformannum um at mann ikki ynskit at vera við men vit halda tað at hetta her er skilagott at fáa tet eina trygga legu og tað er so tað sum er komið her til øog so er tað tð her við gildiskomuni at nú er tað mann kan iga útsett eitt ár hví ger mann tað og tað er at hava grundarlagið undir hesi nýggju skipanini til koronuárið tað halda vit er er ikki rætt tað er tann einkla forkláringin upp á at hava eitt heilt heilt serstakt ár sum grundarlað undirari nýggjari skipan og so kann mann siga ja hví ikki bara útsett hetta her men tað sum vit vísa á her tað er tað at tað er viktigt so veit vinnan hvat hon hevur at fyri at halda seg til hetta her er tað sum vit hava lovað og hetta er tað sum vit ætla at halda tá ið mann so kemur til til upphæddina so hevur ofta sagt at samgongan vil hava trý hundrað milliónir og tað er tað men soleiðisr er hetta ikki samanskrúvað tað veldst um prísin og tað veldst um nøgdina og tá ið hesar her trý hundrað milliónirnar hava verið í spæla ella ella uppi at venda so er tað tað sum stendur í samgonguskjalinum at mann ynskir hava ta somu legu við teimum teimum tí tí grundarlagi sum var í tvey túsund og átjan so verður tað í vánaligt ár so verður tað nokk minni og tað avhangur bæði á fiskaprísi og tonsum og tí kemur hett r at sveiggja saman við fiskaprísinum og hvussu nógv vit kunnu veiða eg haldi hetta er ein góð skipan og eg vænti eisini eft atvera ein varandi skipan og lat meg so leggja afturat at andstøðan heldur faktiskt at loysturin er góður altso ramman er góð men mann er bara ikki ordiliga samdur við hvat g skal a vera in í hsi rammuni tað haldi eg vit skulu bara fegnast um at vit hava funnið ein loysn sum sær út til at vera skilagóður í breiðan uppakning men kanska innihaldið innií hesum loysnum kundi onkur ynskt sær øðrvísi takk fyri harra
ja takk fórta viðmerkingar tað er biljustinussen sum er tann fyrsta ger so væl
takk fyri formaður eð haldi uenni greiddu væl frá hvussu henda tilgongdin hevur verið og serliga tað síðsta sum hann nævan við at hóast vit ikki fingu semju yvir um samgonguandstøðu so kann mann hava eina vón um at hetta er ein skipan sum verður varandi júst av tí at at eisini fólk í andstøðuni meina at loysturin er á góðari leið og at tað møguliga kundi verið eitt sindur øðrvísi við prosentunum og ásigninum hvat gjaldið skal vera eg haldi tað er ótrúliga týðandi fyri allar partar so bæði fyri vinnuna sum skal gjalda hesi stóru gjøldini og eisini fyri landskassan sum onkursvegna skal byggja sínar ætlanir á tær inntøkur sum koma so hevur tað stóran týdning at ein skipan verður varandi soleiðis at ikki skiftir hvørja ferð í ieitt stjórnaskifti her
ja takk ger so væl marnus rasmussen ja takk fyri ara formaðu
ja tað er akkurát tað sum er haldi eg at tað er tað at vit vit hava sett eina skipan upp sum tekur hædd fyri sveigginum í vinnuni vit kanska hugsa okkum at hava ymisk parameturini í men hetta er sera einfalt ella handlar um mann sigur fiskaprís og og hægri fiskaprís hægri prosentir og síðari og tá er so tey sum ikki taka undirvisin r allíkavæl siga tað at loysturin er góður so síggi eg eisini fyri mær harra formaður akkar sum billiostinussen at hetta verður loysturin um at onkur á eitt annað týspunkt kann kann reglera okurt í í hisini er tað tað tað vita vit sjálvandi ikki eg veit ikkum etta kann samanluktast við við loystin í ælivinnuni sum mann kom við har har hevur mann ikki broytt grundleggjandi loystin men mann hevur kanska skúvupongur ting hvat kann hendir framtíð men men loysturin er góður ið haldi eisini at hetta er forútriðiligt eisini hjá hjá vinnuni og at tað ikki bara skal sveiggja í takt við katlandskassirnur hevur hevur brúk fyri tað haldi eg eri eisini gniligt takk fyri
ja takk bjørt samulsen fær eina viðmerking ger so væl
takk fyri tað tá ið tað samgongur byrjaði tá haldi eg tað vera sovorðið óframt vísligt krav frá sambandsflokkinum at mann skuldi hava veiðirgjaldina í pláss áðrenn sjófeingilógin kom men tað veik mann so frá nú útset mann tað eitt ár og sum eg lesi tað er tað orsakað koronan stendur eg hugsi at vit kunnu fáa formann at greiða frá hvussu tað hongur saman hví mann ikki útset tað eitt heilt ár afturat so tú veruliga kann ganga trý ár áðrenn veiðargjaldið kemur frá tí samgongan tok við ella næstan og so sigur mann orsakað av koronan er tað bara tað ella er tað onnur ting at hugsa mann um at mann kanska kann til at tú kanska arbeiðir við at fáa breiggj undirtøku fyri tí ella hvat hvat liggur egniliga íðisnær heila áðrenn um mann útsetar nú takk
ja takk ger so væl með sassin
tak fyri hara formaður tá eg koma til hett hr við veiðugjaldinum sum bjørt samelsen er á altso hví altso tit søgdu at tað skuldu koma beinan veg og tað er ikki komið tað skuldi koma saman við feins lógini tað kom ikki ja men mannhevr arbeitt við hesun her í í í tíggju ár so tá ið vit nú komu til og kanska hildur hetta var eitt sindur lættari ennman fyri tilt sær so er mann brúkt ta neyðugu tíðina og hevur líkasum funnið ein góðan loysn tá að kemur til hetta her við korona so haldi eg segði tað at visti mann brúkar útrokningargrundarlagið fyri einum heilt heilt heilt serligum ári so so halda vit ikki tað er rætt at byrja við tí tað er tí vit útseta tað skal ikki leggjast nakað annað í tað enn tað takk fyri
ja takk so er tað jágum mikkesen s viðmerking ger so væl
harra formaður tað sum eg haldi er serliga gott tað er at hetta er ikki eitt lógaruppskot sum politiski myndugleikin hevur smoykt oman yvir høvdið á okkara vinnuni nei tað er vinnan sjálv sum hevur r við til at tillaga og og finn útav hvussu mann skal finna fram til hetta boðigjaldið og har ið vit høvdu sett nøkur krøv sum politski myndugleiki tað var alt sum tðd upp á javnaðarflokkurin fór at verða við í hesari semjuni og tað haldi eg hevði verið ómetaliga gott men tíverri so víst tast mær at hóast teir vórðu samdir við loysnum og í prinsippum og vóru samdur øgiliga langt høvdu kanska hug til at gera onkra smáar oseringar sum vit vóru opni fyri so víst tað seg sum at javnaðarflokkurin kanska fyrst og fremst av poilitiskum orkum valdi ikki at taka undirvið hesum uppskotunum og tað haldi eg pá eimaftur er øgiliga spell tí hetta ert sosalt okkara høvuðsvinna og tað burdi verið tikið í sindur størrum álvara enn bara akkurát nakrar
ja ger so væl manus sasmutsen
takk fyri hara formaður altso sum eg sum eg nevndi so var eg var eg ein partur av snær tá vit tingaðust og ella samráðust so tá ið mann situr og og prátar so so er tað jú rímiliga óformelt og mann líkasum vend vendir øllum steinum og hvussu mann kallar tað men eg haldi tað sum sum sum eyðkendi var tað at mann heldur at vit taka ov lítið inn altso miðal og góðar so verur tað ov lítið og kanska alt ov lítið ha so har er ein nokk so stórur munur og so eisini heta her við hvussu mann útroknar tilfeingis rentuna ha har vit líkasum hava sagt at vit halda tað at tað skal vera støðið í tvey túsund og átjan og so sveiggja tað við prísum og nøgd ha og eg haldi at kanska aksel johannessen sum fer at fáa orðið hann kann kanska meira svara upp á kanska nakað av tí sum jakun mikkelsen førdi fram takk fyri
ja takk sore tað potlarenativu sum fær orðið ger so væl
takk fyri fyrst til semjupartin til magnus rasmussen eg haldi ikki at eg kann siga at í fíggjarnevndini eru tey gjørdu stóru tekin um útróttar hendir frá meiriluttanini í sambandi veiðirhaldi tað haldi eg tað má standa eftir hvat er hent áðrenn millum flokkarnar tað er ein onnur søk men í fíggjarnevndini hava vit ikki so nógv nógv spælirúm til at kunna gera semjur víðan til leistinum tá ið magnus rasmussen sigur at ansøkan tekur undir í leistinum so er tað við tí stigvísa leistinum altso tað at prísurin prísurin verður avgjøldur mær at ymiskt áseta alt eftir hvør prísurin er at tað er ein rættur máti at hugsa á hinum halda vit at prinsipuelt er ella púrasta skeivur leistur tí at vit taka undir við at at gjaldið skal leggjast eftir tilfeingisrentuni og ikki bara sum eitt nokk meira ella minni tilvildarligt veiðirgjald og so er tað kanska eitt sindur løgi at at samgongandi samstundis sum hon lovar lovuprísar í hesum leistinum so frávíkur hon samanleiðstið í sama andadrás
ja takk ger so væl mansrassusen
ja takk fyri hara formaður fyri at koma til tað fyrst til tað síðsta so haldi eg havi greitt frá meira enn eina ferð nú at at hví vit gera tað at vit víkja frá brúka útrokningar grundarlag fyri eitt heilt heilt undarligt ár halda vit ikki rætt ø og tá ið pollareynatúgvu líkasum vil presisera hetta er við loysnum so so má eg bara siga púra hatta er púra rætt sum pollareynatygvu sigur tað er hesin her mansigur tabellin men mátin má rokna tað út uppá er ikki har eru vit ikki samdir og eg haldi at at ósemjan vistimann kann siga ella hettaher við útrokningina av tilfeingisrentuni er eri eg má slettiki samdur um altso har vilja andstøðuflokkarnir vilja halda hava munandi meira inn enn vit leggja upp til men eg eg kann gott fyri at halda meg til tað at at visti nú fiskaprísurin er er nullkrónur um hann so eisini skal betala so so virka tey eitt sindur spesielt takk fyri
ja takk so er tað bjarni hammer sum eina viðmerking ger so væl
ja takk fyri har formaður eg hevði tveir spurningar til til magnus rasmussen tit kunna eina hvat siga manningarnir til hetta uppskotið og hin spurningurin er hvussu nógv minka inntøkurnar tá ið enn í inntøkurnar frá teimum uppboðssølunum sum vóru gjørdar fella burtur takk fyri formaður
ja kann eg biðja tingfólk um at fara á døgumð og tosa so snáur mær fyri í salinum soleiðis at mann hoyrir røðaráð og viðmerki gerst væl mann sæbsen ja
til tann tann fyrra spurningin so er tað fakfelagsparturin og tað er soleiðisnar har hava vit sagt alla tíðina tað er altso ein spurningur tað er ein fakfelagsspurningur ímillum partarnar tað hava vit ikki blandað okkum upp í og tað hava vit ongan blanda okum uppí og vit eiga ikki at blanda okku up í tað hitt er tann upphæddin sum blívur vekk hon verður ikki vekk beinanveg men um nøkur ár og tá svarar tað soleiðisr sum eg havði skilt ta bjarni hammer gjøgnum formannin einar fjøruti milliónir har á leið takk fyri
ja takk so verður næstur at røða aksel willumsson johannesen ger so væl
í fíggjamálum og sum vit í fíggjarnevndini hava viðgjørt og fíggjarnendin hevuvur sum undanfarni røðari segði deilt seg í ein meiriluta og ein minniluta meirilutin er su samgongumboðini í fíggjarnevndini og minnilutin er so andstøðug vumboðini í fíggjarnevndini ta er pollareynatúgvu ruttvang og eg sjálvur og eg skal lesa okkara álit upp minnilutin tekur ikki undir við málinum fyriliggjandi uppskot er at rokna sum eitt veiðugjald fyri hvørt fiskakilo og ikki eitt tilfeingisgjald bygd á tilfeingisrentuna minnilutin hellir til seinna loystin at geva rættindaeigaranum avkast av sínum ognar lutum minnilutin er í høvuðsheitinum samdir við stigvísa leistunum í veiðugjaldi er snikkað eftir loysturin er einfaldur og fylgir prísgongdini hjá teimum ymisku fiskastøgunum lágir prísir geva eitt lægri veiðugjald og hægri prísir geva eitt hægri veiðugjald minnilutin er eisini samdur í at vit bara eiga at taka veiðugjald av teimum fiskiskapum har ein tilfeingisrenta er tá tað kemur til heimaflotan kunnu vit nokk staðfesta at har er eingi tilfeinisrenta tískil eigur heimaflotin ikki at rinda veiðugjald

tá tað kemur til barensands fotan og ikki minst uppissjóvarflotan er eingin ivi um at har hava verið har hevur verið ein stór tilfeingisrenta seinastu árini tá ein tilfeingisrentahar til staðar fáa veiðurættindini eitt stórt virði spurningurin er hvør skal hava hetta virði tekur landið ikki alla ella størsta parturin av tilfeingisrentuni inn so fær loyvishavarin ein serstakan ella óvanligan stóra vinning ella í ringasta føri verður tilfeingisrentan kapitaliserað tá loyvi og veiðurættindi verða seld millum privat á privata marknaðinum tá eru tað tey sum fara úr vinnuni sum taka tilfeingisrentuna við sær og tey sum koma inn í vinnuna rinda tilfeinisrentuna til seljaran og taka eina stóra skuld og harvið eisini ein stóran vága áseg minnilutin heldur tð hevur stóran týdning at vit taka størsta partin av tilfeingisrentuni inn í landskassan hetta av tveimum orsøkum at tilfeingisrentan kemur øllum føroya fólki til góðar og at vinnan sum frá líður ikki verður ov skuldarbundin uppskotið hjá landsstýrinum byggir ikki á nakrar nakrar útrokningar av hvør veruliga tilfeingisrentan er tað er tó rættiliga sannlíkt at tilfeingisrentan er munandi hægri at veiðugjøldum verða ásásett til at verða í hesum uppskotum tá prísirini eru í miðal og ikki minst tá prísirnir eru høgir samstundis kunnu vit staðfesta at tá prísirini fara í botn er eingi tilfeingisrenta hóast hetta so tekur uppskoti hjá landstýrinum eitt veiðugjald frá fyrsta oyra vinnan eigur at hava møguleikar til vanligan vinning inntøkur til at rinda allar hýrur og útreiðslur inntøkur til nýíløgur og eitt rímiligt avkast til eigarar tá vinningurin í fleirfalt hetta er tekin um eina tilfeingisrentu sum landið eigur at taka størsta partin av til landskassan fyrsta av øllum so eigur ein neyv útrokning at verða gjørd av tilfeingisrentuni ein útrokning sum allir partar kunnu hava álit á tá tilfeingisrentan sveiggjar eftir gongdini í vinnuni so eiður henda útrokning at verða gjørd við jøvnum millumbilum veiðugjaldið eigur síðani at byggja hesar útrokningar minnilutin heldur at í uppskotunum er veiðugjald sett ov høgt tá prísirnir eru lagir veiðugjaldið er eitt sindur ov lágt tá prísirni eru miðalhøgir og alt ov lágt tá prísirnir eru høgir tí tá er tað at tilfeingisrentan er stór minnilutin tekur tí ikki undir við málinum og mælir løgtinginum frá at samtykkja uppskot

sum sagt um eg skal taka samanum tað sum andstøðuumboðin í fíggjarnevndini skriva og halda so halda vit týdning at mann ger eina útrokning av hvat tilfeinisrentan er tey sum verða hoyringar í fíggjarnevndini hava sagt at t rættiliga einfalt ati gera hesa útrokningina tí at mann hevur eini ella rokniskapur at gera tað út frá tað eru kanska tvey parametur sum man kann vera ósamdur um tað er at áður tá búskaparráið hevur gjørt eina útrokning so hev mann sett hýrðuna hjá manninunum inn eg haldi tvey túog fjúrtanm hann setthýruna til fýra hundrað túsund og í tvey túsund og seytjan vað han sett hýrurnar til sjey hundrað túsund tað er nakað sum er skilligt at tað var kritikkur av tí og t spurningurin skal man vrhøvur seta hurðina inn til annað en tað sum hon veruliga er í roknskapinum tað er ein ein ein ósemja skal stigga seg upp og hin ósemjan tað er hvat er eitt rímiligt avkast tak meg ikki í tí men minnist teg rætt tá búskapar áðurhur roknað við tí so eltaðer sagt eitt rýmiligt avkast í seks prosent av eginpeninginum tí tað er eitt miðal avkast í øðrum vinnum og tað skuldi verið sett eitt sindur hægri kan man eisini diskutera men øll onnur parametur eru rættiliga einfald at rokna tilfeingisrentuna út frá eisini roknað tað umaftur ár fyri ár fyri at finna ta rætta tilfeingisrentina tí hon svingar jú so skal mann bara finna semju um kaska fyrstu fremst vit sum sita her hvat ger mann við hurðirnar og hvat ger mann við viðavkasti er seksogfrenst forlogt sett og er tað ikki rættast at seta hurðirnar til tað sum tær eru í roknskapinum altu tað í elli o hurðina sum manni hevur goldið í árunum so kann rokna tilfarðssentina út tá min ikki roknara tilfeings rentuna út ka mar ikk gjørt í hesum førinum so er tað øiliga trupult at siga hvat gjøldini eiga at gjøld men sum vit hyggja eftir gongdini í vinnuni tey seinastu árini so er tað nokk eingin ivi um at vissu prísirnir fara langt niður upopn so er eingin tilfeingisrenta vit kom ba a taka dømi júst í løtuni ella higartil í ár so ljóðar av teimum sum frá teimum sum eg havi tosað við í uppsjórarvinnuni altso tey sigla við onkrum skipinum ati prísurin á svartkjafti er rættiliga lágur kanska heilt niður ímóti einari krónu og tá er tað nokk ø rímiliga víst at tá er eingin tilfeingisrenta tá prísurn verur so lágur men alíkavæl rindar mann eitt rímiligt gjald eftir hesum uppskotunum hjá landstýrinum tað halda vit ikki a mann eigur at rinda eiga man iki at rinda tá prísurin ser lágur tí ta tilfeingisrentuna vit skuldu hava ikki meira enn tað øh men hinvagin visu nú prísurin fer upp tað kannhann fara taðhann verður fyrr upá tvær krónr g hálvtrýss fyri sparkjaft so eigur mn t rinda hægri enn hetta

men hyggja vit so eftir hvat miðjalprísurin hevur verið í tvey túsund og áðrenn frá tvey túsund og tólv og fram til tvey túsud og nítjan árennkorona kom so kundi vinnan gott tá iðo kanska makrelprísurin tildømis lagað seks krónur sjey krónur svinga har í millum kundi mann gott rinda eitt lít sindra hægri gjald í hesum førinum sigaeitt lísindua hægri gjald enn upskot leku upp til men tá prísurin blívur heilt høgur til dømis skuldi makrelprísin fór up á ellivu tólv krónur sum hann hvussur hevur verið í norra so er tilfeingisrentan rættiliga stór rættiliga stór og tá eigur man rinda um munandi hægri gjald enn aman setir í herpeint tað er tað sum andstøðan heldur vit eiga at gera og heldur eisini tað tá er tilfeindsrentan skuldi fara eftir so er tað bara tilfeingisrentuna og tað eru ongar ábendingar um at nøkur tilfeingisrenta eru í heimaflotanum to eigur heimaflotin ikki at rinda tilfeingisgjald ella veiðugjald

tað sum vit kanska ræða st sindur tað er um mann ikki tekur allar tilfeinisrentuna inn og keyp og søla er loyvd á privata marknaðinum tá skip so verða seld so verða veiðurættindini eisini seld og tá kann onkur betala nokk so nógv fyri hesi veiðurættindini um landið ikki tekur tilfeingisrentuna inn ein høgan prís og tá kann vinna lívur hatta skuldarpundin tað sóu vit aftur í nullunum tá rættiliga nógv bleiv selt ella kappitaliserað at vinnan bleiv skuldarpundin og teir eisini trupult a koma koma eftirfylgjandi tí tann sum er komin inn í vinnuna hann hevur jú goldið tilfeingisrentuna teir veva trupult hí landinum at taka hana frá viðkomani á sama persónli umaftur meðan tann sum so fer úr vinnuni er tann sum kanska hevur fingið ein fittan partur av tilfeinisrentuni við sær eitt annað sum vit halda er eit sindur undarligt tí er broytingaruppskotið frá meirilutan í fíggjarnevndini at mann sigur mann altso uppskotið prinsippun í uppskotinum sigur tað at tá tað eru høgi prísir so ringar rindar tú eitt hægrigjald miðalprísir og miðalgjald lágislággjald men so sigur mann ókey nú vilja vit útseta í í gildiskomun í eitt ár tí prísirnir hava verið sol lágir seinasta ári orsakað av korona tí eiga gjøldirnir verða lág eftir prinsippinum herpeint og tað er hilt rímiligt sigarhann h nei tit sktit skulu ikki fáa tey láir gjøldini tí prísirnar verður láir tí útseta vit eitt ár betala et gomlu skipanini soleiðis at gjøldirni vera eit sindur hægri altso mann byrjar við at víkja frá prinsippinum og endamálunum í uppskotinum tað er at tað er eitt sindur undarligt

at visu prísirnir hava verið láðir og tað halda haldi et teir hava verið tað sum hoyrt í miðlunum orsaka korona so er tað eisini rímiligt at gjaldið er lákt tí endamálið hjá javnaðarflokkum er á ongan hátt at knott kroyta vinnuna men tað at taka tilfeingisrentuna inn og tá tilfeinisrentan ikki eru til staðar ja so er einki at taka inn
ja takk fyrstur at viðmerkja verður khristian andreasen ger so væl
takkfyrihara formaður tá eg hoyri akseli johannesen røða so fái eg líkasum eina fatan av at hann heldur tað at tað almenna líkasum við lóg kann regulera yvirskotið í føroysku vinnuni og hann skal gera sítt dómar yvir hvat er ein evnamálur vinningur hvat heðar nomalur vinningur og mán blíva við at tosa um tilfeingisrentuna eingin er samdur um tað men eg hoyri han siga at yvirskotið er tað avkastið í vinnuni skal vera seks prosent alt annað skal so inn í landskassan tað virkar frá meg sum ta e eit reint ekseell ark mann situr at arbeiða við reinari tyervi meinar akseve johannesen veruliganatað ber til at at gera sovorðnóga í praksis takkfyrha formaður
ja takk ger so væl aksel johanesen ja takk fyri
harra formaður nú haldi eg kristan andreasa misskilti meg tað berv væl til at gera praksiskt thava eg fingið o vit teinken tl hoyringar men eg segði tað var tvey parametur sum hevu verið í ítróta útvoner fyrr sum mannkann vera ósamdur um og seta spurningar til tað eina var hýrurnar hjá manningunum og hitt var avkast eg segði at búskaparráðið hevur sagt at avkast rýmiligt avkast v seks prosent tí tað er ha vøðru vinnum í miðal men eg segði tað kom a kotseta spurnatekin við sum skuldi verið hægri men a rokna tað út er rímiliga lætt spurninguri bara kannn setir akkurát hasi bæði metrin er til og har halda vit í javnaðarflokkinum man eigur at seta hýrurnar inn sum tæir eru tei reellu hýrurnanr goldi á árunum ogm má kann gott koyrast seks prosenti eit sindur upp o eitin hentir avkast eit sidur størri tí vinnan skal sjálvandi hava ráð til nýíløgur og hava rímiligt avkast til til til eigararnar men tað sum er langt oman fyri harpeint sumtaðhevr verið uí nøkurum avi seinastu árinum tað er tilfeingisrenta og tá eigur at koma fólkinum til góðar og tað er tann partin vit eia at taka inn
ja takk so tað steffarin klein poulsen sum við virkingur
girsvælja hara formaður tað er tað er rættiliga ergiligt at vit ikki fáa eina eina breiða politiska semju um heta her málið tað hevði hevði eg faktiskt vónir um men tað sær ikki út sum at at tað verður nú og tað eru nokk henda tilfeingisrentan sum aksel johannsen er inniá sum sum skilir partarnir og og tað er rat smans sigur búskaparfrøðingar víst á at er øgiliga simpultar okna tað men hava kanska gjørt onkra grundleggjandi feilir allíkavæl við hýrum og annað men aðrir partar víst á at tað eri ikki bara hýrðirnar tað eru dupult vinningur inni og tað er eintað er ein rustaður floti og og ymiskt annað sum ger tað øgiliga vanligt vanskligt at finna tað rætta talið so spurningi er um vit politiskt ikki bara mugu skera ígjøgnum og og og finna eina semju um um um hvat talið skal vera visti mann skal fáa allar flokkar við í tí sambandi hever tað øgiliga áhuvert at hoyrt aksel johannesen hvat um nhann kann koma ví einum tali nú er tað trý hundrað milliónir altso hvat hvat skal til fyri at fáa javnaðarflokkin við upp á hetta her
til johannesen
ja tað er tann spurningin havi eg fingið fleiri ferð ina frð samgongu umboðomd tí júst tað sum er trupulleikin at mann kann altso gjaldrið sum sekur tilfeingisrentan inn og og tilfeingisrentana
ta hon svingar frá arklaár anna upá løgdur anað upp á prísur og og kanska oljuprís eisini søruleika tí kann eg ikki koma við einum ávísum tali hí andan hvussu gongdin er í vinnunu og tíð er tær útroknaðu vit eftirlýsa tað er rættiliga simp ella gera tær útrokningar so hava øll sagt o inni til hoyringar mn kann seta og eg ikki førar fyri at gera tað búskaparfrøðingar og grannskoðarar g onnur kunnu gera tað er tað sum eg segði tað er tvey ting um ankann siga ta eta spurtantøkin við tað eru hýrðurnar og tað er vata avkastu hvat eg rínda vit avkasta og tað kann vann politisko siga ókey vit taka hýrðurnar við og vit koyra avkastu eitt sindur longur upp ella seksbrosenting sum búskaparfrøðingarnar brúkt so hevur mann eitt rokkistykki o harpagd og siga vtað okey vit taka tann størsta partin av av tí tilfólskentuni inn og hon kann vera hg onkrar og lág onnur ar til dømis ta koronu hevur verið sum rokna er tilfalskentan verður ímióla tí at hava prísirnir verið gimin á legi tá er tað lagið at hava ei lægri gjald enn man hevur havt neita prísirnir eru høgir so eigur gjaldur vera nógv fægri enn heta uppskotið ekkr uppan ja brmesog ímerkingi og
takkfyri hara formaður tveir spurningar til aksel johannesen øaksel hevður við undir allari viðgerðini kann asel jhansen plýum hvat halda manningarnar um hetaher uppskoti og hvat er og so tað í staðin fyri møguliga gera eina generella skipan sum sigama so virkar tað sum um mann hevur valt eitt tal og so bryggjar mann eitt ella annað rundan um hesa um hetta talið er tað satt aksel johannesen takkfyaha formaður

ja tá seinta spurningin bjarna hammer fyrst so er tað rætt eg haldi tað er nokk so almennskent tí tað stendur í samgonguskjalinum at mann skal hava eitt tilfeingisgjald sum svarar til tilfeinisgjald sum kom inn í tvey túsund og átjan á leið trýhundraðmiliónir krónur hin spurningurin so hava manningarfeløgini verið ímóti uppskotinum ikki tí at tey halda at fiskivinnan ikki skal rinda eitt tilfeingisgjald ella veiðugjald sosum eg havi skilt tey men tey halda ikki at manningarnar skulu rinda nakað tilfeingisgjald tí tey eiga ikki ella hava ikki ræðisrættin yvir teimum kvotum og teimum fiskirættinu sum eru útlundaði tey hava reiðararnir men við hesum uppskotunum so betala skipanir sumg er í dag so betala manningarnar eisini sín part av tilfeingisgjaldinum og tað taka tey ikki undir við
ja tað hevurst tú á jóannes joensen sína viðmerking gert tú væl
harra formaður ja rasma aksele johannesen førur fram eg hugsi bara at fiskimaðurin eigur ikki at rinda tilfeingiskeldið hann hevur ikki veiðiloyvi men tað er reiðaríið sum tað er ein avbjóðing í hesin her men so ætlaði at spyrja eisini um um mann evur møguligt at diferensera í tilfeingiskeldunum tað kundi veri tað tey smáu reiðaríini kanska rinda øðrvísi enn tey størru sum hava meira at fiska ella tað at tey sum hava útlendskum kapital rinda meira enn tey sum hava føroyskum kapitalum burturav eg veit ikki um tað er ein møguleiki tað fyr
ja takk ger so væl aftur við johannesen
ja tað er als ikki órímiligt tað sum jóhannesjóansson spyr um spurningur hvussu mann kann gera tað tá ið vinnur sín er kompleks tí tað er ikki tað ivi um at reiðararnir siga ofta annað sjálvur at vit stú hevur tá ikki kann eg siga fimtan túsund tons av makreli at fiska so er tað kanska í trimum teimum seinastu túsund tonsunum at at allir vinningurin liggur hann eitt ráður rís sum bara hevur nakað heilt heilt fá túsund tons hevur ikki einum líka stórt avkast og hevði ikki líka stórari tilforkent av eitt sum hevur nógv tons túsund tons so tað er munur á hvussu stór kvótur tað hevur og tað er heilt stórur munur á munnu siga teimum fýra stóru reiðar ríðunum og so teimum smærru reiðar ríðunum sum kanska eru komin inn í seinastu árini umvegis menningarkvótur og annað hvat vinningur tey kunnu hava
ja takk so er næstur at røða ger so væl
formaður javnaðarfloksins aksel johannesen lagt tekstin út í álitinum sum vit í javnsstøðuni hava gjørt

og yvirskipað haldi at eg fari at siga at at eg haldi tað er spell at politiskaskipanin ikki brúkar eitt sindur meira orku upp á at royna at finna semju um um hetta málið hendan leistin eg veit væl at eg freistandi eg havi sjálvur eisini sitið hinumegin borðið har sum tað er freistandi at at koyra meira framskrúva á enn at at fáa alt við men tað hevnir seg oftast aftur tí at so ganga bara tvey ár so hevur tú aftur eina nýggja skipan og ásannandi at at samgongan í sambandi við hesi veiðugjøldini nú er hálvt annað ár farið á valskeiðnum lógin er bleiv í síðstu løtu sær t út til broytt til ikki at fáa virkna fyrren um eitt ár so t tvey eitt hálvt ár fari tað vil siga at virknaðurin av hesi veiðugjaldsløguni hjá hesari samgonguni allarhelst bara verður í eitt ár kanska hálvt annað ár soer aftur nýval og soeru kanska aftur ein nýggj stjórn sum aftur ger ein nýggjan leist og tí haldi eg at flokkarnir í hvussu sur lærdir av avfortíðarna royndum áttu at brúkt meira orku upp á at nátt ein samlaðan leisn fyri fiskivinnuna tað er einkin ivast í at tað at sitandi samgonga brúkti gjørdi so mikið skjótt av brúktis so mikið nógva fromtalmegi til at fáa kroyst ta nýggju sjófeingislógina ígjøgnum uttan at andstøðan fekk eitt bein til jørðina sjálvsagt ávirka tað eisini hugin hjá andstøðuni til at finna loysn um um hvussu mann kal krevja pengarnar inn yvirskipahaldi eg kanska at vit skuldu brúkt meira orku upp á ati á tær avbjóðingar sumsum almenni føroyar at komma at hava framyvir tí hyggja vit nøkur ár út í framtíðina so síggja vit at vit hava stórar avbjóðingar tá ið tað kemur til tey bleytari virðini serliga til eldrarøktna eldra økið har vit skulu hava nokk so nógv meira av vímennipáur ella manpávur inn í øki fyri at fyri at fáa veitt okara eldru borgarum sømiliga røkt sømiliga umsorgan og eg haldi at í øllum hesum kjakinum um veiðugjøld har e summi fáa tað til at ljóða sum ú mann bara skal drena burtur úr fiskivinnunu drena frá fiskimonnunum so mangla vit hina síðuna sakin tí hvørki javnaðarflokkurin tjóðelsónun ella framsókn framsókn fyri tansara skuld ynskja bara at krevja veiðugjøld inn til stuttleikar tað hevur nemliga eitt vitalt endamál tað er eitt vitalt endamál sum er at útveða landskassan um meiri pening til tey økini sum sum sum standa standa ov líðgað í dag ella sum kunnu koma at standa og lígað í tíðini sum kemur hetta er eitt tilfeingi sum vit eiga tíbetur alt føroyska samfelagið tey staðfestu lóg at at rættindini í havinum eru eru fólksins ogn og tað at summi hava fingið ætil at brúka teyveiðurættindini í eitt tíðarskeið tað má so eisini merkja at mann má lata nakað afturfyri og tað er tað sum veiðugjaldið snýr seg um tað veiðugjaldið sum vit skula brúka til at menna almennu tænasturnar til at menna sjúkrahúsverkið til at menna skúla og mentanarøki í føroyum um hesin umjáttanin skal liggja á tær trý hundrað milliónum krónurnar summi sum samgongan onkursvegna hevur lagt seg eftir tað er ein stór diskussión vit vita tað at tað hevði verið øgiliga nógv betri um vit kundu funnið semju um hvør tilfeingisrentan er og at brúkt hana sum grundalag fyri hvussu vit áseta veiðugjøldini tí mátin sum samgongan hevur valt at gera er ikki tengd at tilfeingisrentuni tað er eina upphædd har sum mann brúkar onkurferð a grundarlagið hjá undanfarnu samgongu og sigur at fyri at ikki skal síggja út sum eit holið í landskassanum sum mugu fáa nøkulunda tað sama inn sum undanfarna samgonga gjørdi so vit leggja okkum á tær trý hundrað milliónir krónurnar men longu í fyrsta andarhaldið so gongur samgongan frá sínum egna uppskoti frá sínum egna barni tí sama dag sum mann ætlar at samtykkja loyvuna um veiðugjøld so sigur mann at vit útseta gildiskonuna vt útseta virknaðin tí at hon byggir á eit koronaár og tað er ikki eitt natúrligt ár eg skilji væl argumentatiónina men vit høvdu ynskt at mann legði prinsippið um og heldur bygdi á tilfeingisrentuna fyrst fekk semju í politisku skipanini um tilfeingis rentuna sum grundarlag fyri sum grundarlag fyri fyri veiðugjøldunum og og so royndi at fáa semju um á hvørjum støði

tað er øgiliga spell at vit ikki brúka meira orku upp á at finna semju um um fiskivinnuna sum heild bæði bæði korini hjá fiskimonnum eg haldi at í nógvum førum so er tað líkista púrasta ongum tær treytirnar sum sum okkara fiskimenn skulu liva undir samanberma við aðrar vinnugreinar so hava teir ikki greiðar arbeiðstíðir summir av teimum skula vera øgiliga nógvar dagar í sjónum fyri at hava eina rímiliga inntøku meðan aðrar aftur kanska eru til arbeiðis ein ein ein relativt lítlan part av árunum og tjena øgiliga nógv so so spjaðingin ella spennini í í fiskivinnuni hjá okkum er ómetaliga stórt har er onkur kanska tjenar tvey hundrað og hálvtrýss túsund trý hundrað túsund krónur um árið har onkur annar tjenar tríggjar milliónir um árið tað er eitt øgiliga stórt spenni eg haldi vit saktans vit kundu brúkt meiri orku upp á at fáa at fáa tað ta myndina betri at at javnía soleiðis at øll kundu havt ein ein liviligan arbeiðsdag eisini sum sum fiskimaður eg haldi eisini at vit áttu at brúkt nógv meira orku upp á ati funnið út av hvussu vit fáa meira nýhugsan meira fleiri nýbrot í fiskivinnu menning á landi fiskivinnu framleiðslu uppi á landi spurningurin um um um arbeiðsloysi skipanina sum partur av avvirkisraksturin íjá landi er eisini áhugverdur at viðgera og so so haldi eg kanska serliga spurningurin um søluna av okkara fiski altso vit hava vit hava og tað haldi egmann kann staðfesta í allarflestu førum at vit hava absolutt millum heimsins besta fisk at velja ímillum tá ið tað kemur til dygd men tá ið vit selja tað marknaðinum er hvussur tann prísurin sum fiskimaðurin fara at avrokna við so er tað absolutt ikki samsvara millum heimsins besta fisk og tann prísin sum fiskimaðurin fær har er eitt so stórt spenni at at at tað er onkur so sæðr mær tað er onkur sum fer avstað við vinninginum og tað er allarhelst tey sum ikki áttu at áttu at fingið tann vinningin so so tað er øgiliga nógvir tættir í føroyskari fiskivinnu sum vit áttu at hugt eftir í staðin fyri haldi eg tað ber prá av at tað blívur bara thøgt loysnir sum royna at byrgja upp fyri tíðarbundnum trupulleikum ella staðbundnum trupulleikum heldur enn a mann tekur alla fiskivinnuna undir einai samlaða viðgerð og so haldi at vit í nógv størri mun eru upptiknir av at at smoyggja tær loysrnar sum vit hugsa okum niður úr høvdið á hvørjum øðrum heldur enn at siga hvør er trupulleiki vist mann byrjar við at siga hvør trupulleikin so fær tú uttan iva eitt svar sum er sum harmunerar betur millum millum øll heldur enn visti mann kemur við hvørt sínari loysnog sigur at hetta her er loysnin upp

sum sagt taka vit ikki undir við viðvið hesum uppskotunum hjá hjá samgonguni og vit halda eisini at at tað er rætturát týðiligt at at samgongan er ikki sjálv alt ov vís í at hetta her er tann rætta leisturin longu tá ið tú fyrsta dagin sum tú ætlar at seta gildiskrónu í verk so má tú sanna at leisturin sum tú hevur valt hann er hvussur ikki so mikið góður ella so mikið fræur at tú kansn loyva honum at fáa gildi frá tí fyrsta degin hann fær ein virkna frá árinum eftir og tá hevur tú longu sagt at hetta er ikki meir enn ein hálvføin vísa í besta føri eg haldi at tað árið sum nú gongur til virkinsdagurin kemur átti samgonga og andstøða at brúkt nógva orku upp á at roynt at funnið breiðar semjur um bæði veiðugjøldini men eisini um illagiga ella broytingar í fiskivinnuni tí hvørki spurningurin um hvussu vit krevja pengarnar inn ella hvussu vit skipa fiskivinnuna á landið og sjógvi eru nóg greiðir í løtuni tvørturímóti er alt sum mendir á at tað er alt meira ella minni enn fløkistampur takk fyri harra
ja takk so er tað sirur stenberg sum fer til viðmerking ger so væl
formaður ja eg haldi at tað sum er høvuðsstrupulleikin í sínum uppskotinum tað er tá mann vil ikki rokna tilfeingin rentina út men mann ásetir bara eitt tal og hvussu mann hugsar um hvat ið tað er fyri eitt gjald sum mann skal taka inn so er tað tað sum pengarnar mann skal brúka til at eisini byggja samfelagið upp tí tað er fyri at fólk sum eru eigari av tilfeinginum so tað eigur sjálvandi sín part tað hevur akkurát verið ein áhugavert framløgu í morgun frá búskaparanum um hetta er við at fáa fleiri rúktar starvsfólk ella starvsfólk útbúgvum og har var hvør fall ein av niðurstøðunum tað at fíggingin framvegur bleiv trupult og vit sum ikki hoyrdu at hyggja ordiliga upp á tilfeingisskjaldið og gera tillagingar har so máttu mann seta brúkaragjøld til dømis so hetta her tilfeingisskjaldið hevur týdning fyri alt samfelagið og tí má tað vera ein breið semja um tað so at mann fer eisini eitt gott vælferðarsamfelag

takk harra formaður ja takk fyri viðmerkingina siri steberg ja eg skilji ikki hví ið ið samgongan rennur undan ásetingin um eina tilfeingisrentu tað virkar sum hanner bangin fyri at fáa fáa veruleikan á borðið ella at fáa tey røttu tølini á borði tí so sær mann eisini hvussu nógv onkur fær sum kanska viðkomandi ikki burdi fingið ella at tað kanska er eitt potensialur fyri at at fáa teir pengarnar út í samfelagið heldur enn at liggja í í lummunum hjá teimum sum í allarflestu førum hava so ríkiligt til at hava eitt eitt gott og sømiligt lív við so so tað tað er nokk tað er nokk ein partur av forkláringin at samgongani sigar vaska at lat okkum ikki avdúka hvussu hvussu stór tann veruliga tilfeingisrentan er tí harvið siga vit eisini hvussu nógvar pengar vit í veruleikanum forera til nøkur heilt fá heldur enn at brúka tæir til til til røkt skúlagongd og og heilsuverk takk fyri
ja takk so er tað billur jústin hænsins sum fær eina viðmerking
tak fyri har formaður eg haldi at pálla reynatúgvu og eisini aksel johannesen lata seg í penari klæðir enn teir burdu undir hesum orðaskiftunum undir seinastu samgongu legði seinasta samgonga tvey uppskot um tilfeingisgjald á borðini um veiðugjøld tað var eingin útrokning av tilfeingisgjaldi vátsaðu evvar í teimum uppskotunum tað var eingin ábending um at tilfeingisgrentan skuldi vera grundarlagið tað var neiaktiga sami loysnir sum hesin bara við tí undantakið at mann tá eisini hevði tikið avskrivingar og rentu oljukostnaðir inn annars var uppskriftin júst tann sama tí skilji eg ikki at pállareynatúgvu og aksel johannesen koyra so øgiligt á við at hendan samgongan ikki hevur ein loysn fyri hvussu mann roknar tilfeingisrentuna út tá ið teir sjálvur ikki megnaðu tað mann skal ikki krevja meira av øðrum enn mann klárar sjálvur takk fyri haraformaður

tað er púra samdur í biljusinussen í tí síðsta sum hann segði tað er avgjørt tað og og forrestin so kann eg siga havi eg nakrantíð sagt at síðsta fiskivinnulógaruppskot var tann einasti sannu sannleiki avgjørdi ikki tvørturímóti men eg haldi at at tað samgonguskeiðið var øgiliga nógv ávirkað av at tað vóru øgiliga sterkir aktørar í føroyska samfelagnum við øgiligum pengapauður aftan fyri seg sum trýstir tað samgonguna til til loysnir kann mann gott siga tað er einki dulsmál at mann ikki verða blindur fyri tí at at at fólk hava ávirkan í samfelagnum og og er mann stórur sterkur og ríkur so hevurur tú uppaftur størri ávirkan í samfelagnum so hesa er bara veruleiki serliga tá ið tey sum her inni sita byrja at renna ørindi fyri ávísa partar tá tá kunnu sjálvt eg og onnur eisini koma av kortinum takk fyri
ja takk so er tað johannes joensensum fer viðmerking ger so væl
ja takk fyri hara formaður ja tað er ein breið semja í tinginum um at tað skal ver tilfeingisgjald og fiskivinnan vil gjarna hava eitt tilfeingisgjald men trupulleikin er at mann semist ikki um hvat tað skal vera og fyrr e man í tar størstu stóru flokkarnir fýra stóra flokkarnir í hvussu her eru blivin samdur um um eitt gjald so verð tað broytt fjórakort ár ella hvussu í heilum og tað gevur so ikki tryggar karmar fyri fiskivinnuna so eg havi sagt tað fyrr at mann burdi sett allar formennirnar flokkurnum saman og ikki komið út úr rúminum fyr at mann fann eitt gjald sum man var samdur um sum var eitt varandi gjald so at bæði vinnan og vit her í tingunum eru samd um hvussu mann skal taka tilfeingishjalda in tað má vera ein breið semja visti mann ikkiskal keglast um hetta her í heilinum takk fyri
ger so væl pottarenatúgvu takk fyri
formaðurin ja eg haldi at alt kjakið tey síttu fimtan árini um fiskvíndina vísir at at at tað tað gongur bara eitt sindur aftur og eitt sindur fram um mann ikki klárar at finna tær breiðu semnurnar tí tað gongur sum sagt henda samgongur royna at selja sítt uppskot sum verandi øgiliga varandi men veruleikanin er í veruleikanum er tað so stuttvarandi at tey sjálvi ikki taka undir við tí tann dagin tey seta teg í gildi og so siga tey at tað er stabilt og tað gevur vinnuni tryggar karmar vinnan hevur absolutt onga tryggakarma hon kennir yvirhøvur ikki dagin í morgin líka so lítið sum johanus joensen og eg kenna tað tí hevði tað verið ómetaliga gagnið fyri tað føroyska samfelagið bæði tey sum skulu hava nakað burtur úr fiskivinnuni men sanniliga eisini tey sum skulu virka í fiskivinnuni at at at vit fingu tryggarkarma at at vit ikki altíð kenna dagin í morgin tá ið tað kemur til fiskatilfeingi og hvussu náttúruviður viðursýtur veður og vindur hotta sær tað er ein annan spurning men tað sum vit eiga at gera er at skapa stabilitet um tann politiska partin og tað hava vit ikki megnað enn takk fyri
ja takk næstu at røða verður bjarni hammer ger so væl ja takkfyri har formaður
ja takk yhera formaður mann hoyrir aaftur um mann hoyrir aftur umum tryggar karmar á fiskivinnunu eg kann ikki lata vera við at nevna so mann skal skapa tryggar karmar á fiskivinnu og fyri eina løtu síðan so hava okur akká tikið fimtan prosent av grundarlagunum undan teimum føroysku virkjunum áv landi eisini teimum polagisku virkjunum so tað er ótrúligt hvat mann sigur og hvat mann ger í hesi samgonguni í dag men tað uppskotið sum liggur fyri dagin í dag tað er um at fáa tilfeingisgjald og undanfarna samgongu royndi fleiri ferðina fleiri umførum at fáa tilfeingisgjald sum mann kundi semjast um tað eydnaðist ikki nú er tað so eitt tilfeingisgjald sum liggur fyri dagin sum er munandi einklari enn nógv munani munandi einklari enn tað sum eg bok havi sæð frammanundan hvussu s so kann mann vera samdur ella ósamdur í hvussu leisturin er at mann eittanas stað ikki hevur funnið eina generella skipan men mann he funnið eitt tal saman við saman við reiðaranum serliga og so sigur mann hvussu kunnu okur nága hesum talinum so so tætt sum han yvirhøvur kann tað er líka tað akkurvið hesum her útrokningunum ati um nøkur fá ár tá ið mann seldi nøkur nøkur loyvir barenshavnum uppoðsøluloyvur so so blivu tey knappliga gjørd varandi og tá ið tað tíðarskeiðiner trýog átta varð gingið út jamen so skuldi viðkomandi eigardeyi í staðin fyri at eiga tey í trý og átta ár tey gjøldini koma at forsrúnna úti í hesari skipanini soleiðis at tað kemur at mangla sirka fjøruti milliónir men men tað koma nokk nakrir narar krónur far fer at koma inn aftur tí at tá ið hesi loyvini r blivin varandi so skulu tey sjálvandi betala tilfeingisgjald av tíð men tað er ein missur upp á fjørutiri milliónir har sum sum kemur at minka frá hesum her trý hundrað milliónunum sum mann hevu lagt fyri dagin tað er sjálvandi eingin ivi um at manningarfeløgini yvirhøvur ikki tikin við tey vórðu heldur ikki við í viðgerðini av sjálvum uppskotunum leistunum á uppskotinum men samgongan hevur klárt meldað út og sagt hví teir siga at manningarnir hava einki vtað at gera hetta er ein fakfelagsspurningur sum skal takast millum reiðarar og manningar so kann tann dysturin takast uttan fyri løgtingið tað hevði g sjálvandi verið kanska ja eg veit ikkiuman skal siga tað er siga um tað lat tað er tann leisturin sumsum samgongan hevur valt men eitt sum mann ikki kann lata vegi vera við at siga tann áhaldandi kritekkurin s vara á undanfarna samgongu millum annað um tilfeingisgjøldini tilfeingisgjøldini tá ið hendan ti tað vildi skuldi avgreiðast upp á eina viku syrka eina viku so vildi tað verða avgreitt nú verður tað í fyrsta lagi trý ár áðrenn hetta her verður tikið sett íkraft menningarkvoturnar skuldu avgreiðast upp á ein fyrrapart fyrrapart og tað er einki enn teir vita ikki enn hvørt kava tað tað komandi uppskot hvørt skuldi fáa menningarkvotur seinast ella tað sum eitur vinnuligar royndir verkætlanir men landsstýrismaðuin var ikki samdur øllu øllum førum tey fólkini sum sum hevði fingið tað vóru ikki tey sum hann ætlaði skuldi hava tað so tað er eisini tikið aftur og ikki t snakka um tað besta av øllum tað var at tá ið bretland fór úr es tað einasta sum sum manglaði tað var undirskrift men tað gongur heldur ikki so gott í tíð so men men her er so nakað tað koma tinguni í einum tingi tað ereingin ivi um tað sjálvt um at samgongan tað er nokk so eg veit ikku eg skal siga stuttligt men eg vili sagt tat tað er meira tragiskt komiskt at tað sum mann ætlaði at gera fyr tað fyrsta tað er øgiliga trupult at fáa tingini ígjøgn gjøgnumførd og tey tingini sum eru ígjøgnum forbyrja meg einum spaku li at bakka frá aftur millum annað veiði veiðuloyvini har kom man niðan við einum regulerum lógarruskunum segði at leiðileivirin skuldi skuldi skuldi takast burtur aftur mann hevur so fingið snikkað t mann hevurso fingið snikkað okkurt til sum fer tað at ljóða lýsa sindur betur men men tað er nú ikki akkurátr tað er eitt sindur eg skilji gott at at fiskivinnan ikki er følir seg so tryggan allíkavæl sum tey sum tey gjørdu upp undir valið men tá i alt tað var lagt til síðu so snýr hetta uppskotið ov nógv annað um hvat tað føroyska samfelagið kann fáa fyri tað føroyska tað tilfeingið í sjónum sum allir føroyingar eiga í mínari verður eingin ivi um at at tað føroyska samelagið fær allar allar mest burtur úr tí føroyska tilfeingi sum føroyingar eiga vilsu føroyingar sleppa at virka og virðisøkjandi føroyum t r tað er eingin ivi í mínari verð hetta her uppskotið vs kann geva trý hundrað milliónir men eitt at uppskot sum sigur at føroysku tilfeingið skal virkast í føroyum meirvitkast tað vil geva fleir fleiri faldar tær tær trý hundrað milliónirnar tað er eingin ivi um tað men enn er tað ikki politiskur meiriluti fyri tí yvirhøvur líka eitt afturatfimmskun afturat tað er í sambandi við ati at í hesum her uppskotunum sum hann valt í útsetas til tvey túsund ogtveyogtjúgu tí kcvnítjan hevur ávirkað tað her tí bleiv tð itt sindur tað er eit sindur stuttligt at hoyra at vinnan hevði havt møguleikan nú sum hevur verið eina lítlari kreppu á kovid nítjan at fingið eitt minni tilfeingisgjald men tað ynskir mann ikki tí útrokning prísirnarminnalar hevði verið á forvegin tað ynskir mann ikki at gera men útseta til vey úund ogtveyogtjúgu tá ið grundarlagi kanska er nógv hægri og tí bilse vinna fáa nógv nógv hægri tilfeingisgjald enn eitt annastað tær skuldu havt krava upp á nú tí at tað er bara serlig støða sum ger tað at tilfeingisgentan er minni enn ein annað keyva vera
ja takk har vóru onkrar viðmerkingar uni rasmussen ger so væl takk fyri
ja nú prøvaði eg at trýsta á síðst fyri at fava viðmerking til páll á reynatúgvu men tað riggaði ikki so tað sum hann var inni á og sum hann so oftani er inni á tað eru hesar breiðu semjurnar sum hann ynskir men sum hann vísir í verki at tær er hann slettik intersseraður í tað haldi eg er øgiliga spent tá ð hann kemur við til dømis minnilutaálitið úr fíggjarnevndini við argumentum sum einki hava málið at gera men visu vit so taka tað her við tilfeingisrentuni akseli johannesen í javnaðarflokkinum hann snakkar so nógv um tilfeingisrentuna og vil ikki koma við nøkrum tali tí hann skyldar upp á at mann hon svingar hon svingar frá áreltil ár men altso mann má hava okkurt útgangsstøði at ganga út frá man kan ikk fara at rokna tilfeingisrentu hvørt ár frameftir eisini tá mann segði skipanin í gongd so vissi hann ikki kann koma við einum tali so er tað bara umskyldingur og sum pollareynatygkur sigur at samgongan torir ikkiat koma við tí eg
ja takk bjarni hammer ger sovæl
ð er tað er tað er eingin nyter ringt altso eg sjálvur kann ikki siga akráthvat tilfeingisrentan er yvirhøvur men nakað sum kunna semjast um at tá ið prísurinir eru øgiliga høgir avreiðingarprísirin øgiliga høgir so er aftanast tifeingisrentan æðr og er prísirini lágir so er tilfeingisrentan lág tað sum javnaðarflokkurin í øllum førnum hevur víst á tað sum mann kundi ynskt í hesum her uppskotinum tað er tað at vissu prísirnir hersetta loft á tað er upp til at vist so líkamikið um prísirnir fleiri doplast so vil tann prosentsatsurin vera tann sami okur ynski visu prísurin var nógv hægri bleiv heilt høgur ja so kundi hon hækka stivilskt vi tí men okur ynskja eisini at vissu prísirnir minka burtur í einki ella minka burtur soleiðis at eingin at tð er eingin renta akuma entir jamen so skulu a tey ikki betala to tað er eisini eittanasta órættvíst at visti mann skal betala fyrr enn nakað sum eitt annastað gevur undirskot táð hvørj einasta kilo tað er har javnaðarflokkurin er eg trúgvi øll eru kanska tað verður ringt at báa heilt samdur um hvussumann kann finna eina heilt heilt staðfesta tilfeingisrentu tí at hon eigur at svinga takk fyri

takk fyri frú forkvinna ja atler bara at spyrja bjarni hammer um nú man tosa o nógv um útlendskan kapital ella útlendskan ognarskap í fiskivinnum í virinn hetta er ú einasta máti at fáa pengarnir inn frá teimum feløgnum kan man siga heldur bjarni hammer at mann kundi diferensera har ella er tað ein møguleiki takk fyri

forkvinna ja eg veit ikki um tað er loyvi ateittanastað at diferensera ella diskriminera men tað er eingin ivuvi ím mínari verð eg haldi at útlendskar eiðarskapið skar burtur úr fiskivinnuni sum skjótast men tann besti mátin at fáa útlendingara missa áhugan í føroyski fiskivinnu tað er at siga at allur fiskur sum føroysk skip fiska skal virkast í føroyum tað sum útlendskar eigarskapur interessirnar eru tað er at fáa føroyska tilfeingi úr føroyum flutla okkum lágleynarlond har sum sosial dámping mannarættindur vcwrd har sum tú kansn tjena nógv upp á virðisøki á fiskjum í einum landi har sum ja ha egveit k um man kann um tey fáa lønir har kunnu tey skapa yvir skotið í staðin fyi at skapa yvirskotið í føroyum skapar tey einum øðrum landi so tað allarbesta mátin at fáa útlendskari inderessu burtur virðisøk alt í føroyum virka alt í føroyum sum varð virðrin skapt í føroyum úr verandi í føroyum í staðin fyriat mann vil vil flytar tað direkta út í lummarnum hjá útlendskum eigarum og í útlendskam arbeiðsmegi staðin fyri føroyska arbeiðsmegin
ja takk næstur at røða er bilju stigensen ger so væl
frúu forkvinna ja eg haldi t ta er eit sindur harmiligt at vit eru komin her til sum ein borgarlig samgonga at vit hava lagt eitt lógaruppskot fram um at taka umleið trý hundrað milliónir inn frá vinnuni í fyrsta lið sum undir normalum umstøðum skuldi verið yvirskot sum skuldi verið við til at skapt grundarlag undir nýggjum íløgum sum skuldu skapt grundarlag undir nýggjum arbeiðsplássum sum skuldu skapt grundarlag undir nýggjum inntøkum í landskassan tí hesir pengarnir koma ikki at gera tað teir koma bara direkt inn í landskassan og eru við til at fíggja alment størv og hetta her sum eitur tilfeingisgjald eingin er ordiliga førur fyri at svara upp á hvat er tað fyri nakað eg haldi tað er eitt sindur av fløkja í hugtøkum nøkur siga at tað finst eitt hugtak sum eitur tilfeingis renta tað finst at enda ein ítøkiligu formill sum nakrar akademikar hava sett upp og roknað út øog so siga onnur at mann betalir tilfeingisgjald fyri avmarkaði rættindi tavil siga rættindi sum mann fær serskilt meðan onnur ikki fáa tað og tí skal mann gjalda fyri tað men tað sum er løgið tað er tað atmillum anannað aksel johannesen sigur tað at tilfeingisrentan kann gott vera null samstundis sum mann sigur tað at mann skal gjalda fyri avmarkaði rættindi men rættindini eru ongantíð null tey eru har alla tíðina so skal mann ikki gjalda fyri tey visti mann hevur tey og tay er avmarkaði líkamikið um mann fær nakað burtur úr teimum ella ikki tað er innkonsekvent tá ið mann tosar um at seta roknistykki upp tí fært tú rættin til at fiska fram um onkran annan sum ikki fara hann og hevur tað áskoðan at tú skalt gjalda fyri tann rættin so skalt tú eisini gjalda fyri hann sjálvt um tú einki fært burtur úr honum tí at annars skuldi tú latið hann til onkran annan sum kanska kundi fingið okkumt burturúr tilfeingisrenta er eitt øgiliga flótandi hugtak og tað er nokk høvuðsorsøkin til at seinasta samgonga sum var ein tilfeingis rentu samgonga og sum fór til væl upp á at gera ein fiskivinnureform sum snúði seg um at taka tilfeingisrentuna inn onkur hevði fortalt teimum at mann kundi taka eina heila milliard inn tey fóru til væl upp á tað tey kláraðu ikki at leggja eitt roknisstykki á tingborð og fortelja okkum hvussu mann roknar tilfeingisrentuna út tey løgdu tvær ferðirnar uppskot fyri løgtingi um veiðugjald akkurát sum vit gera tað úmen har var eingin útrokning av tilfeingisrentuni einki roknistykki eingin formill eingin forkláring upp á hvussu mann roknar tilfeingisrentuna út men nú skelda tey okkum út tí at vit ikki hava funnið eátt roknistykki vit eru slettiki áhugaðir í at gera sovorð roknistykki tí at tað er so nógv av okkum sum ikki trúgva upp á at tað finsta sovorð roknistykki og tí er tað ov nógv kraft av eini borgarligari samgongu at vit skulu leggja sovor roknistykki á borðið men tað undrar meg at bæði aksel johannesen og pollareynatigvu krevjaðu okkum at vit skulu leggja sæv roknistykki á borðið tá ið teir sjálvir í seinastu samgongu ikki gjørdu tað tvær ferðirnar løgdar uppskot fram á ting um veiðugjald hvar er tað høvdu faktiskt nei ak tað sama loyst sum vit bara afturat so høvdu teir avskrivingar rentu oljukostnaðir inni í roknistykkina men einki roknistykki upp á so tí haldi eg frú forkvinna atvit eru tá ið vit nú hava gjørt eina semju í hesari borgarligu samgongu um at vit skulu taka pengar inn í fyrsta liðið ávaringarnar sum sum hava hava ljóðað í nógv ár um at landskassin blívur bundin av hesum inntøkunum tær halda tí nú er landskassin blivin bundin av hesum sirka trý hundrað milliónunum sum koma inn í fyrsta liðið vit hava ímótisvar so hava vit latið skattalættar og eingin politikari fer at broyta tað aftur og tí mugu vit siga lat okkum lesa tað fast lat okkum lesa tað fast og siga hetta er tað og gera eitt ferð roknistykki yvir hvussu hatta her kann takaste inn og tað er tað sum arbeiðið hjá jørgun niclasen hevur gingið út upp á at finna eitt rímiligt roknistykki fyri hvussu mann tekur hesar pengarnar inn og mann sigur inndekx er undanfarna ár og so renna vit okkum sjálvandi í ta keðiligu støðu at inndeksárið er tað mest óbrúkiliga í gjøgnum nógv ár sum yvirhøvur kann hugsast so vit kunnu ikki brúka árið í fjør til inndeks hundrað tí tað fer atskakla grundarlagið tí hava vit so valt at bíða eitt ár við at seta hesa skipanina í gildi soleiðis at tað fyrsta árið kalla inndeksárð verður altso frá fyrsta juli í ár og fram til tretivunda juni næsta ár tað verður útróttingargrundarlagið frameftir og so byrjaði tað frá fyrsta august næsta ár og tað haldi eg so eer ein rímiliga skilagóður máti at gera tað uppá so hetta vóru tey fáu orðini takk fyri frú forkvina
ja takk har eru nakrar viðmerkingar fyrst er tað jákup mikkelsen ger so
jafrú forkvina eg eri rættiliga samdur í tí sum bill justinussen førdi fram altso tað at tosa um ein tilfeingisrent tað er eitt hugtak sum vissu mann skuldi funnið eina tilfeingia og og verið so neyvir sum dagnum einafer bar til so var neyðugt at hyggja langt aftur í tí har øll viðurskifti vóru galdandi so evi ikki kunnu funnið myndina av einum tilfeingi í dag tí tað skal nógv við í roknstykkin og tað vil siga at mabasera eina tilfeingisrentu sum varð útroknað fyri fleiri árum síðani at brúka í dag tí kann tað ikki brúkast og so eitt afturat sum eg haldi er øgiliga harmiligt tað er at tað eydnaðist búskaparfrøðingura at finna út av at tað var eina milliard tilfeingisrentu og tað gjørdu øll fólk í øðrvísi veruleikin er tann at ein stórur partur av tí tilfeinginum er lønir hýrður til sjómannin og eg kundi hugsaðmær at vita hvør flokkur her á tingi ætlar at fara eftir lønunum og draga tær inn og minkað lønina hjá fiskimonnum tað var so ikki hendan samgongangan ger tað
ja takk biljustinussen gera
ja tað er so púra rætt frá fólkum sum jok mikkelsen vísir á at tað er øgiliga teoretiskt øgiliga akademiskt uttan at siga for nógv ringt um akkurát tað orðið men tað er øgiliga ringt at seta um til praktiskan politikk og tí megnaðu heldur ikki tey sum sótu í undanfarnar samgongu sum trúðu upp á hetta modellið at gera tað um til praktiskan politikk og mann skal slett ikki rokna við at henda samgongan sum ikki trýður upp á hetta modellið fer at gera tað um til praktiskan politikk ja og tað at rokna innrokna lønir hýrir til manningar sum ein part av tilfeingi rentuni tað er altso í mínum eygum rættiliga óforskammað serliga tá mann hugsar um at í flestu á í flestu reiðar ríðum so hava tey býtt kjansirnar út á fleiri fleiri orsverk per per orsverk um vit so kunnu kalla tað fleiri fleiri persónar per orsverk soleiðis at fleiri fáa lut í ríkidøminum og tað haldi eg er jú útmerkað og gott

takk fyri frú forkvinna tað var nakað tað sama eg skuldi koma inn uppá í sambandi við tilfeingisrentuna eg var við einum einum hvar tað var upp á nel hvar mann eisini tosaði um hetta her tiso aftur nøkur fá ár aftur tíðina og tá tosaði mann um um eina løn til mannskap á fýra hundrað túsund perskip og tað vil so siga í nógvum førum bleiyv tað tvey hundrað túsund permann tí at teir hava dupultar manningar og so kom mann til eina niðurstøðu sum segði eina eina milliard kanska níggju hundrað milliónir og so mettu mann at tað var tað var tað man átti at fáa inn frá høvuðsvinnuni og tí at nú tosar mann so kanska um at mann skal hava eitt yvirskot upp á seks prosent alt annað skal í í landskassan kansi hugsa biljustinsen akkurát rundan um tað at mann fer at at tosa um eina maskasløn upp á tvey hundrað túsund visti eru tær deildar manningar fyri at kunna fáa eitt eitt so stórt tal sum til ber í í landskassan frá okkara høvuðsvinnum eg má ikki skrúva langt burtur frá veruleikanum eisini forholt til
ja takk vilja justinussen gerst væl
takk fyri frú forkvina eg haldi hat tað var ein nokk so leiðandi spurningur tí at sjálvandi kann mann ikki hugsa nakað gott um eitt eitt sovorðt modell altso tað er í einum í einum veiði manna samfelag umum vit kunnu kalla okkara samfelag framvegis eitt lítið sindur av tí altso so so er tað tað størsta tað er at kunna skora kassan tað er at kunna fáa tann stóra vinningin tað er drívmegin motivatiónin gularótin tú kanst kalla tað hvat tú vilt og tekur tú tað burtur og p á ein ella annan máta avgjørt at nú nú nú skal eingin gularót vera meir altso nú nú skal eins og ferð við einum skipi líkamikið hvussu nógvan fiskar og hvussu góðan prísan fær ja so skal hansara løn verða sirkað sum hjá einum yvirlærara ella okkurt sovorðift altso so so er eingin spenningur longur í at at at vera einein veiðumaður longur so so hevur tú tikið fullkomiliga grundarlagið undan undantíð og tann spenningurin liggur í øgiliga nógvum føroyingum
tann motivatión so er tað annika olsen ger so væl
ja takk fyri frú forkvinna ja fiskivinnan er ein sveiggjandi vinna og tí er tað sera umráðandi at hon hevur tryggar karmar at virka undir tað var eisini ein av orsøkinum til at mannsamtykti tí nýggju sjálvfeingislógina nú viðgjekur veiðugjaldslógina kann billjustinussen greiða frá um tað er ein størri tryggleiki fyri í hesum førinum eisini sjómannum at hava hetta slagið av veiðukjøldum heldur enn eina tilfeingisrentu tað sum ver umráðandi eisini fyri okkara sjávfólk tað er at hýrurnar verða hilnar uttanfyri sol eis at tey eisini hava tryggar karmar at virka undir tey sum halda hesum landinum uppi og sum eru til fiskiskapja
takk biljustinuse
takk fyri fyri forkvínna alt sað er øgiliga ringt at samanbera hetta við eina tilfeingis rentu tí eg havi ikki enn sæð eitt roknistykki upp á tilfeing ið rentuna øll siga at hon er har onkurstaði meneg havi ikki eg havi ikki sæð tað altso tað er eg vil siga tað tað er ein tanki og tú kann iktat ikki síggja ein tanka hann hann er ósjónligur men tað er ein tanki áh tað er øgiliga ringt atgera hann materiellan upp á eindana máta men hetta eru hvussu verður ein ein tryggari skipan nettupp sum annika olsem vísir á at at manningin fær frið til at fáa sína løn undir hesari skipanini og at tú lasir tað fast akkurát sum mann gjørdi fyri nøkrum árum síðani mann lasti blokkin fasta nú skal hann ikki vaksa meira endamálið við hesum er at lasa tað fast og siga vinnuna vit vit ætla at hetta skal vera støði og tað hevur vinnan sjálv tikið undir við í tí arbeiðinum sum hevur verið
ja takk næsta røða er bjørt samuelsen
gesætakk fyri frú forkvinna ja so viðgera viti veiðugjaldið tað leingi eftir bíðaða veiðugjaldi sum nú kemur aftaná samgongan hevur sitið tvær tingsetir og í hesum uppskotinum verður tað so útskotið eitt ár so tað verður í veruleikanum vit koma nærkast ein væl í áðrenn hetta kemur at virka øhetta er gjald fyri pilagdiskan fisk ella veiðugjald á polagdiskum fiski og bótnfiskunm í barrshavinum og tað haldi er sum ú kanst ta rætt at sjálvandi skulu vit ikki taka veiðugjald av frá heimaflotanum sum fíggjarliga eru øgiliga illa fyri tað er øgiliga stórur klassamunnur má mann siga á á pørtum av fiskivinnuni teimum sum kjenna nógv og teimum sum kjena lítið og stríðast fyri at halda høvdið í vastkortini tað er nokk so harmligt haldi eg at mann ikki hevur eydnaðst í at fingið eina breiða politska umntøku fyri hesum her og eg má vera púra ærlig eg luttók á tí fyrsta fundinum um hetta her veiðugjaldið og helt sjálv at úkans støði var ikki tað ringasta í mun til eina breiða politiska semju meni eg má so eisini viðganga at tá eg hoyrdi landsstýrismannin í fíggjarmálunum úttala seg í meðan hesaamráðingan gengu fyri sær so fekk eg eina kenslu av og tað haldi eg nógv gjørdu at ætlanin var kanska at royna at spaða andstøðuna og serliga gera semju við partar av andstøðuni og ikki nær vendvíst víð alla tað var so mín kensla av tí eg faldi ikki at mann var serliga semjusøkandi í retorikkinum úta til men visti túg skal vera púra ærlig so var tað ikki so er tað ikki vist at mann hevði fingið semju óansær hvat og í øllum førum so eru tað fleiri ting sum gera hetta verður ikki varandi hetta er ikki tryggir karmar hetta er ikki veiðugjald sum fer at verða varandi og hví tað fyrst vil eg siga at tað eru sjálvandi eitt framstig at mann hevur borgarligar stjórnir sum eisini nú góðtaka tað at mann sjálvandi má taka partar av tilfeingisrentuni inn og brúka tað sum til at at dríva samfelagið við tað sigur seg sjálvt øll gjalda skatt í hesum landinum fólk stríðast og strevast hann einasta údag og tey gjalda skatt og tí skulu tey sum fáa atgongd til virðismikið tilfeingið sjálvandi eisini gjalda skatt men tað eru fleiri orsøkir til at mann eigur at taka tt part av tí sum mann kallar tilfeingisrentuni inn tí ati vit hava jú sæð tað at tað sum heldur er at tað blívur so áhugavert at keypa seg inn í fiskivinnuna at prísirnir man keypir skip og veiðuloyvi fyri vera so høg at vinnan tey sum royna at koma inn í vinnuna og og royna endurnýggja vinnuna og og starta upp í vinnuni at tey skulu stríðast við at at onnur hava selt sínir virðir eru farin úr vinnuni og kanska brúka pengarnar til heilt onnur ting so tað er henda yvirkapitaliseringin við plagdu at tosa um sum er ein orsøk til at mann má taka partar av hesær hesari tilfeinisrentini inn og heri mást so valt at siga at vit hava eitt tal og tað talið tekkur útgansstøði í hvønn undanfarna samgongan fekk inn og so roknar mann út frá tí so fek mann út til vinnuna g sigur nú má vit finna loysn sum tit kunnu liva við men upphæddin skal vera hendan tað sigur seg sjálvt at tað ikki ongantíð kann vera tað rætta útganstøði tað rætta útganstøði má vera at mann hyggur eftir hvat er at taka av at so tað skal eingin ivi vera um at eg haldi at vinna má kunna fortjena pengar vinnan má kunna vinna so mikið nógv at hon kann endurnýggja veiðutólini og hava tað gott og tað skal bera til at kjena væl í fiskivinnuni har tað gongur væl men líka so órættvíst haldi eg tað vera um mann ikki fer út eftir tí partinum sum hetta landið natúrligt eigur altso hetta er tilfeingið hjá hesum fólkinum sum býr her hetta er tilfeingi føroya fólk og tí má mann gera taka inn ein part av tilfeingisrentuni soleiðis at hon er við til at reka samfelagið nú er búskaparráðið sum samgongan hevur avtikið í morgun í dag verður frammi og víst á hvussu álvarsamar avbjóðingar vit hava í framtíðini við at reka vælferðarsamfelagið og tað er heilt vist lít á míni orð tað fer ikki at kunna halda áfram í nógv ár afturat at mann blívur við at hava eina gávubúð til nøkur úr vald og har millum eisini útlendingar ogmann

hava so stórar avbjóðingar í mun til fíggjarvalferðarsamfelagið røkna til tay eldra til tey sjúku og so frameftir nú brúkti eg orðið gávubúð og tað var bara meint í tí týdninginum at tá ið man veit at mann letur meira al tso at milluni fara í landskassan enn mann tá kalli eg tað eina gávu bú tí at hetta er ikki somur treytir sum øll vinna hevur tað eru ikki sosum øll vinna í føroyum færa atgongd til ókeypis tilfeingi og tað fær hon so heldur ikki longur tá ið mann tekur inn á veiðugjald men eg haldi tað er øiliga umráðandi at vit sum flokkar seta okkum niður og veruliga fáa gjørt eitt veiðugjald í framtíðini sum tekur tann partin sum er rættvísur og ikki bara tann partin sum vinnan hevur verið við til at góðtaka at man tekur inn tað haldi eg er sera umráðandi og og tá má mann jú hyggja eftir reelt tá ið tað gongur øgiliga væl frú forkvinna og tað er stórt yvirskot tá skal vinnan kenna nógvar pengar men tað skal landið eisini tá skal landið eisini hava ein størri part og tá ið tað gongur verri so skal tað vera minni part tað kann aldrin vera rætt um ein fastfrestratal og so sigur mann m mann skal taka tað inn óðansæð so eg haldi ikki at mann kanska hevur gjørt sær nóg stóran óg maka at royna at fáa breiðar politiskar undtøk fyri tí tí at eg haldi at mann spakuliga beginnir at nærkast at tað eigur at bera til í framtíðini at finna eina semju sum allir flokkar kunnu liva í takk fyri
ja takk har var onkur viðmerking sigur stenberg ger so væl
takk fyri frá forkvinna ja tað sum hevur undrað í sína uppskotinum tað er hetti her við at mann ikki ordiliga vil rokna tilfeingið strentuna út og at mann kanska heldur ikki ger so nóg stórt far um hvussu stóran týdning tað hevur fyri samfelagið alt at mann fær tikið at nøkur ordilig tilfeingið skjøld inn so sum sjálvandi er í rættvís nú hevur búskaparráðið lagt sæð frágreiðingina fram í morgun og har vísti tær á fleiri parametur altu til dømis settivur við at tair máu útbúgvast fleiri men teirra høvuðspengvar eisini tað at tað fór at blíva problem í framtíðini við at fíggja vælfrærtænastur og har varð altso verður ni løgd fram sum eitt eitt av teimum høvuðsgjøldunum sum sum mann skal brúka til at fíggja samfelag við tí alt kann helgi koyrast yvir á lønarskatt so tað er virk t eina avbjóðing sum mann má seta seg saman um um at hyggja uppá og mann kann ikki bara koyra víðari sum um at tað tokið ikki koyrir tí at fyri hvørt einasta ár verður tann avbjóðing hinum størri okur síggja tað longu nú á fíggjarlógini at tað er óe

tað er akkurát sum siri stenberg vísir og samstundis so er tað sum siri stenbrg vísir á tað er tað sum ger tað mest vandamikið fyri vinnuna tá ið útganststøði hesum leisnum blívur mann skal hava eitt ávíst tal inn so blívur tað eisini forlætt fyri politisku skipanina at fara at siga ja men nú skrúva vit eitt sindur upp fyri hesum her talunumum mann skal hava inn tí nú er mann tørv á teimum pengunum og tí siga at eisini fyri vinnuna eigur mann at gera at gera býtur soleiðis at mann tekur ein rættvísan part av tí yvirnormala yvirskotinum altso tilfeingisrentuni um mann tekur ein part sum mann hevur bundið ein ein part sum mann hevur bundið seg til at hetta er tann leisturin og tað eigur mann í veruleikanum seta ein búskapargrunn at hava til at standa ímóti við búskaparliga tað sum blívur vandin tá mann læsur fast í eitt tal og so innrættar leisnin eftir tí tá kemur mann nemiliga í vanda fyri at hetta kann fara at blíva skrúva upp og skrúva niður alt eftir hvør tørvurin er og tað vil sum regl vera uppeftir og tað haldi eg heldur ikki er gott fyri vinnuna so stabilitet tað fær mann bara tann dag mann fær ta breiðu semjuna og kanska er mann komin eitt stig nærri við tað at mann er farin yvir til ein loysn sum beginnur at líkjast eitt sindur tí sum vit arbeiddu við so lat okkum vóna at í næstu samgongu so vónandi verðaein onnur at henda tá lukkast at fáa allar flokkar við takkfyri
ja takk jakum mikkelsen ger so væl
frú forkvinnara tað tað kennist øgiliga skuffandi at hoyra forkvinnuna í vinnunevndini tosa um eina gávubúð altso tað er ein so niðurgerandi og so uppøsandi fyri tæy fólkið sum ikki vita hvat tað snýr seg um sum um at politikarar bara forera ting og geva nakað bjørt sama sum eigur at vita tað at okkara fiskivinna hevur ígjøgnum nógvar atturtíðina stríðst fyri bara hatta hava yvirskot seinnaárini hava vit sæð nøkur yvirskot men tað hava sanniliga verið harðt skattaði eisini við øll tan gjøld sum hava her ætlarbjørt samur sum virkliga at leggja meiri byrðar oman yvir okkara fiskivinnu
bjørt samuelsen ger so væl
takk fyri nei tvørturímóti tað sum eg haldi blívur øgiliga avbjóðandi í fiskivinnuni tað er at heimaflotan serliga hevur stríðst og sríðst og stríðst og stríðst og har eru framvegis sera stórar avbjóðingar hjá pørtnum at fáa fáa tað at bera seg væl meðan mann so hevur fingið polagiska tilfeingiðt vit vitaa øll inni her altso tað er jú milliardarvirði vit at tosa um og tá eg brúki orðið gávu búeg kansn gott hjá jágun mikkelsen rætt tað er tað er kanska ikki tað besta orðið at brúka men tað sum liggur í tí er at tú hevur ein eitt so stórt yvirskot og tað klassa munurin verður so innormur eisini í fiskivinnunu og og tí sigur tú mást fáa ein loysn har tú tekur har tú sigur hetta er tað yvirnormala yvirskotið vit taka ein part av tí inn í landskassan og læsa tann partin fastan heldur enn at siga nú hava eg tað tal og so rokna við leislina út frá tí tað er mín ærliga meining um tað og og jágumikkesen veitrr at tað er soleiðis at partar av fiskivinni í dag fáa øgiliga stórar mongdir av tilfeingi øgiliga bíliga í mun til eisini vistimann hyggur eftir stríðnum hjá heimaflotanum og øðrum pørtum av fiskivinni og ikki minst fiskivinnuni á landi hvussu tey stríðast og strevast kann einasta dag fyri at fáa tað at bera seg tað tað er ikki serlig javnsett í fiskivinnuni í dag takk fyri
ja takk næstur at røða er jákup mikkelsen ger so væl
frú forkvinna bara líka til tað sum bjørt samuelsen er inni á at at tað er ein part avflotan sum stríðist púra rætt og so er tað ein partur av flotanum sum hevur klárað seg ómetaliga aligt seinnu árini so sigur bjørt samulsen t taðr har vit skulu fara eftir meir pengum tí tað er milliardar virðir men vistubjørt samelsen t hevði sett sin í hvussu støðan er so hevði hon visti ho bara hugta eftir einum ári sum nítjanð nei tvey túsund og seytjan so hevði nótaflotin eitt yvirskot upp á nakrar hundrað milliónir og visi mann so hygg eftir hvat tey btaltu í tilfeinisgjald og mann hyggur eftir hvat tey betaltu uppboðssølugjaldi og hvat tey betalt í partafelagsskatti so er yvirskotið hjá hesum flotanum skattað við umleið fimmogtrýss prosentum altso yvirskotið skattað við fimmogtrýss prosentum eg má siga tað at í mínari verð er tað ein høvuðsskattur at betala vit hava partafelagsskatt í dag sum er áttaogtjúgu átjan prosent orsaka meeðan hesin flotin sum hevur gjørt tað ómetaliga gott og sum saktans eisini tolir at gjalda men men at at mann skal halda tað at tað er nógv for lítið at at taka fimmogtrýss prosent inn samlað frá av tí yvirskotinum er alsu eg eg haldi at tá fær mann øgiliga langt men hetta uppskotið frú forkvinna

sum byggir á ta talið sum kom inn í tvey túsund og átjan og sum mann so hevur latið vinnuna saman við embatisfólkum finna fram til eitt roknstykkil er prísurin lækkandi so ka gjaldið er prísurin hækkandi so hækkar gjaldið og hetta broytingaruppskot sum vit hava lagt fram í er eina og at loyna av at vit taka hentin til at korona árið hevur broytt prísirnar so nógv og tí hava vit skotið virknaðin av uppskotunum út í eitt ár og hava ásett sama talu á tilfeingi fyri komandi ár sum tað er í galdandi ár men eg má siga akkurát smær at

eg havi verið ein av teimum sum í í nógv ár havi tosað og tala fyri at vit fáa trygg politisk viðurskifti at vit fáa trygg viðurskifti fyri vinnuna og tí eri eg faktiskt ógluliga harmur um at tað ikki eydnaðist at vit fingu eina semju i tær tí tað er sum bjørt samulsen sigur at tjóðveldsflokkurin kundi faktiskt gott tikið undir hesinm uppskotm og javnaðarflokkurin fráboðaði at hann var ógvuliga positivur og tað kanska skuldi onkrar justeringar til sum kundi javnaðarflokkur taka undir við tí men mann valdi av politiskum orsøkum at standa uttanfyri tað haldi eg er øgiliga keðiligt og nú var tað formaður í tjóðveldi sum sendi okkum bræv og segði at mann tók ikki undir við hesari avtalu og hann skrivaði nokk fyri bæði framsókn og fyri

at at ein orsøk til eg haldi at mann valdi ikki at gera eina semju tað er tí mann kláraði ikki at fokusera upp á hetta her uppskot men mann valdi at draga alt annað inn høgna hoydal vildi hava at sjófeingislógin uppboðssøla øll tey tingini skuldu diskuterast umaftur og er tað nakar inni her sum sum er ovfarin av tí tí tað hevur verið kennimerki fyri tjóðveldið at tá ið tey samráðast um eitt mál so er tað alt ella einki og tað haldi eg er øgiliga keðiligt at at mann valdi at í samráðingunum um eit veiðugjald at draga øll onnur mál e nýta og tað var tað sum hendi og tað var tí tað ikki bleiv ein semja og tað harmar meg ómetaliga nógv

at eg haldi tað er ómetaliga gott at vit hava fingið

og hetta her uppskotið fer at verða samtykt í dag og eg vóni at hetta fer at skapa frið og skapa tryggar karmar hjá vinnuni soleiðis at at tað ikki verður ein skipan har ið vit skrúva eitt veiðugjald uppá sum skal passa til eina fíggjarlóg og tað haldi vit øll kunnu vera púra ærlig um tað er tað sum vit verða higartil mannlakt veiðugjaldið eftir hvussu nógvir pengar hvussu nógva inntøku man skal hava ffyri at fáa rokniskikki ganga upp og tað haldi eg er ikki mátin er kemur t taka her kemur mann taka atlit til hvussu prísir og hvussu mongdir eru tað er tað sum kemur at avgera akkurát hvat ið eitt tilfeingiskjaldverir og so hevur tað eisini verið komið inn á frú forkvina um hetta her

atselja og at mann tosar um hetta tilfeingisgjaldi nei i tilfeingisrentuna og at at hon verður innholað tí at handlar fara fram men veruleikin tann og eg veit ikki um anstøðan ikk heur funnið út av tí enn hendan samgongan hevur sett eitt skattauppskot í gildi sum ger tað at tað meir ella minni er ómøguligt at selja og handla skip og loyvir tí at tað fella hálvfjerðs prosent í skatti til landskassan sjálvur haldi eg at vit eiga at hyggja eftirlógini tí at tann fleksibilitetir og tann tað tað teir møguleikarnur sum skulu vera at bveka seg í í í fiskivinnu eru skerdur so nógv at mann átti at endurskoða tað uppskotið tað vóni at hendan samgongan fer at gera í komandi ári men tað er verið t tosað eitt sindur um tilfeingisrentuna má siga tað at tá ið búskaparfrøðingar komu fram við at tilfeingisrentan var ein milliard so er tað koyrt at at tað tað sjálvandi kom an reaktiónin hjá fólki sum sum gjørdi tey ógvuliga ivingasom vsi hendan her milliardin bara endaði hjá nøkrum reiðarum sum tað bleiv sagt av nøkrum fólkum veruleikin er tann at ein stórur partur tað havi ur fingið staðfest í fíggjarnevndini frá búskaparfrøðinguni frá búskaparráðnum frá landsbankanum ein stórur partur av tilfreinginum liggur í hýrinum og so spyrji eg bara tá ið mann ætlar at taka alla pengarnar inn ætlar tjóðveldið og ætlar javnaðarflokkurin og framsókn at lækka lønirnar og hýrðina hjá fiskimanninumeg ætli mær ikki at stemma fyri tí eg ætli mær ímótarbeiða tí tað sum eg kann tí eg haldi tað at tað er øgiliga nacadart at fara út og siga at tilfeingisrentan sum vit burdu tikið inn er ein milliard og í nærmast sama andandum at siga ein stórur partur av hesir milliardini er hýrið hjá monnunm sum sigla ág fiska og draga fiskivinoland og øll verið eg má siga at at eg vóni ikki at andstøðan hevur tann politiska hálningin at mann ætlar sær eftir hýrðunum hjá manningunum umborð á føroyskum fiskiskipum tað vildi verið ein katastrofa vissu mann ætlaði tað og eg eg eg havi ta tiltrúkt til at hóast mann tosar retorikkurin ljóðar sum um at mann heldur at hetta skal takast ír landskassan at mann so samtíðis eisini harvið er í ferð við at tosa um eina lakking av hýrðinum eg havi einki ímóti at vit fingu eina útrokning har allir partar ikki bara búskaparfrøðingar men onnur fólk eisini sum hava innlit í viðurskiftini og mann fann útav

har nógvir partar sótu saman og søgdu allarhelst soleiðis sum støðan er nú kann tilfeingisrentan verða á nøkulunda hesum støðii og visti tað bleiv gjørt so eri eg rættiliga sannførdir um út frá tí sum eg havi hoyrt at tilfeingisrentan samsýnuvíst kanska liggur um hasar trý hundrað milióninar sum vit eftir ætlanina ætla at taka inn takk fyri frú
ja takk her vóru nakrar viðmerkingar bjørt samuelsen ger so væl
ja takk fyri tað gleði meg jakum mikkelsen er umhugsni fyri manningarpørtunum tí at teir vóru nemnir ikki bodnir um at vera við tá man byrjaði tá mann bjóðaði reiðaranar inn til at áseta hvat hetta gjaldið skuldi vera tað haldi í manningarfelagini átti at verið so evil bara vísa jakum mikkelsen á at eg haldi hann vendir eitt sindur tí sum eg segði tí eg vísti á at tapilagiska tilfeingið í váksi tí í fleiri falda og tað samla er milliard av virði og tí er klassamunurin millum heimaflotan og polagiska flotan øgiliga stórur og vit vita øll at tey stóru virðini í polagisku vinnuni har eigur mann at finna eitt rættvíst gjald tað er viðhvørt minni enn tað sum verður ásett í hesum leisnum tí hesin leisturin byggir ikki nóg væl á tað samlaða yvirskotið í vinnuni hann er eitt sindur til vildarligt hvat verður sett á hvørt fiskaslag tað veit jákun mikkelsen væl og tí var upp á angi mínar røðu bara tað hesin leisturin kemur ikki at halda hann kemur at halda í eitt ár kanska tvey og so verður hann broyttur tí at mann má finna leisnar meira sta bilur fyri vinnuna
ja takk jakum mikkelsen ger so væl
ja tað harmar meg at bjørt samulsen fráboðarin ú at tey ætlar at fara at broyta hetta her uppskotið um tvey ár vis tey fáa møguleikan til tað tað harmar eg ómetaliga nógv íí veruleiskin hann at hetta her er absolutt nakað sum vinnan kann fyrihaldas til tí at útrokningarnar eru fyri eitt ár og tær koma í gildi komandi ár tað vil siga at at tey vinna veit alla tíðina frammanundan í góðari tíð hvat ið feingisgjaldið er vinnan hevur verið við til at gjørt hetta her og tað haldi eg eglaar positivt nú sigur bjarti samulsen at manningarnir vóru ikki við til samráðingarnar manningarfeløgini hava gjørt púra greitt at tey taka slekki undir við hesum gjølduni og so kann mann siga so vita vit hvar tey eru tey taka st ikki undir við at øll tilfeingis verður gjørt og og so siga teir sjálvandi eisini at teir halda ikki at teir skulu vera við til at gjalda og tað ætla vit ikki at blanda okkum við tað er ein marknaðar spurningur tað mugu arbeiðsgevarar og og løndtakarar tær frhandast tær hvssu hvussu tað er eiga vit politiskt ikki at planda uppí men eg haldi eg skal líka siga at bara tíggjufrú forkvinna tað er at manningarnar eiga at trossa alt ein rímiliga stóran part av tí fiskinum sum kemur umborð og hava frábítisrætt so onkustaðni skilur mann at og tí gerðarætturin sagt at manningarnir skulu luttaka í hesum tjaldinum
ja takk pállareynatingu ger so væl
ja takk fyri frú forkvinna hjógun mikkelsen at hann er eitt sindur harmur um at at signalur eru komin frá landsstøruni um at mann ætlar at broyta hettar her aftur um tað verður eitt stjórnarskitti um um tvey ár ella ett hálv tryð ár eg haldi ikkihannskalver so øiliga keddur av tí tí í veruleikanum so broytir jøgun mikkelsen sítt egna uppskot sama dag sum tað varð samtykt hann hann sigur í veruleikanum at hetta er ikki nóg gott til at brúka í dag so so stabiliteturin ella støðufestir rundan um uppskotið er ikki stinnari enn so tá ið man sjálvur ikki trýr upp á tað riggar frá tg í eitt v eg síggi burtur frá øllum tí sum jagun mikkesen hevur sagt um tjóðveldi og andstøður ýr sóvorði lat tað bara fara tað er ein terata sum vit hoyra umaftur umaftur so nevndi hann tað at hann var opin fyri at mann kundi finna eina semju um tilfeingisrentuna og tað er hóast alt positivtekin tað taki eg til mín takk fyrija takk
mikkelsen ger so væl
frí fólkini at ja pállareyndriks hevur hoyrt meg í fíggjanini siga at tað hevði verið vert at gjørt eina roynd har mann fekk eina eitt breiðari forum enn tað sum mann hevur havt higartil at finna tað um mann kundi funnið eitt tað er tryggisjón at mann fær eitt eksakt tal men hevði mann funnið eitt nøklunda tal sum mann bleiv samdur um tað hevði verið ein hjálp í tí men tá ið pállareyndriks sigur at vit broyta okkara egnu uppskot áðrenrenn tær nakrantíð komu í gongd so er tað ikki nakað við uppskotin sjálvum sum er broytt tað er mann tekur vegna serligar umstøður at har koronu hevur ávirkað prísirnar ómetað tað nógv og tí hevur mann sagt tað at lata okkum útseta í gildiskonuna við einum ári útrokningar og prinsippur alt tað er inntakt har einki broytt men so kann mann kanska hugleiða lýsindur um og tað er tað at møguleikin fyri at prísirnir í komandi ár verða líka leiðir sum koronu árini so kemur tað sjálvandi at vera galdandi at veiggjøldini lækka tí at prísirin framhaldandi er lágur og tað mugu vit so liva við men øll
gvitakoronur verða scerritár ja takk so er tað aksel willemson johannesen
takk fyri frú forkvina nú spurdi jakom mikkelsen ein ítøkiligan spurning til millum anað javnaðarflokkin um vit ætlaðu at lækka hýrurnar hjá manningunum tað kann eg svara jakop mikkelsen til tað ætla vit ikki tá tað kemur til lønir á arbeiðsmarknaðinum bæði manningum og øðrum so er ein spurningur um arbeiðsmarknaðin millum arbeiðsgevarar og arbeiðstakara í hesum førunum reiðarfelagið manningarfelagini hvat hýran skal vera tí tað ætla vit í janarfess iki mát ta koma uppí øh undanfarna samgonga gjørdi so eina ærliga roynd at mannin karn sleppa undan at betala tilfeingisgjald tað varð ásett við lóg men að tað tað rakka ikki millum annað tí at túð stendur nakað annað í sáttmálanum sum er galdandi men minnist meg rætt og tað kann vera eg taki feil jakud mikkelsen skal ætta meg sítt taki feil so haldi eg at fólkaflokkurin var ímóti tí broytingina at hveit ímóti tí lógarásetingini
ja takk yi okkurt mikkelsen ger so væl
frú forkunniga eg eri ómetaliga fegin og takksamur fyri at formaður javnaðarfloksins fráboðar at hann er samd við fólkaleysn og ikki ætlar at fara eftir lønum hjá manningum tað gleðir meg ómetaliga nógv takk fyri
ja takk so er tað rutt vang
takk fyri ja eg veit ikki orlla hvat eg skal siga til jakup mikkelsen hansara argarík eg faktiskt var tað sum eg ætlaði mær at siga í forleingi av tí sum aksel vilnhon johannesen vísti á og nevniliga hetta her við at tað er komi fram í fíggjarnevndini at ein partur av tilfeingisrentuni liggur í hýrðunum og tað koma vit nokk ikki uttanum men óðansæð hvat ið mann kallar hetta so hevur jú hendan samgongan eisini gjørt púra greitt ella mann sigur man blanda seg ikki upp í at tað er ein spurningur millum manningafeløgar og reiðarar men hendan samgongan ger heldur onga roynd at tryggja at veiðugjaldið ikki verður tikið av hýrðunum so í so máta er eingin munur takk fyri
ja takk jakun mikkelsen ger so væl
frú forkvinna tað undrar meg at forkvinnan í framsókn nú leggur upp til at at vit politiskt skuldu blanda okkum upp í sáttmálarnar hjá manningunum og hjá hjá reiðarunum tí veruleikin er tann at visu vit fara inn politiskt sum mann ætlaði í undanfarnu samgongu at siga tað at at veiðugjald skuldi ikki vera ein partur av gjaldinum hjá manningunum so fara vit inn í sáttmálarnar og enntá tað sum ein ein rættur hevur gjørt niðurskuðrður í ein arbeiðsrættur og eg má siga at hatta eiga vit at lata manningarfeløgini og reiðararnar finna útav og og tí er tað undarligt at framsókn nú endurtekur tað sum mann ætlaði í síðstu samgongu og tað er nemliga at siga at manningarnar ikki skulu gjalda so blandar mann seg uppí beinleiðistakk fyri
ja takk næsta røða er rutvangger so væl
takk fyri frú forkvinna ja tað er ein partur av politiska spælinum her á tingi at forvranga tað sum onnur hava sagt og oftani so leggja vit ikki í at svara aftur sum politikari tí vit kenna vit kenna spælið og vit kenna typurnar men men í veruleikanum haldi eg at jakum mikkelsen og eg sjálv eri rættiliga samd um hattar har tað er bara ja eg veit ikki ordiliga hvat ið endamálið var við við hasum hasari taklingini hjá jakud mikkelse kjakið hevur snúð seg øgiliga nógv um hvussu nógv er rímiligt at taka frá vinnuni og tað er blivið kjakast um hvussu stóran part av tilfeingisrentuni tað sum logikkurin aftan fyri eina uppboðssølu var tað man nemiliga sleppa frá politiskt at áseta eitt gjald fyri vinnuna at lata vinnuna sjálva meta um hvatið var rýmiligt at gjalda og og tann sum egentiliga klárar at fáa mest burtur úr tilfeinginum verður tann sum fær tilfeingið men tað hevur mann so eg man so farin frá og eftir standa vit so og har er so hetta her hugtakið tilfeingisrentan blivið nokk so aktuelt og her fær mann viðhvørt ta fatan í tingsalinum at tað er nakað sum onkur føroyskur búskaparfrøðingur hevur uppfunnið til høvið men tað er ikki soleiðis tilfeingisrenta er eitti

og og tað snýr seg um at áseta tað virðið sum tilfeingið hevur og tað ger mann við at sammeta við aðrar vinnur mann brúkar lyklatøl avkast avkasta íløgum avkast av eginpeningi og eisini hyggur mann eftir vanligum lønum og so saman líknar mann við tær vinnurnar so leggur mann eitt sindur omaná man mann mann sameftir við tær aktørar sum klára seg væl innan fyri vinnunar eg haldi at kári petersen hevur valt at taka nakrar góðar vælriknar føroyskar fyritøkur og so sametur mann munin har ímillum og so tað sum aktørarnir í í tilfeingisvinnuni fáa burturúr og tað er tað mann kalla fyri tilfeingisrentan tá ið tað verður sagt atbúskaparfrøðingar halda at ein føroyskur fiskimaður skal vinna tvey hundrað túsund um árið so veit eg ikki ordiliga hvar ið tað er komið frá men í fíggjarnevndini kom fram at tað vanliga er at mann sameftir við fólk sum arbeiða innan fyri srog líknandi í noregi og har metur mann at ein ársinntøka upp á leið átta hundrað túsund er hóskandi at sammeta við so tað er altso fýra ferðir hægri enn hesar her tvey hundrað túsundnar sum verða drignar fram í tí og ótíð sjálvandi ein uppgáva er at finna út av hvussu stór er tilfeingisrentan tað verður sagt at eingin hevur eitt boð upp á tað eg haldi nemiliga at vit hava havt eitt nokk so ítøkiligti alternativt uppskot til at áseta tilfeingisrentuna í fíggjarnevndini so at siga at eingin hevur eitt boð upp á tað tað passar ikki so er aftur diskussiónin hvussu stóran part av tilfeingisrentuni skal mann taka inn og eg haldi eg eg veit ikki um at nakar hevur sagt at mann skal taka alla tilfeingisrentuna inn men mann heldur at ein stórur partur skal takast inn og akkurát hvar ið tann upphæddin er liggur havi eg heldur ikki eitt ítøkiligt boð uppá men ið hvussu er hægri enn tað sum hetta uppskotið leggur upp til møgulíst ikki so øgiliga nógv hægri

tað blívur tá ið mann nú ikki ella tá ið mann velur uppboðssøluleistin frá so er eg veit ikkium tað er ein vandi men hvussu er veruleikin tann at tað blívur í stóran mun eitt kjak ímillum teir flokkar sum eru meira sosialistiskir og teir flokkarnir sum eru meira borgarligir at mannmann heldur tí teimum fíggjarligu veiku í okkara samfelag upp ímóti teimum fíggjarligu sterku og eg haldi ikki altíð at tað tænir kjakinum hinvegin óansæð hvar mann liggur vinstra høgra so haldi eg at vit áttu at sæð vandan í at vissu tilfeingisrentan er for hø í nógv ár so fáa vit nakrar øgiliga sterkar aktørar sum ikki bara blíva dominerandi í fiskivinnuni men blíva dominerandi í samfelagnum sum heild tá ið tað eru nøkur heilt fá sum eiga alt ella stóran part av vinnulívinum í føroyum so er tað ikki bara ein hóttan sæð út frá einum sosialistiskum sjónarhorni men í líkastóran mun sær út frá einum kapitalistiskum sjónarhorni tí logikkurin aftan fyri pitkapitalismuna er at tað skal vera kapping at tað eru ymiskir aktørar sum kappast og tað gagnar brúkaranum tá ið vit fáa einstakar dominerandi aktørar á marknaðinum so er vandin at tann kappingin er ikki til staðar og tað pjøvist mann ikki at vera sosialistur fyri at halda er ein trupulleiki eitt sum eg vísti á í sambandi við kjakið um játtanarkarmar tað er eitt her um skattatrýsti í føroyum møguliga er ov lágt og tað byggi eg simpultenn upp á tann veruleikan at ein borgarlig stjórn ikki klárar at hava eitt avlop í so góðum tíðum ein borgarlig stjórn plagar at hava áhuga í at halda útreiðslunum niðri fyri at lækka skattatrýstið tí mann meinar at pengarnir liggja betri hjá borgarunum og hjá vinnuni tað er eitt sjónarmiðið sum eg taki fult undir við men tá ið vit síggja at ein faktiskt ein rein borgarlig stjórn ikki klárar at hava avlop so tíðir okkurt uppá at vit í so góðum tíðum sum vit hava nú hava fær noggt skattatrýst og er tað veruleikin so er tað sera óhugsandi spurt túu meg at vit fara at hækka skattatrýstið upp á vanligan inntøkuskatt illa at uppfinna aðrar skattir sum borgarin skal betala tá er tað mest upplagt at hyggja eftir tilfeingisrentuni er tað órímiligt at mann tekur meira inn har so tað haldi eg eisini er eitt sjónarmið sum er viðkomandi í mun til hvussu stóran part av tilfeingisrentuni mann skal taka inn

eg gleðist um at vit í undanfarna valskeiði tá ð vit samtyktu eina skipan fyri nýggja skipan fyri búskapargrunn at vit fingu tað ígjøgnum at tilfeingisinntøkur til landskassan sum er hægri enn tvey hundrað og hálvtrýss milliónir tær fara í búskapargrunn og verða býtt út javnt yvir komandi sjey árini og tað er faktiskt ein ein konjunktur javnandi skipan sum virkar í dag so up á tann mátan tryggjar mann at mann í hvussuur ikki totalt at mann er at útreiðslurnar almennu útreiðslurnar eru alt ov tengdar at tilfeingisinntøkum til landskassan

hetta við tryggum rammum ja eg má siga eg eg trúgvi ikki uppá altso vit síggja jú longu nú at mann longu nú hevur broytt hetta her gjaldið mann hevur valt at útseta og tað er sjálvandi út frá tí fortreyt at mann hevur valt at siga mann skal hava trý hundrað milliónir inn og nú passar hettar farna árið ikki við ta vátnlinjuna og tí velur mann at útseta og heila tikið haldi eg tað er nokk so tilvildarligt taðr verið víst á fleiri ferð at mann heldur at gjaldi fyri við við onnur fiskasløg liggur órímiliga høgt hevur eisini verið víst á hetta við at gjaldi fyri botnfisk í barrshavinum liggur ov lákt og har verður so víst á at av tí at tey í løtuni rinda lutfalsliga nógv umvegis uppboðssøluna so hevur mann valt tann leisnin og tað er jú besta ein ein øgiliga greið ábending um at mann fer at broyta hetta framyvir eg havi hugsað eitt sindur um hetta her hví hevur tú ikki eydnast at fáa eina breiða semju um hatta nú hevur tað verið eitt øgiliga hart stríð um fiskivinnuna og eg trúgvi at tað hvalt mann skal kalla tað um tú politiskt ella sykologiskt ella taktiskt ger at tað er nokk so ringt at fáa semjur tvørtur um samgongu og andstøðu mørk men eg haldi samtíðis at taðer eitt stig á vegnum og eg síggi ikki fyri mær at tað er púra útihýst at mann í einari komandi samgongu kanska kann fáa eina breiðari semju so síggi ag tíðin hjá mær er farin so eg fari at siga takk fyri
ja takk so er tað páll a reyna tygva eina viðmerking ger so væl
ja eg fari at takka ruttvang fyri eina áhugverda røðu eitt sum eg hvakka eitt sindur í var útsøgnin hjá henni um at at skattatrýstið í føroyum var ov lákt tað er ikki kassma siga ta tað tað hevði ikki tað hevði ikki væntað a hoyrt sá einum flokki frsum framsókn men tað var kanska meira ein hugleiðing ennari staðfesting so kundi hugsað mær at spurt ruttvang a heldur um hatta her at ati fólkafloksumboðkroppákroppi komu upp her og og leggja fram eitt uppskot upp á taka inn trý hundrað milliónir í tilfeingisgjaldi ella veiðugjaldkavin og kalla tað men líkasum pástandir at mann eigur einki í hesum uppskotunum altso ákæra okum sum annars taka undir við einum tilfeingisgjaldi fyri at at vera ræna pengar frá bæði manningum og frá frá reiðarum og frá frá øllum hevði nærsagt men tað er ikki vit sum hei et uppskot hetta her uppskotið eigur fólkaflokkrinum takk fyrijatakk
ruttvang ger so væl takk fyri
ja tað tað er heilt klárt ein partur av viðgerðini attað at mann lastar øðrum fyri tað sum mann sjálvur ikki ordiliga vil viðganga at mann ger og tað er ikki serliga sakuligt viðvíkjandi et ta herr við tí lága skattatrýsstunum so e tað kanska líkaso nógv fyri at arga borgarligu flokkarnar at teir ikki klára at hava eitt avlop og tað taki eg sum eina ábending um at mann kanska eigur at hyggja eftir eigur mann at taka ein størri part av tilfeingisrentuni inn fyri at fíggja vælferðini í framtíðini tí vit hava sera góðar tíðir í løtuni og sum búskaparráðið hevur víst á í áhugaverdari framløgu í morgun so koma vit at hava brúk fyri nógv fleiri pengum vissu vit skuldu varðveita verandi tænastustøði og tað betíðir at vit skulu hugsa meira kreativt eg haldi ikki at vit skulu hækka inntøkuskattin tvørturímóti haldi heldur ikki at vit skulu innføra aðrar skattir sum raka borgaran so vissi mann vil hava javnvág og millum útreiðslur og inntøkur og ikki megnar at lækka útreiðslurnar meir men so haldi eg tað er nokk so upplagt at taka størri part av tilfeingisrentuni inn tað var tað eg vildi siga við hasum um skattatrýstið takk fyri
ja takk næstur at røða er stefan klein poulsen ger so væl
eg sleppi ikki rundan um hesa tilfeingisrentuna frú forkvina búskaparfrøðingarnir teir hava vísta á at tað er øgiliga simpult at rokna hana men eg haldi so nógv onnur at teir hava gjørt onkrar grundleggjandi feilir har við hýrðini sum sum vistu man koyrir turina upp so so vildi tilfeingishágenta sjálvandi vera nógv lægri og so kann man eisini seta spurnatekin við tað avkasti sum sum teir hava tikið um útgangsstøði eg eg eri sindur bangin fyri at mann ma siga tað er lætt ar rokna tað men at mann ger tað forsimpult meðan aðrir hoyringspartar víst á at tað er ikki bara hesi bæði tingini men her eru faktiskt nógv onnur teir vísa at dupulgt yvirskot

hesum her roknstykkinum og tað er hann rættiliga rustaður floti og og so er tað eisini skipasøla sum sum sum ger roksat ikki nógv meira komplekst fyri at finna tí røttu tilfeingisrentuna

hann er sum fleiri víst át hann er eisini bundin hann blíivur bundin av hesari tilfeingisrentuni men eg haldi ikki hetta er eitt eitt gjald sumsum vit kundu taka fyri givið tí at vit øll samd um at hon svingar ógvusliga nógv og og tað kann vera skjótt vera at sum aksel johannesen sjálvur eisni sagt at hon hon kan vera null kanska hon hevur verið null tað farna árið og eg haldi at tað verður peikað for ofta á hetta tilfeingisgjaldið visti mann spyr onkra hvussu hvussu skal okkurt prosjekti her samfelagn fíggjast jamen so veru tar peikað á hetta tilfeingisgjaldið og tað haldi eg ko bva øgiliga farlikt vistútar verður peikað for ofta á hetta her sum er ú eitt rættiliga svingandi svingandi inntøka og altso tær teuriurnar og tær tær úttalur sum serfrøingar koma við tað eru eg síggi tað sum tól eg síggi tað ikki sum sum sannleikan ella veruleikan tað eru nøkur tól og vit kunnu rokna okkum fram til ymisk ting og vit kunnu gera tyoretisk modell og tað er ótrúliga góð amboð men eftir upp á ongan máta veruleikin tí veruleikin er nógv meira kompleksir enn nakað modell men tá tað er sagt so eri g púra samdur við jakun mikkelsen í at vit kundu gott fingið fleiri fleiri serfrøðingar ikki ikki bara nationaløkkunómmar ella makrobúskaparfrøðingar men eisini onnur inn og saman rokna hetta her altso umboð frá fiskivinnunu grannskoðarar og og øll møguliga onnur brúkt tað sum eitt tól men ikki sum sum at sum ein staðfestan veruleika frú forkvina tíðin hon rennur skjótt undan mær øhmítt næsta páa eng er at vit eru politikarar sum sitar inni vit eru ikki akademikarar og tí haldi

nokk so keðiligt at mann so oftani goyma goymir aftanfyri serfrøðina í hesum ferðnum í búskaparfrøðingum tí tað er tað e øiliga gott at reforera til tað sum búskaparfrøðingar og onnur siga og byggja sínar argumentir á tað men men tað er ikki tann avi í sannleikin tí vit her inni tí vit sum skulu taka avgerðina ota vit sum mugu skera ígjøgnum alt tað sum serfrøðin og og samfelagi annars servera fyri okkumog hví skulu iki fara ígjøgnum ja men serfrøðin tekur eú feil serfrøðing tekur feil so ræðuliga oftani teoriirnar eru upp á ongan máta ligvið tann veruleikan sum vit liva í og vistu mann til dømis tekur framskrivingar hvussu ofta havi ikki hoyrt úttala sum at um onkara framskrivingar um fólkatal og annað og hvussu langt við síðunr av tað rakar

ho er kanska lættari at rokna upp á men eg haldi hon er ikki so einfald sum summi vil gera hana til so mítt t mítt brennandi ynski tað er at vit sum borgarlig ella borgarlig samgonga kann mann siga og og og g andstøða koma saman og og finna eina semju um hetta her og har haldi eg at at samgongan er kanska nógv meir beint fram og serverair at siga at hetta er tað trý hundrað milliónir sjálvt um han er ymiskar málið so er samgonga samd um trý hundrað miliónir útgangsstøði meðan andstøðan bliv viðari frøar til serfrøðingar og oger tað øgiliga íótøkiligt og tað mest ítøkiliga svara mær hann fær tað r at tað kund ver itt sindur hægri tað kuni ver itt sidur hægri n hefta her allarhelst eitt sindur hæggur so vit eru vit eru nokk bara ein forstór ósemja ikki bara um roknistykkið men eisini bara politiskt og tað er øgiliga ergiligt tí henda ósemjan er ótrúliga dýr fyri føroyar hon er ótrúliga dýr hendan politiska ósemjan og og so má mann bara vóna at í nærmastu framtíð at at nýggj andlit fara at finna eina eina semju um hetta her ella um ja eg vet iki hvussu nógv vælskeið vit kulu fara fram frú forkvinna men vónandi verðu tað ikki alt for leingi at finna eina semju hesum økinum takk fyri
ja takk næstur at røða er jóhandalger so væl
ja takk fyri frú forkvinna tað er vera áhugavert at lurta eftir seyaru viðgerðini í samband við veiðugjøldini sum skulu ásetast fyri okra fiskivinnu ogur vita øllm tað hetta er ein hetta hetta e eitt tórt mál og heta er eitt eitt mál sum er øgiliga umráðandi at fáa lakt í einai fasta legu tí at tað snýr seg um inntøkur til samfelagi føroyar nógvam frameftir frá okra høvuðsvinnu sum er okara fiskivinna og tað er øgiliga viktigt fyri okum at báæði partar sum verða brørdur av hasun her tavil siga landskassin landið og vinnan vita hvat tey kunnu hava fyri at haldaseg til frameftir í samband við hvussu tú ásetir hesi her veiðu gjøldunum hyggu mann eftir tølunum sum hava verið at fingið inn í tilfeingisgjøldum og partískt eisini gjøldum fyri rættindur sum eru seld fram frá frá tvey túsund og sekstan til til til dagin í dag so er tað liðið eitt stað millum upp í móti trý hundrað miliónum krónum og oman fyr trýhundrað miljónum krónur og tað suliggur kortini við tí lóg sum er gildi í løtuni so e tað p á sama máta eisini um nakr góðar trý hundra miliónum krónumsm fáast tú inn og við tí sum liggur á borðinum í dag við teimum rættinum sum eru í løtuni víð teimum ásetingum í prosentum sum eru sett so vænta okur í komandi ári tá ið lógin kemur í gildi við teimum primissum sum eru í útí kortinum at tað vera munandig gjøld sum koma í landskassan frá hesum gjølduni eg haldi at tað spæll at mann ikki kundi vera samdur um hesi tingini tí eg haldi t leislurin sum ver lagdur er rímiliga einkult og hann er eisini greiður mann kan sjóndi altíð diskutera og taðslu verað fleiri stagar inni í inni í í skipanini tað er hesn politisku avgerð sum til ein ghvør tíð kann kann justera sær tir saman vil tann sama er upphæddin sum mann tosar um í prosentum kan ma kipa seg tí at at tað koma jústeringar at blíva gjørdar yvir yvirtí vist tað verður neyðugt soleiðis at at tað verður gjørt soleiðis sum tan politiska skipanin o metrin er rætt og har við fær mann eina eina eina forusiðiligheit fyri fyri báðar partar in inn í skipanina so at landið veiklar landið fer og og reiðarin og viksemita sum hav virksemi í vinnuni vita hvat tað hvat teir hava fyri a hada ikki til tað heur tosað nógv um eta her við hesi tilfeingis rentuni úar útrána tilfeingisrentuna síðsta síðsta vælskeið táð vóru tvey uppskot á borðinum frá undanfarnu samgongui men einki av teimum uppskotunum hevði nakað sum helst við tilfeingisrentun at gera í dag er tað er tað sum um at tr líkas sum mantraði í hesum her sum feru fram í dag at tað tilfeingisrentan sum kava grundarlag fyri øllum eg kann vera samdur í tí at tað er tað er tð er ein máti at gera tingini upp á og og og av mann finnur út av at rokna tilfeingisrentuna men okur liva altso í eina politskari veg tá mann kal hena semju og semjan er so funnin fram í samgonguni upp á ta mátansumo hau gjørt í dag og eg haldi sjálvur tað at tey flestu í í í samgonguni eisini kunna siga tað at leisturin sjálvur er ókey máti mán gert uppá er ókey soleiðis spurningur um at við tíðini kann fáa tíðliga og og og fínposa nøkur ting tað sigi eg ikki men eg haldi sjálvur tað at at fíggjarnevndin hevur gjørt eittgot t arbeiði her og eg haldi tað at tað at mann velur at at framskóda tað eitt ár orsakað at støðini við korona fyri at tryggja tað at ikki plussmotnir ríkur undani intøkugrundarlagnum tí at marknavurni ringur o prísirnir ringir og havi ð í útró grundarlagið verður forkert fyri at siga tað sum tað er orsakað av verstremið støðugsmann er í sum mann valt at brúka verandi lógir sum eru galdandi við teimum við teimum ásetingum í tilfeingisgjaldi sum eru í galdandi og harvil tryggjað tað at landskassin fer ein at støðuga góða inntøku eisini fram til næstu ár og har við síðani frá næstu ári tá ið mann forhopiliga eg leys vit av korona í í stór stóran mun mann hevur rímiliga góðar nøgdir inni eisini av av av tilfeingi og vónandi at prísstøði sum eisini er brúkpart aftur ja so hevur mann eisini eina heilt aðra øðu í samband við sjálvum gjøldini og tað haldi er nokk so relevant at nevna tí at tað er væl tað tað snýr seg um eg hadi esin e vit at nevna tað at hóast tað at ein prísur fer omanfyri tað sum stendur í so skalanum sum er nevndur er a tabellin sum er nevnt har so betíðir tað ikki tað at at at tað prosentið ikki kann blíva justera altso høgar prísur høgsgjalda lágar prísur logtgjalda tað vit siga at vinnan av hanga út av hvussu tað gongur eisini veit tað at verður ter ringiprísir sum betælar lítið og eta høguprísur sum betælur um meira sum altíð altíð vil eg siga tað at hetta er eitt rímiligani fornuftigtuppskot haldi eg og tekur mann heildina heildina heilda bílaldiga av hvat kemur í landskassan tá tú tekur veiðugjøld t tekur partafalsskattur og skattur frá manningum og suvíðari sovíðari so hevur mann faktisk eitt ein prosentsass sum fer beinanst í landskassan upp á gott væl tretivu prosent og tað er altso ikki so lítið tað er alta synu til alttakk fyri frú forkvinna
ja takk næstur at røða er erhard joensen ger so væl
fingin í millum andstøðu og samgongu um hvussu hvønn satt mann skal seta á sum eitt veiðugjald og tað er kanska tí at tað er ikki so lætt at áseta ein sovorðnan

tað bleiv gjørt roynd undir undanfarni samgongu at koma fram við einum frymli hvussu tað tað skuldi gerast men hann var opimbart nokk so torskyldur so miki torskyldur at hann í hvussu sovær ongantíð kom í gildi nú hevur hendan samgongan so funnið ein loysn sum eg haldi sjálvur er nokk so gjøgnumskygdur nokk so einkul og tekur útgangsstøði í teimum veruligu prísurnum sum hava verið galdandi ári fyrri

sjálvari samansetingin nevnt av tí sum landið fer burturúr í veiðugeldum og beinleiðis skattin av hýrum og partafelagsskattim so liggja veiðugøldini fyri pilagska flotan upp á umleið átjan prosent av tá ð mann roknar av avreiðingarvirðunum partafelagsskatturin sumog tá tá takið støði í teimum rokskapartelunum sum eru sum sum liggja alment frammi so er fyllir partafelagsskatturin roknað av avreiðingarvirðunum upp á umleið einir fýra til fimm prosent og tekur mann hýrurnar summø fyri polatska flotan va liggja umleið góðí ellir góðar fýra hundrað milliónir krónur og mann skal rokna við næstan at tað fer syrka helvtin í skattið so er tað umleið tvey hundrað kanska líka góðar tvey hundrað milliónir í í skatti av hýrðum so um okur rokna alt tað saman so fáa okur tað at gjøld samlaði gjøld veiðugjild partafelagsskattur og skattur av hýrum svara til umleið trý fýraogtretivu prosent av avreiðingarvirðunum

mann má taka útganspunkt í at tey sum skulu gera hesa semjuna eri rættiliga grundleggjandi nokk so ósamd um skal um mann yvirhøvur skal taka veiðugjøld onkur metur at mann skal yvirhøvur ikki taka tað vil sig at tað skal vera null meðan onnur kundi hugsað sær at tað var eitt sindur hægri enn hvat ið tað er í fyriligjandi uppskoti

hvar ið prísirnir kanska eru høgir so skal tað vera ein eitt eitt hægri prosentgjald men tá ið tú skalt gera heina semju so haldi eg at henda her semjan er faktiskt fer tað skal vera soleiðis at ein gvinna og ein serliga ein vinna sumhevur brúk fyri ella hvar í veiðu tólini vinnutólini kosta so nógv sum hjá

hon skal hava ráð til at endurnýggja seg

tann møguleika ferðin við hesum við hesum lógaruppskotunum okur taka ikki meira inn enn at tað sum svara til veiðugjøld samlaði veiðugjøld og tað sum liggur eftir á tnin aftaná skatt tað balanserar rættiliga gott viski okul taka veiðugjøldini sum svaraðri til umleið átjan prosent tað sum svarar til avlopið aftaná skatt hjá pilagdiska flotanum liggur umleið seytjan og átjan prosent eisini sum mann hevur funnið ein balansa í millum hvat ið mann tekur inn í fyrsta liði og hvat ið liggur eftir aftaná skatt og tað haldi eg er ein tað er faktisk ein fínur máti at skipa veiðugjøldini uppá og so kannmann hava ymiskar meiningar um

rentina sum so tað hevur verið framført her at tað er hevur einki uppá se tað er øgiliga lætt at rokna enút men tí undra tar meg øgiliga nógv at hon ikki er at hon ikki liggur frammi onkustaðni soleiðis at tok kunna síggja hana men opimbart so er tað altso ikki so lætt sum serliga javnaðarflokkurin og tjóðveldið vil gera tað til og eg haldi at hendan loysnin sum er komin nú í dag at tað er ein rættiliga góð salomonisk loysn á veiðugjaldsproblematikkinum takk fyri
hara formaður ser ein viðmerking jóhandal ger so væl
ja takk fyri ja eg eri samdur við erhard joensen røðara í at hetta er ein ein rímiliga skilagóð loysn haldi eg býti av hvussu mann hevu gjørt ign kann sjálvandi altíð diskuterast og tiljast ð tað verður neyðugt yvir tí men eg kunn hugsam mært at vita frá erard joensen hvussu kans sera epparter við tað er jú ein uppæd up eini fjøruti hálvtrýss miliónir krónur sum skal á einanan hátt fáast inn aftur aftur frá teimum sum hava keypt rættindir sum ganga út í í í tjúgu og seksogtjúgu í samband við við tað sum keypti uppsøluna tað betalar hav baa verið betalt eini eini fjøruti miliónir um árið fyri tey rættindina tær skulu vara dekkast inn eisini soella so hvussu hugsar er ar joensen at mann kundi fáa tey gjøldini skal mann hækkað prosentið kanska í einim prosenti um ári nú fyri at fáa tað inn efta hvat ger manerhard
joensen
ja takk fyri har for mær tað er tað sum liggur í kortinum at tað tað er nokk tann einklasti mátin at gera tað uppá tað er at hekka tað við hesum her eina prosentinum tí at so endar mann so endar mann við at fáa tær fjøruti milliónirnar inn sum mann skal hava inn afturat sum í dag koma inn við við gjøldum frá frá frá uppboðssøluni takk fyri har for mær
ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti er endað og vit fara at atkvøða í hesum málinum løgtinsmál nummar hundrað og seksogtretivu og tað er soleiðis at meirilutin í fíggjarnevndini hevur eitt broytingaruppskot tað fara vit at atkvøða um fyrst tað er magnus rasmussen jakumd mikkelsen biljustinussen jógven skorar sum hava tað broytingaruppskot ela ha sett tað fram vit fara at atkvøða um tað fyrstger so vælja vit eru liðug at atkvøða málið er ella broytingaruppskotið er samtykt tað eru seytjan atkvøðu fyri tólv ímóti og eingin er blonk so skulu vit atkvøða í málinum soleiðis broyttger so væl vit atkvøða í málinum við hesi broytingini íjaeg haldi ein er eftir at atkvøða so vórðu vit liðug at atkvøða málið er samtykt við seytjan atkvøðum fyri fjúrtan ímóti og málið fer sostatt soleiðis samtykt til triðju viðgerð vit eru so komin til punkt fjúrtan á skránni í dag tað er onnur viðgerð av løgtsmáli nummar hundrað tað er uppskot til løgtingslóg um broyting løgslóg um sjófeingi sjófeingislógin hvør biður um orðið tað er bjørt samuelsen sum fær orðið ger so væl
hetta er so álit í tingmáli hundrað uppskot til løgtinslóg um broyting løgtslóg um sjófeingi heiminn hjá landsstýrismannum at krevja rættindarhavar eftir upplýsingum og taka veiðurættindi aftur strika treytirnar um veiðuloyvi og ja um veiðuloyvi so stendur og fiskiloyvi bólki fimm men tey hava e ikki sambandi við ávís slag av vinnuligum royndum og verkætlanum ávikawist royndarfiskiskap og vinnuliga fiskiroyndi landsstýrismaðui fiskivinnumálið jakovestegaad legði málið fram fimta mars og legði aftan á fyrstu viðgerð fimtanda mars tá varð tað beint vinnunevndin nevndin viðgjørdi málið á fundum tann átta hundra og trýogtjúgunda apríl undir viðgerðini hevði nevndir fund við umboð fyri fiskivinnuráði og landsstýrismannin í fiskivinnumálinm jakovvestergaard undir viðgerðini býtti nevndi seg í ein meiriluta og ein minniluta meirilutin sum eri í sjálv bjarni hammer hennik old og bjarni kárasom petersen vit hava hesar viðmerkingar sjóðfeingislógin hjá samgonguni er longu broytt nógvar ferðir síðan lógin kom við ársænd í tvey túsund og nítjan hesa ferð kom landsstýrismaðuin í løgtingi við uppskoti um at lata upp fyri atgongd ti at fiska uttan veiðuloyvi hetta sum annars segðist verða ein grundsøla undir fiskivinnulóggávuni hetta hendir samstundis sum samgongan í øðrum lógaruppskoti bakkar fyri einari aðrari av høvuðsásetingunum í sófeingislógini nemliga at allur veiddir fiskur skal landast í føroyum fyri at verða atkomligir til virkir og virkivirðisskapan í føroyum grundgevingin er ikki ein miðvísur fiskivinnupolitikkur á sjógvi ella landið men at hetta er neyðugt fyri at kunna ásetast veiðugjald á uppsjóvarfisk eitt veiðugjald sum bíðað hevur verið eftir í tvær tingsetir sum nú í skrivandi stund eingin veit um tað verður eg ella eingi tað er so akkurát blivið titil til onga tó útsett eitt ár tað vistu vit ikki tat eg skrivað eft her tað er trupult fyri ikki at siga og gjørda hóma hvør fiskivinpolitikkurin hjá samgonguni er lóggávan er við mongum broytingunum og teimum sum eru ella verða gjørdar í løtuni ein sannur tá samgongan tók við valdi hon at avtaka lógina um fyrisiting av sjálvfeingi og at samtykkja eina heilt nýggja lóg nevnd sjálfeingislógini men fet fyri fe tykist samgongan at bakka frá hesum sínum egnu avgerðum og sínum egna barn samgongan gjørdi nógv burtur úr at stórar nøgdir skuldu setast av til vinnuligar royndir og verkætlanir tað sum í undanfarni log var kalla menningarkvotur og hvørt endamál er at nýmenna og og geva atkomun hjá fleiri samstundis innførdi eitt nýtt hugtak sum bleiv nevnt ískoytiskvotur nú kemur enn eitt hugtak um nýtt slag av loyvum inn í lóggávuna nevniliga fyribils veiðiloyvi men sum ikki eru tað sama sum verandi veiðiloyviog hesi eru so knýtt at hesum við vinnuligar royndir og verkætlanir tey fara kanska um landsstýrismaðurin vil at kunna gerast til varandiloyvir eftir nøkrum árum í tjúgu tjúgu koldømdi landsstýrismaðurin arbeiðir hjá umsitingini í mun til býti av kvotum til vinnuligar royndir og verkætlanir og einki var býtt út hetta hóast tað undir undanfarni samgongu var ført sammogtað fór at taka i fyrrapart ella var tað en seinnapart at býta menningarkvoturnar ætlanin hjá samgonguni er heilt greitt stig fyri stig at at leggja hesi rættindii um til varandi loyvi til úrvald uttan at tað kemur greitt fram hvørji hesi ella hesar verkætlanir eru her er einki ígjøgnumskygdi og herer heldur einki armslongdarprinsipp hóast latið verður upp fyri at tað nú í ávísan mun fer at ber a til at fáa kvotur at fiska uttan at eiga skip við um veiðiloyvi so er kravi fyri tey virkja landi sum fingu menningarkvotur at hesi skulu annaðhvørt útviðasa skip ella eru tvungin at selja sínar kvotur innan fyrsta januar alsamt færri gerast javnsett eftir lógini meirilutin mælir staðiliga frá at fiskivinnulóggávan verður enn meira skeiklað og ógjøgnumskygd og meirilutin tekur ikki undir við málinum og mælir løgtinginum frá at samtykkja uppskotið og eg kundi bara líka hugsað mær at lagt afturat tað kanska mælt tingfólki til at lesa broytingaruppskotið sum sjálvandi minnilutin samgongu umboð í nevndini tey fara at greiða frá innihaldinum í broytingaruppskotinum men

visti mann hyggur eftir lóggávuni í dag so er hon ótrúliga fløkt og eitt útgaðsstrøði eigur at vera í einum landi at lóg er lætt skiljandi fyri borgararnar tlógurnar skulu vera soleiðis at tey sum skulu brúka tær kunnu kunnu skilja tær tað vil siga einhvør fiskimaður og ein hvør reiðari skal kunna fara inn øll sum hava knýtt at fiskivinnulóggávan skulu kunna fara inn og lesa lógina og skilja øgiliga væl hvat har tað ger mann ikki í dag tí mann hevur nakrar yvirskriftir sum til dømis hevur mann eina yvirskrift sum eitur sum tað fyllir nokk so nógv tann kapittulin í lógini um hetta her við vinnuligar royndir og verkætlanir men so og so mann sett eina øgiliga stóra mongd nøgd av upprunaliga til vinnuligar royndir g verkætlanir sum eg haldi tey flestu fataðu sum at tað skuldi líkasum vera ein píðliga sum var atkomulig fyri nýmenning og fyri at royna nakað nýtt og fyri at kunna royna nøkur ting sum eg sjálvam særi skilagott haldi eg men tað er so útholað nú við ískoytiskvotum og nú koma fyribils veiðiloyvi og eg royndi í nevndini at biðja landsstýrismannin greiða eitt sindur frá hvat altso tað var tíðiligt at teir liggja nakrar verkætlanir og bíða eftur at sleppa framat og bað hann bara fortelja hvørji tær vóru men men tað bleiv tosað øiliga generelt og vit vita væl at tað er ikki generelt tað er heilt sikkurt spesifikt tað eru hilta sikkurt nakrar ávísar verkætlanir og altso eg haldi tað hevðiverið heilt ótrúliga gott visti mann kundi havtstóran opinleika rundanum tað mann ger tað sum eg haldi hendi nú er at vit hava eina fiskivinnulóggávu sum hevur nakrar yvirskriftir sum eru rættiliga misvísandi eftir hondini tí tað er so nógv undantøk í teimum ásetingumum hevur serliga um vinnuligar royndir og verkætlanir at at tað sum er eftir altso ja mann skalmann skal næstan vera bæði løgfrøðingur og væl útbúgvin akademikar fyyvirhøvur at kunna finna samanhangin eftir hondini í øllum teimum broytingunum sum longu eru gjørdar og eg veit ikki hvat var tað ein einsekstan mánaður síðan ein hálvt annað ár síðanenda lóggávan kom so harra formaður mann tók av lóggávuna sum undanfarna samgonga setti í gildi og visti mann hevði so nógv ímóti teirri nei teiri lóggávuni sum mann segði seg hava so hevði mann ikki gjørt tað sum mann gjørdi nemliga at mann tók ein part av teiri lóggávuni inn mann kundi havt valt bara útfalsað restirnar av teiri lóggávuna yvir trýár tíðher mann ikki gjørt um mann hevur valt at seta nakrar ásetingar inn sum bara eita nakað annað enn tað sum var í undanfarni lóggávu og sígge mann broytingar og broytingar og broytingar tí mann egentliga ikki hevur gjørt tað forgrundini av og fingið eina lóggávu sum er til at skilja og sum er einføld og sum er púra gjøgnun so sum øll kunnu skilja og og og síggja samanhangin í og ikki minst eisini síggja samanhangin í hvussu tað verður býtt eftir hesari lóggávuni í dag sigur landsstýrismaðurinvið heimild til at gera akkurát sum hann vil og tað tað kann simpetan ikki vera rætt tað kann ikki vera rætt at tað er plvildarligt valt landsstýrisfólk í einari samgongu at sita og taka so stórar avgerðir um so stór virðir takk fyri harra
so er tað viðmerkingar fyrst er tað pállareynatøku
ja takk fyri formaðurin tað er til hetta við gjøgnumskygdum sum bjørt samensener inniá altso fyrr var tað soleiðis at hevði tú hug og evnir at fiska so fór ta út at fiska men soleiðis sum lóggávurnir skriva saman í dag so er tað ómetaliga fløkja seg tú skalt næstan vera løgfrøðingur fyrst áðrenn tú yvirhøvur kann hugsa tær at fara út at fiska fisun eg taki bara heilt stutt úr broytingarupskotini verður skrivað av kvotunum varð svartskjafti norðurasellu makreli sambært stykki fjúrtan grein fjúrtan stykki eitt og grein fimtan rættindi sambært grein seytjan verað í minsta lagð hálvtrýss prosent lat til vinnuligar royndirog verkætlanir eg havi við sær menning nýskaparug virðisøking eg kundi forseta sama stíliga at reglubrotið er ein eini seytjan átjan reglu bara um eina lítla broyting eingin ongan livandi kjans hevur ein vanligur føroysu fiskimaður at finna útav hvat er galdandi fyri hansara viðkomandi takk fyri
ha
takk fyri pollareynatøku upúrarætt og so eru nøkur ting sum koma afturat sum gera tað enn meira avbjóðandi at atiat skilja lóggávuna eftir hondini hon er ein stórur flokistampur og eg skal ikki pástanda at undanfarna lóggáva var einfølt hon var eisini rímiliga komplinsera hendan er bara nógv verri og eitt útgavsstøði er tá ið mann fer at gera hesa her eg staðin fyri bara at kalla tað menningarkvotur sum tar æt í undanfarnu lóg so kallar mann tað nú kvotur til vinnuligar royndir og verkætlanir og so úttolar mann tað við forseljigum øðrum altso undantøkum men útgansstøði fyrihesar kvoturnar er kann sama og skuldi upprunaliga vera sama mongd sum undanfarna samgonga setti altso tað skuldi ikki vera minni enn tað men eg veitik um nakar dag at dugra gjøgnumskoða hvat nú er eftirlesa vinnuliga verkætlaninar o royndirnar og um ætlanin er at nakað skal vera eftir um eitt ár ella tvey ella trý eg haldi ikki nakar inni her kann leggja hondina á hjartað og siga at tey síggja tað klárt fyri
ja so er tað aksel johansen
ja takk fyri tað er sekstan mánaðir síðani at løgtingssamtrygdi at landsstýrismaðurin var samgonga samt til landsstýrismaðurin skuldi fáa fríar heimildir at geva taka kvotur út til vinnuligar royndir og menning sekstan mánaðir tann landsmaðurin situr nú hann segði farna vælskoy at hann skuldi klára menningarkvotuna fyri á part nú sekstan mánaðir fær hann ikki gjørt tað enn hvat heldur forkvinnan í vinnulætinum tað og hann hevur fingið eitt tilmæli frá sínari fyrisiting sum hann er havnað tann ikki nøgdur við tað er tað tí at onkur sum hann ella flokkurin hjá honum vit hava skulu hava hesa kvotuna ikki fingiddar ella hvat er orsøkin til at hon er havnað tilmæli frá sínari fyrisiting
so er tað bjørt samelsen
takk fyri nei hann segði ikki hvønn fyrabata sum onkur segði eg klári ikki at svara vegna landsstýrismannin men eg veit bara at tað er heilt ótrúliga væl sloppið at mann kann loypa eitt heilt ár um at mann kann loypa á tvey ár um og ikki fáa avgreitt tey tingini mann ætlar sær og og og so kann mann sleppa væl frá tí altso undanfarna landsstýrismaður í fiskivinmálinum eg haldi tað bleiv gjørdi ein sending um dagin um hesar menningarkvoturnar tað tók eitt sinur langa tíð at avgreiða so nei tað er ein partur av sum manglagjøgnumskignum eingin okkum her veit hví landsstýrismaðurin ikkihann hann segði so øgiliga skrásikkurt tá at hetta verður ein fyrisitingarliga avgerð og fyrisitingin skal gera hetta her men tað gjørdi fyrisitingini hjáhoni so og hvat hendi hann kovvdømdta og vit síggja at samgongan hevur bakkað fyri høvuðsprinsippinum sum tey gjørdu øgiliga nógv burtur úr um allur fiskur skuldu blandast í føroyum tað skal hann ikki longur vit síggja nú ið veiðugjaldinum tað er akkurát blivi útskotið eitt heilt ár afturat og vit síggja nú eisini hesari lóggávuni um at bakka frá tí sum hann segði mátti vera tað viktigasta av øllum at tað ikki vórðu nøkur veiðuloyvi uttan at tey vóru knýtt at skipum so eg veit ikki hetta vísir eina samgongu ógvuliga nógv í iva um sín egna fiskivinnupolitikk takkfyri
so er tað bjarni hammer sum fær tað við møllum
takfyri hara formaður jv heldur tað stóra herrópi var ei tryggar karmar til vinnuna til fiskivinnuna a ka heldur bjørt eta tryggar karmar tá ið mann sum tær veita sum tað eitust at veita tá ið n fløkistampurin í lógini sum var hann var torgreiður áðrenn men hann er blivin munandi munandi verri nú umframt nú kemur hann inn við nakar sum eidu fyribils veigilívur veiðilívini eittannastað á skipini menningarkvoturnar har hendur simpultann einki altso einki ogm mann gloymir tað at tað stendur einum orgulinir av fólki og bíðar eftir hesum er at fáa svar man hoyrir einki og ikki at snakka um tilfeingisgjørd nú stata t at setast í gongd fyrsta august í tvey túsund og tveyogtjúgu altso kanska eitt eitt ár upp undir eitt val tað er ótrúligani ja eg vet ikkivatmann kann siga tað tragiskt at hoyra vat er hvat alt tað sum tey ætlaði at gera og hvat eðr blivið gjørt higartil takk fyri harra formaður
bjørt samuelsen
ja eg má so siga akkurát sum er at eg haldi at mann hevur mann hevur fubbað eitt heilt fólkaræði altso mann vann valiga upp á at pástanda einki skil var í lóggávuni og fiskivinnupolitikkinum hjá undanfarnu samgongu um mann hevur innført eina lóggávu sum man hevur broytt ferð aftan á ferð aftan á ferð hvussu nógvar ferðir oghendan lóggávan ikki varði fyri tingið í hesar sekstan mánaðirnar og tað er ein stórur fløkistampur visti hetta er tryggir karmar so má eg bara siga altso fløkistampur til vinnuna tað er tað sum samgongan hevur givið fiskivinnuni takk fyriso er tað
á han dal sum fær at

jóhan dahl fær eina viðmerking ja eg hugsaði at at bjørt tosar snátt um tað her við at mann útdeilir til útvaldar hatta kenni eg ikki hevði søkist til men eg minnist frá síttu samgongu sær ein serfrøðingabólkur og deildi skuldu deila menniskakvótur út tá tók fleiri mánaðir áðrenn landsins maður fekk sett síni fingramerkjur á menniskarkvoturnar og deiltir út til ávís økjur hava millum at vestmanna og miðvágur har tjóðveldis og umboð vóru vórðu livandi og búði tey sum vóru ørshús til at tey kvoturnar vóru har eg tikið tað allir út til til nøkur útvald meira enn kanska hon kann siga stendri hesum eru uppskoturnir bjørt samuelsen
takk fyri ø tá ið eg sigi tað ella tá ið ið ið meirilutin í sínum áliti sigur at tað sær út sum mann vil deila út síni úrvaldi so kemur tað beinleiðis av til jóhandal gjøgnum formannin at landsstýrismaðurin hevur valt ikki at lurtað eftir tí sum hann segði hann fór at lurta efti hann segði hann fór at lata sínaumsiting deila hesaher menningarkvoturnar út og so fór mann fór hann at lurta eftir tí tað gjørdi hann ikki og tí var einki býtt út í fjør og eg havi ongan tørv á at munnhøygdast við johandal eg haldi avgjørt ikki alt vær perfekt undr undanfarna samgongu og absolutt heldur ikki býttu hav menningarkvotum men tað var soheast alt ein bólkur sum sat og gjørdi tað eg var ikki við til at gera býta nakrar menningarkvotur út so mikið kann eg siga men tað sum eg pongin hjá mær er tað at vit kunnu ikki bjóða vinnuni hetta slagið av lóggávu altso her eru yvirskriftir sum yvurhøvur ikki at halda tí mann longu hevur klárar t úttolað alt tað sum er undir eftær í yvirskriftini um hesar stóru nøgdirnar sum upprunaliga skuldu vera til vinnuligar verkætlanir og og og royndir ella hvat søðrðum tað eitur nú og eg jóhan dáal má vera samdrvi mær í hetta er ikki rætt tat tað skal síggja ses út fy ló fyri vinnuna hetta er alt alt alt ov rótigt takk fyri
ja takk fyri næstu røðara er jakup mikkelsen ger so væl
takk fyri harra formaður søgan vísir okkum at tá ið ein revolvitión verður framd í einum landi so henda nógvar broytingar stórar biltingar og tað verður øgiliga nógv sum verður brotið niður sum evur havt stórt virði og tað tekur drúgvað tíð at byggja uppaftur vit kenna onkra revulitión sum tað kanska tók meira enn hundrað ár hjá einum landi at koma fyri seg aftur meðan aðrar revitiónir kanska ikki hava havt sokraftiga ávirkan á onkur lond vit upplivdu eina revolitión í seinastu samgongu tjóðveldið javnaðarflokkurin og framsókn framdi eina revolitión innan fyri føroyska fiskivinnuni sum skapti ótta iva og bivan og ótryggleika

tann samgongan fór inn og tók fimmogtjúgu prosent ja onkur kallaði tað var stuldur tók fimmogtjúgu prosent frá verandi aktørum teir sum vóru í fiskivinnuni hesi fimmogtjúgu prosentini blivu býtt upp í eina uppboðssølu fimtan prosent sum bleiv ein katastrofa fyri ja sum faktiskt yvirhøvur ikki fungeraði upp á nakran máta og tað haldi øll eiga at viðurkenna og síggja í dag hini prosentini tey blivu býtt út til menningarkvotur og har vóru nakar treytir við jú har var onkur øki í føroyum sum skuldu útlukkast norðoyggjar eysturoyggin skuldi ikki sleppa upp í part og eg fari ikki at siga her í dag at tað bleiv býtt út til vinir kenningar tí tað er at fara forilla við teimum fóltunum sum hava sagt og hava fingið menningarhotur tí tey fólkini hava absolutt einki sgott gjørt tey hava gjørt tað sum lógug reglur loyvdu teimum men politiskt gjørdu mann nakað sum absolutt ikki var skilagott vit hava nú sæð hesar menningarkvoturnar verað handlaðar og tað vistu vit frammanundan at tað fór at henda vit sógu at tað vóru settar treytir við hesar menningarkvoturnar sum í fleiri førum als ikki er yvirhildirnar í øllum førum stóru partar av teimum treytunum men tað var so segði hann mann setti blinda eyga fyri eg kundi blivið við at tosa um hesa vanlækna fyri føroyska fiskivinnunimen ístaðin fyri fari eg heldur at venda eyguni á at hendan samgongan sum vit lovaðu til valið fór at broyta fiskivinnulóggávuna sum undanfarna samgonga samtykti og vit fingu eina nýggja sjófeingislóg og tað má eg siga at fiskimálaráðrog fiskimálaráðið fóru skjótt at og og tað er oftani fortreytin fyri at kula fáa úrslit tí tað at tað hendi nakað og tað hendi skjótt og tað var framúr gott og tað gjørdi at okkara høvuðsvinna fekk mót upp á lívið aftur og byrjaði at gera íløgur í nýggj skip og vit síggja at tað eru nógv skip fyri fleiri hundraðog talvs milliónir sum eru í ger í løtuni

men aftan á hesa reulitiónina sat henda samgongan eftir við einari suppu sum æt menningarkvotur og uppboðssøla og vissi eg skal siga akkurát sum her at tað var óalmindiliga trupult at finna av hvussu vit skuldu argera fyri at sleppa burtur úr hesari og tað bleiv so semjagjørd um ymisk viðurskifti og eg má siga at lítið og einki av tí sum eg gjørt er eftir mínum tykki í ordan eg má siga akkurát sum er at men trupulleikin at hontera hetta her er absolutt ikki serliga nevnt og nú sita vit ein partur evr býtt út til menningarkvotur og ein partur varð gjørt um til varandi loyvur og so víðari so víðari og nú er ein ískoytiskvota eisini sæðt út til ein part av av tí flotanum sum hevði kanska eitt sindur lakar møguleikar og so er hendan her restin sum eitur vinnuligar royndir og verkætlanir eftir sum eru kvotur kanska sum hava ett virði fyri eini hundrað o tvey hundrað milliónir og tær skulu út úr tí politiska sisteminum so kemur eitt uppskot frá fiskimálaráðnum og eg má siga akkurát sum hær at har vóru viðurskiftir sum mær slett ikki dámdi altso bara at lesa eina reglu sum sigur at nú skal vera møguleiki fyri at geva kvotur frá tí almenna til at keypa skip fyrr altso tað er totalt óserjøst í mínari ferð altso skal mann fáa ein persón inn í føroyska fiskivinnuni sum ongar pengar eiður og sum einki skip eiður men vit geva eina kvotu til at keypa skipfirði og so kanska mann kann koma víðari altso visti eg ikki skurrar í oyrunum hjá øllum tingfólkum so okkurt galið í oyrunum

eg má siga tað at har er eisini eitt ting sum mær ikki dámd og eg havi fráboðað hesum her eg standi ikki at siga eftir fyrstu ferð eg fráboðaði hesum viðurskiftunum áðrenn málið nakrantíð komin niðan løgtingi men málið komunin á løgtingi og hóast tað sum eg hevði fráboðað at eg ikki kundi taka undir við tað eri sjálvandi óguliga skuffaður av men tað at mann gongur upp á kompromi tí politikki sum fólkaflokkurin samgongan hevur staðið fyri og tað er at veiðuloyvini og stálik skulu knýtast at hvørjum øðrum men í royndini at sleppa av við hesi tonsini sum vit hava arvað frá undanfarni samgongu so er mann begentur at gera ting sum mær persónliga slett ikki dámar men eg má bara viðurkenna at tað ræður um at fáa hesi tonsini út vit kunnu ikki lata tay liggja út í fiskimálaráðnum tí so verður hesi esitonslin ikki fiskaði og tað er heldur ikki nakað vit kunnu liva við og tí má eg siga at fyri mítt viðkomandi hevði tað verið ógvuliga gott vistu landsstýrismaðurin hevði kunnað býtt hesi tonsini út eina ferð ið alla út úr politiska steminum og so latið vinnuna tikið sær av og roynt at fóta sær so frægt sum tað bar til vónandi hevði tað gingið væl hjá teimum sum vit fingu hetta her men teinki tykkum til fimmogtjúgu prosent blivu tikin frá verandi aktørunum og tey blivu býtt út serliga kanska til sunnara part av føroyum í tí partinum í tí partinum vóru ein stórur partur avs tons kom frá frammanundan verandi aktørarar høvdu keypt hesa loyvinu syri hundrað tals milliónir og so fekk mann politisk inn og tekur hesi fimmogtjúgu prosentini frá verandi aktøruum og letur økinum sum frammanundan høvdu selt hesi loyvini tað uttan eitt oyra altso visu nakað rættvísi er til í hjørtun á tingfólki so eigur mann at viðurkenna tað annars hevur mann einki hjartað

eg má siga akkurát sum ær at tað er so nógv órættvísi og tað er so nógv irrrationalitetur í tí sum er hent aftaná reulitiónina hjá tjóðveldi javnaðarflokkinum og framsókn at tað tað kostar okkum ógvuliga dýrt tí at vit sita við hesari suppuni og hon er bara nakað so ófatiliga trupul at hontera tað sum hann ger tað er ikki nóg gott óansæ hvat vit gera er ikki nóg gott og eg eg kveppist við at skula samtykkja eitt sovorðt uppskot men eg veit bara ikkihvat alternativi er og eg má siga at tú verður víst á hetta her uppskoti sum á flokintá og eg má siga tað eg skilji tað ikki eg trúgvi iki nakar inni her skilir tað eg trúgvi ikki nakar tey sum hava gjørt hett uppskot skilja tað og so annmann siga tað er totalt óserjøst at samtykkja sovorðnta uppskot tí mann ikki kendir avleikan av tí men tað sum vit vita er at hvat ætlanin er og hvat ynski er og tí kann mann siga visu vit eru heppin so kanska at tað fer at verða ókey tá ið avtodnar men tað er eitt ljós í myrkrinum og tað er tað at okkara fiskimálaráðhri hevur fráboðað sagt mær frá hvussu er øðrum at longu til hestar og eg haldi at fiskimálaráð er far í gongd við tað so fer at arbeiða í gongd at fáa gjørt allar hesar lógur og ásetingar munandi greiðari enn tær eru og tað gleðir meg til og eg hopi at landssýrismaðurin tá eisini kemur við einari broytingsger at tað tær kvotur sum í dag eru inni í fiskimálaráðnum at tað verða avhendaðar og tað verða ð tað ongantíð síggja dagsins ljós aftur í politiskum hondum latið vinnulívið føra vinnulív lat politikararnir føra politikk takk fyri
ja so eru nakrar viðmerkingar bjørkt sámal sannfest
takk fyri ja góðan mamma tað var ikki fakta er at undanfarna samgonga setti í gildi í eina lóggávu sum hevði nakrar menningarkvotur tann partuin av kvotunum tað bleiv býtt út til eitt og trý og fýra ára loyvir ein lítil partur var latin út í fýra ára loyvir samgongan avtók ta lóggávuna tað vil siga at tey kundu havt útfasað allar menningarkvoturnar yvir hesi trý árini eitt ár afturat so høvdi tað verið úti so at standa her uppástanda at tann suppan ella tann vallgreyturin sum hetta er nú hevur nakað sum helst at gera við undanfarna samgongu at gera tað er simpultn i fekni ús orsaka meg tí tit kundu bara havt útfasins a menningarkvotuna í staðin fyri so hav tit bygt eina heila lóggávu upp á nakað sum eitar vinnuligar royndir og verkætlanir sum ikki skal vera vinnuligar royndir og verkætlanir allíkavæl sum jágum mikkesen akkurat sigur og tá blívur ta eitt sindur lógarljuskt tá mann kallar tað nakað í eina lóggávu eg so ger naka
japon mikkelsen
bjørt samulsen kann siga hvat hon vil men hetta er ein reguligur suppa ein fløkjastampur sum vit arvaðu sum vit nú onkursvegna skulu sleppa okkum fáa upp á pláss og tað er næstan eingin útrivi fyri at gera tað ordiligt eg haldi eg noyðist at siga tað fekk ikki tíð til og tað er at tað er eitt álit komið frá joandal beinir johannesen og mær sjálvum og egtað eri beinleiðis av misgávun at mítt navn stendir at g havi ikki skriva undir álitið og og tað er tí eg veit ikki hvat ta tað er fyri nakað menav misgávunum stendur mítt navn har og men eg havi sá altso ikki skrivað undir hatta álitið er ikki fyri í tí men eg eri í tí ógvuliga ógvuliga trupul støðu at eg áni ikki hvat eg skal gera men eg vóni at tað sum intensiónirnar í uppskotunum er at tær fara at bera mál og tí fari eg sjálvandi at atskøða fyri tí men men hetta er ikki tann rætti mátin at føra
ura politúgva hetta er heldur ikki mátin at gera lógarumskapa har ið sjálvt juristarnir taka øll hugsandi fyrivarni so er tað jóannes joensen sum fær ein viðmerking
arformaður ja nú hoyrdi eg undanfarna røðara siga ella jákumd mikkelsen siga at eg veit ikki eg hoyris rætt at jakup mikkesen sigur at menningarkvoturnar í vágum sum eru føroyskar burturav føroyingar burturav og sum hava havt stór milliónag yvirskot beinanvegin og hava rindað landinumum partafelagsskatt og rinda á nógv í skatti eisini á lokala økinum eru ein vanlukka ella ein vanlægna fyri samfelagið soleis hoyrdi eg hann siga tað fái ikki tl at stemma gso alai eg spyrja jakund mikkelsen undir bara tey sum hannkennir og norðoyingar sum duga at fiska
jakom mikkelsa jóhannes
nei jóhannes jónse eg veit at sjálvandi er tað onnur sum tú fiska og við teimum fiskiskipinum sum nú er útgjørdu í eysturoynna í norðoyggjum eru nógvir vágamenn ov nógvir suðuroyingar fólk úr øllum landinum dugnalig fólk so tað er einki tað at gera men eg havi ikki sagt at eg havi ikki nevnt eit reiðarí í vágunum eg segði sunnagjørt kanska vága mær koma undir tað men ja tað er nakað heilt annað tað sum er ein vanlækna tað er at vit arva eina sovorðna suppu millum annað frá javnaðarflokkinum sum mann hevur ógvuliga trupult við at hontera tí óansøkai ger so ger mann ikki tað sum rætta her og tá ið jóhannes juonsen er inni áhesum her so kundi eg hugsa mær at hann u hann virkuliga helt tað at tað er rætt at mann frá politiskari síðu fer inn og tekur nøkur rættini frá nøkrum og vendar sær við og bítur út til onnur fyri einki hóast hundrað tals milliónir eru goldnar fyri tað sum tey rættini sum teir verandi aktørarur av haasum eg haldi ikki at tað er rætt
so er tað siri stenberg sum fær ein at viðmerkja
takk fyri harra formaður ja eg var ein av teimum sum helt tað var rætt at hava menningarkvotur og eisini serliga at mann hugsar um nýggjar aktørar tá ið mann eisini hevur hevur nýggjar kvotur soleiði sum eg hoyri jagun mikkelsen so tekur hann frástøðu frá uppskotunum sum tað fyri liggur og sigur eisini at hann heldur af tað óseriøst at samtykkja uppskotið og so er tað akkur sum hvussu skal mann so rokna við at at mann kan fáa eina breiða semju um tað tá samgongan ikki so mikið sum sjálv stendur aftan fyri eitta uppskoti tað haldi er nok so undarligt eg kundi hugsað mær t vita hvat tað er sum er ósemja úog og og hvat heldur jógu mikkasen um tað at mann hevur ikki klárað at býtt hasar kvoturnar út enn hvussu longur tíð er ikki farin nú sum kundi verið brúkt til menning av av av av fiskiskapi og øðrum har einki er hent um mann hevði ein øgiligan ágangu ong u heydal tí teir tók nakrar mánaðir nú e tað tikið yvir ár um mann hoyrir ikki eitt orð tað haldi eg lítharsligt at mann ikiskal kunna fáa kvoturnar út at eta tíman politiskt er ósamdur um hvør skuld hava tær

so tað er eg haldi eg havi greitt frá øllum tí sum sigur stenberg spyr um í í sínum spurningum í mínari talu men eg má siga akkurát s mær at at ein orsøk til at vit eru í tí støðum sum er nú tað er tí at vit hava arvað nakrar menningarkonur og einum uppboðssølu frá undanfarnu samgongu sum bara er so ótrúliga trupular við at gera kanska tann greiðasti mátin hevði verið at sagt tað at teimum ú altíð koma inn aftur lata fara aftur har sum tað hoyrdi heima eg veit ikki um um eg havi einki ímóti tí ógvuliga positiva hugtakinum um nýggjar aktørar men olvar tosa altso eg veit ikki um nakar tor at siga t her inni men tað er ikki frítt at mann hoyrir tað aðrastaðni at tað eisini gongur út uppá kanska møguleikan at fáa ein stóran kekk frá tí almenna eftir tí politikkinum sum undanfarna samgongan hoyrdi
øl v johannesen fólkaflokkur
gjøn jakup mikkelsen og onkur aðrir kritiseraðu nokk so nógv undan farna landstýrsmann fiskivinnumánn høgna hoydal at tað gekk so leingi at fáa útdóttusær venjingarvoturnar tað var kanska ein ávísur kritikkur sum var rættvísir tj á gekk lang tíð men tað kom hsar av sumri bæði veytúsnd og átjan tvey túun o nítjan og tann sum situr í landstýrismánum nú í fiskivinnumánum jakobd vestergaard hann var harðast kritikkinum hann segði taka honum ein fyrra part at deila kvoturnar út nú hevur hann sitið í seks hundrað fyrrapart og enn er tann fyrraparturin sum hann skal deila kvoturnar út ikki komin hvat heldur jakun mikkelsen um tað
missan tey øgilg
vlga lítið um tað fyri at siga akkurát sum ær og og stóð tað til jaku vestegaard so hevan leggi hann býtt hesar kvoturnar út tað er eg sannførdur um tí er tað nakar sum ikki a ynskja at hava hasar kvoturnar elli fiskimálla so er tað akkurát jaku vestegaard men problemið stendur í tí at at hetta er blivin ein so kompliserað og innviklað sæð hvussu mann skann gera hetta her ein so rættvísan góðan máta at tað finst eingin góð loysn og tí er tað so frostrerandi og tí er mann følr man seg hjálpaleysan í og út um allar endar og kantar og tí havi eg bara eitt ynski og tað er tað at landsstoýrismaðurin fær hasar kvoturnar út úr húsunum og at hann ongantíð sær har aftur so
tað tað er gjørt so er friðir men beginnur mann upp á at deila út og tað so endar við at at kvotan kom inn aftur tí onkur ikki klárar seg og so víðari so víðari tað verður tann tað verður sami sama suppa sum vit arbeiða frá tjóðveldi og javnaðarflokkinum og framsóknso fær biljustinusen eina viðmerking
takkfyr har formaður ja eg másig eri samdur ið nøgvum v tí sum jaku mikkelsen før fram haldi tó at tað er týdningarmikið at mann í fiskivinnulógini hevur eitt øki hvar ið allir føroyingar hava møguleikar fyri at kunna bjóða seg fram at royna nýggjar leiðir altso vit kunnu taka reyðafti tunfisk og annað men í hesum lógaruppskotum virkar tað sum mann blanda tingini ølja nógv saman og at mann sigur tað virkar sum at at mann onkursvegna blanda tað saman at vissi onkur ætlar sær í holt við eina nýggja royndarverkætlan so skal hann kunna fáa ein kekk frá landsstýrismanninum til vanligan fiskiskap at kunna keypa sær skip og tað skal vera so mikið nógv at hann at landsstýrismaðurin metir at hann hevur ráð at betala skipið aftur við teimum kvotunm sum hann fær er tað soleiði tað skal skiljast nú situr jáku mikkelsen vinnunevndini og og hesin teksturin er nokk so trupul at skilja er tað tað
jákop mikkelsen
n fmr l spurningi illiosinussen so er svari ja tað er tað sum stendur í tekstinum hvussu og eg eri púra samdur við billiosinussen í at vissu vit ikki hava tað liðiligu heitina í okkara fiskivinnu at tað er møguleiki vissi onkur persónur sær særa einmøguleika ella uppdaðar ein møguleika sum sum kann blíva til eina eina vinnu til dømis eitt nýtt fiskaslag av einorlellag so skal sjálvandi vera møguleika ha honum at koma framat og hann hevur teir møguleikaanær dag og teið man tosa um nýggjar aktørar tað er hvør einansti dagur sum gongur er møguleiki hjá nýggjum aktøruna koma inn í føroyska fiskivinnu hvør eina tað er skip til sølur hvønn dag alt hetta snakkið um at vit skulu geva kvoter fyri hálvfjerðs milliónir fyri einki fyri at fáa ein ein nýggjan aktør tað er eg skeist visti onkur veruligar vegin sleppa inn í føroyska fiskivinnu so er møguleikin hvønn eina tr-skipisølu hvønn dag og og tað er skipað at fáa eisini fyri ein kostnað sum ikki er høvur
iki fleiri viðmerkingar og næsti røðari er jóhan dahl ger so væl
tann parturin av lógaruppskotnum sjófeingi sum bleiv liggjandi eftir faktisk í fjør samband við vinnuligar royndar og verkætlanir sum bleiv tikið burtu úr lógini í desemburmánað tí mann metti tað at tað var neyðugt at viðgera tað meira nágreiniligt sum a seta so blivið eg haldi mann hevur tendens til at kompensera hetta her málið nógv meira enn tað er neyðugt tí tað snýr seg í tí stutta og heila um tað at tað er ein ávís mongd av rættindum sum eru avsettar til vinnuliga royndir og verkætlanim sum var menningarkvøtur fyrr eisini sum an kann kalla tað tað sum mann vil hava at aktørar nýggjur aktørar nýggjar nýggj hugskot skul a hava møguleikar til at kunna fáa atgongd til upp á ein máta soleiðis at tað ber til at fáa eina verkætlan til at kunna virka á tí grundarlagi sumann ætlar nevniliga vinnuligt

við verandi lóggáva sum kemur í gildi pær fyrsta januar í tjúgu tveyogtjúgu so verður jú loyviog rættindini knýtt á stálunum aftur og fyri at gera tingini møgulig og smidlig og brúkbar fyri teir sum og tey sum evindelkuliga fáa nøkur rættindur til at prøva nakrar royndir av tað kann vera seg eitt nýtt vinnutól sum okur ikki hava í føroyum í dag til dømis tað kann vera ein snurribólsbátur til at veiða kanska makrel við ella okkurt annað fiskaslag sum mann finnur út av í nroyndarætlanin skal kunna fungera tað kann vera eitt annað fiskifær sum sum er egnað til eina ávís eina ávísa veiðu innan fyri tað apulagiska sum kvanska kann menna tingini betri en mann ger í tag og sum vísar víðari o so víðari so skalt tú altso hava rættindini soleiðis at tú fyr at veiðiloyvir tú má hava veiðilyvir fyi at kuna at fáa fatur í í tí aftan á firsta januar ella másk snyta av stálin altsor einan øðrum skipi so eg skilji væl tá ið landsmaðuin sigur tað lat okkum í hesi periotini mamann hevur í upp til fimm ár møguleikar il a til at fáa hesi rættindini og visti tað vísir seg at rættindini eru burðardygg ogu kunna brúkast ja so verður tað loyvi møguligt at fáa eitt sum eitt varandi loyvi og tað vil siga tað saman sum tað at tá skalu loyvi at eisini hava eitt veðiloyvi fyri at kunna at virka upp á normalar treytir sum øll onnur fiskiførog veiðiloyvur í hesum landinum tí úll er í heims eru lógini landssmaðurin sigur so í hesum uppskotnum tað ja men veiðuloyvi eins væl og tað rættindir tær hava mín havi jú prógva sínar dygd og við tað at tú skal kunna fiska so fert tú ein fyribils veiðuloivi tavisiga ta veiðlevið galdandi fyri teg so leingi sum tú veiður og tað gevur tær eisini møguleikar til at kanska visti møguligt at keypa teg meira rættindur fyri okkum at fáa tína verkætlanin hundrað prosent burðardygdur okur vita øll tað at per fyrsta januar tjúgu tveyogtjúgu tá verða øll rættindur knýtt á stálunum okur vita eisini m tað at lýniskip og partrollarar hava eina rúgvu av makreli sum teir hava fingið til gávus frá myndugleikunum fyri at klára seg betri tað vil siga mann roynir at halda lívið kanska í nøkrum sum kanska ikki klára seg annars við uttan at fáa selt nakað makrelkvødu til til til verandi pelagdiska flotan eg kann ger út frá tí at ein partur av teimum rættindunum samnuvís blíva seld eisini og tá hava millum annað hesir eisini møguleikar til atkunna t fara og ogna sær nøkur nakrar eginkvotur vistu tað tað snýr seg um vist tað so vísir seg at hesi loyvini ikki kunna bera tað so fella rættindini altso tey rættindin man hevi fingið tal upp á ella vinnuliga loyvi aftur til til landið tað sama ke veiðuloyvið tað fyllur burtur og hevur tann rættindahavaran sum hevur keypt seg nakað tá keyptsinnugurættin so má hann eisini syrgja fyri a sleppa sær av tær rættindini taðvl seg at selja tað soleiðs atat her skrivas samanso

táið ið so ein partur av míni samgongu jágum mikkelsen hevur so øgiliga ilt við at summir fáa nakað fyri einki so veit eg ikki ordiliga hvar hann hevur tað í tí at okur hava tííina lóggávu sum sigur tað at tú tú kanst søkja um at fáa nøkur rættindir sum eru møgulig og sjálvandi tá ið tú fingið rættindini so kemur tú væl eisini til at betala tá tað koyrir sum tað skal veiðugjøld og tað sum annars skal av teiu o vu hava eisini dømi um reiðaríið sum hava keypt sær kvotur eftir menningarleistunum og hava teg fram til tjúgu trýogtjúgu og teir fáa tær rættindini aftanafturat fyri einki ú veit iki vussu rættu vussu taðir meni tað sum minnilutin sigur í sambandi við uppskoti tað er tað ati okur meta tað at tá okur hava við nýhugsan í vinnuligum verkætlani at gera so er tað umráðandi at okur hava neyuva fleksibilitetin til at fáa tað vinnutólið sum er best egnað til endamálið í hvørjum einstøkum føru

tað vil siga tað samas tað at í veruleikanum ikki skal verða noydur til at ella tvingaðu til at knýta teg at eini eini verandi fiskifari sum tú kanska veit at fyrsta januar tjúgu tveyogtjútus so hevdu ongan kjans l ligt at hava tenu rættindnum meir tí tá endar tað í eini í einum klumpi hjá hjá onkrum øðrum tí gev mann hetta metilinir og sigar tað tú skalt hava møguleika til at fáa tit egna tól ogtú skalt hava møguleikar til at kunna veiða og tú skalthava eisini kuna hava møguleikar til í teperiotum tú nú roynir at fáa sær verk tlan a at fungera teir kunna fáa ter meira rættindur og til tað sama sum allur ar og gera hyggur mei eftir katri johanel til dømis og og vestmenningum so fara teirt arbeiða saman kant egút fá tað tygdina at fungera og tir hava fingið rættindur frá tí almenna fyri einki men men men men tað sigur tað ki ringan fyri hetta e heta e rættindi sum teir hyvdu møguleikar at fáa fatur í tei hava bvíst at tað fungerar tð kema pengar tað kemur avkast

tekniskt tí at ók fimm faktist ikki hevur nakað veiðlogur men so verð han tikin við sum ein teknikalitetur allari allaallar borðingini hvusso nevnir mann tæir tær greinarnir annar sum hava við kvotu av svarhódum makreli og og noyrðast at gerast sum er í í grein fjúrtan stykkja eitt grein fimtan og í rættindnum í grein seytjan sum eru ein partur av teimum rættindunum sum sum eru umfataði av júst hesuni reglunum um menningarkvotur sum eisini var hjá undanfarnu samgongu eg meini at teksturnin faktist venda samií gomlu lógina sum mann er í hesi lógini í samband við júst handan partin er ella hvussu gera tætt uppá at mán sigur tað at hálvtrýss prosent ferð til hesar mennulig vinnuligu royndirnar

tíðin er farin og og og og menn líkasum vera dømdir út frá evnum til at regla á vinnuni um hettir hesir hesar rættindini kunna fáa eitt eitt enda loyvi ela tá eri faktisku menningarkvoturnar í vær ð virkuliga eitni ella tær vinnuligu royndar groyndarætlaninr sum hesar herenn enn eru nevndtar útfasaðar so eri ikki silmmeir tá verður tað

í kvotun upp ella niður sum regulæra hvat sighesi loyvini hava og tað er eisini galdani fyritað loyvina sum er givin undir undanfarna so eg haldi sjálvandi at hetta her er ein máti til at kunna fáa nakrar aðrar aktørar inn ta tað mann vil

tí taki eg eisini undir við málinum tá tað er sagt so vil eg eisini siga tað at mann hevur kanska bæði undanfarna samgongu og jo okum sjálvum ivið vinstru hond givið nøkur rættindur út sum kanska ikki burdi verið givin út tí mann á tann hátt kunsti heldur nøkrum tingum á lívi sum kanska ikki burdi verið hildin á lívið og til at geva gratisk makrel til nøkur skip fyri at taka selja tað víðari fyri at fáa sær eitt betri lívsgrundarlag sum kanska ikki er eksistrerað tað so heldur o eldur ein rationaliserað ein flota at nlisorationalisera fáa ferri skip og fáa efektivari skip so hevur mann valt at geva nakað út soleiðis at at mann mnn fer at hjálparpakka í gásaðum sum eru nokk so nógvar milliónir verdir um árið og sum faktiskt eisini er kappingaravlærandi yviri i vinna áv landinum hjá teimum sum ikki hava skip tað haldi eg at okur eiga at fara hyga uppá og eg vóni sjálvandi tað at vinnan sum evur fyngi so gávuna frá landskassanum sjálv finnur út av kanska á rættindini endá hjá teimum aktørum sum veruligani kunna veiða hesi hesa fiskaslagið sum eitur makrelur og og harvið fáa gagnýtt aptomalt o tað er væl endamáli í tí heila og harvið eisini kema betala tað tilfeinstjaldið sum eita apetalt fiatil eg eri absolutt ikki eg eri absolutt ikki tiðlagari av sosialhjálp til vinnuna tí tað er tað sum okur hava givið nú um nógv so nógv ár til ávísa partar av vinnuni okur eiga heldur at tiðljga vinnuna syrgja fyri at honur verður streymuna og er meira effektiv ogu kanna klára seg við tað sum hevur fingið av rættindum á fiskidøgum og øðrum og harvið fungi er tað so sum at vinna eigur at fungera takfyri aformaður
ja takk so er tað viðmerkingar fyrst bjørt samuelsen
takk fyri nei eg ætlaði bara at spyrja jóhandal mást ikki bara kann lesa broytingaruppskotið tí at tað gjørdi okkum mikksen ikki og tingivið í horsten so kundi tikið og listað upp so kundu tingfól kanska tikið støðu til um tey um tey haldandi fløgt ella ikki ella um tey halda tey skilja tað ið sigi tað ikki fiðgjay gjøldug men bara fyri a tey líkasum fáa sum mundu lesa silvurrold upp so fær mann kanska hvat tað inniber takk fyri

ja takk fyri harra formaður nú nú veit eg ikki um bjørt samansen út uppá at fáa meg hava in sona spitokk her á hanasindur røðarapalli men men tað verður ikki bjørt samelsen eg eg eg vil heita á tey sum hava hug til at at fara at lesa at eg noyiski at lesa hesa tekstirna uppá ein minutt tað vavrdi verið sum tey biliundirheldur við mæg og kartin alment at tað verða eit sorun spitokk tað verurtað ikki so eg vil heita á tey sum hava hug til at lesa uppskotiðum at fara inn á á løgtingsins heimasíðu og finna løgtingsmál nummar hundandi har stendur o teimmum broytingartekstunum í hon er øgiliga einkult í veruleikanum og hon hon er slettis ikki ring at skilja
tað fr vorði ja so er tað uni rasmussen sum fær einar viðmerking ger so væl
takk fyri nei eg hugsaði bara um tá ið bjørt samuelsen snakkar um at at kalla lógurnar í mun til tað sum tar eru gott
ja ta bíðatað má vera friður í tingsalinum vit hoyra ikki hvat ið røðarin sigur so fær uni rasmussen orðið ja eg hugsaði um tá ið bjørt samelsen snakkar um at kalla lógurnar fyri tað sum man í veruleikanum ætlað við teimuni tá hugsaði at tá snakkarin sikkurt mest um hvat tey gjørdu sjálvir úr undanfarnu samgongu at kalla tað fyri fyrimenningarkvotur tá ið tað í veruleikanum er økiskvotur tit hevði faktiskt slett einki við menning av fiskiskapi ella nakað sovorðt að gera og tá ið mann so hevði gjørt reglar um hvør skuldi fáa hesar kvoturnar so sá malhaba tar byrja uum veasi árinú so so er tað tað sum hendur at vit bjargataks resikarin oa tar mikla tim ein løkia yvfól í græðari an mann kann reiða fja takk fyri so er tað jóhandalja
takk fyri oni unirassu fyri viðmerkingina jú men hetta er júst tað altso í síðstu samgongu hevðirmann eitn serfrøðingarbólt sum sum skuldu eitasta sita og kunna býtakvotur út til menning eg veitikkihvusu nókur fari til menning tí tað mesta fór jú til vanligan fiskiskap sum annars verður gjørdur dagliga runt um kring tað er ikki nøkur menning ítí um at landa svasthatrin til gán í fuglafjørði so sum sum øll onnur gera ella til til til til tað so so eg dugi ikkiat síggja tan stóra tann stóra menniskjin er tí nakað fór til vestmannalivu frystin har heilt ellaavrýta tað kanst hon gera nógvastaðni aðrastaðni eisini men tað er jú júst tað sið eg eri eg mannknn kalla barniðen spka ella kaltað spakan fyri at spaka hetta er í økiskvoti hetta er tað mann vild sfullanøkum økinum við nøkrum kvotum tað r tað mann gjørdi í síðstu samgongu mann fór til vestumanna fór til miðvágs eg undemda væl ata heilt væl okur burdu kanska í tvey túsund og trettan havt gjørt ta býti sum var rætt og tað var tað at býtt tempulagsk kvoturnar út nógv betri og meira rættvíst enn tað bleiv gjørt í trettan eg gevi okum sjálvum søgdu samgonguna alla skylduna fyri t katastrofuna sum er í fiskivinnuni tí at veraliga daktørar fingu alt for nógv av tonsum í tvey túsund og trettan íg mun til
hvt teyn burdi fingið ja takk so er tað johannes joensen
takfyriha formaður eg eri samdu jóandal í tí at at menningarkvoturnar flyta í økiskvotur og tað veit mann tað er tað sum reelt tað er tí vistu man iki klárar at menna tá i mann hevur menna nakað sá teimum hevr tjúgu prosent av allari fiskivinnuni so at tú fært ein lítlan bita hví skalt eú klára at menna tað tá men eg hugsi um at mann má geva loyvi her fer fyrsta januar í næsta ár at at tá ið stálið skal tangjast at veiðloyvini at mann loyvir at samstarva og at mann ikki ger treytirnar fyri samstarvið so torførar at tað ikki letur seg gera tí ofta er tað vist tú hevur tvær kvotur so kanst tú gott samstarva um um eitt skip í í hesum førinum vesturvágum um vestmanna er tað upplagt at mann ger taðtakk fyri
jóandal formaður
altso soleiðis sum eg skilji fiskivinlógana sum liggur á borðinum so ver taðikki møguligt so verður aso skal skulu rættindi knýtast á sálin ella seljast tað er tað har okur eru í løtuni so spurningur er um tað kann gerast saka tí hetta veit ikki eg haldi sjálvur tað at tað r upplagt sjálvandi at tað felags um vestmanna og omiðbák sum hava arbeiðt sama at tað tað finna leist ta tað tað tað er upplagt tað men tað verður tað er eisini tí at hesin júst hendan her lógin fer eitt fyribilst veiðloyv við knýtt at tað e fyri at umg kang ansta akkurát hatta har og fyri at geva møguleikar fyri at tú skalt kunna tá ið tú kemurdi fyrsta januar fygí túgu og teyogtjúgu eisini vist tað verð loyvir og rættindi seld so høvdu møguleikar at vital at keypa fyri at fáa eitt betri grundarlag enn kanska akkurát tað sum er ha men treytur sjávandi fyri at fáa rættindini her tað er tað at við trí hudú ferð her kann vísa á at tú verður grundarlag til at kuna liva víðari á uttan ant kgvava nakað afturat so í mínari verð
og eg snýr tað ikki í hesum her tá mann tosar um sildimarknilsfakki sum liggur á borðinum her so tosar tú kanska í mínum høvdi í mínum hugaheimi við sunnum fornufti um kanska tvey loyvir sum tú kanst fáa veitt til tvey ymisk økjur akkurát sum mann gjørt í vestmanna og miðvági so so hanga tingini saman annars fáa eg tey sløkkjarnar saman fær frá mær
formaður ja spurningurin jóann dahl er at tá ið tá ið hetta her hetta stýrið byrjaði og tann nýggja fiskinlokan var fyri so var tað eina ørgrynna av av krøvum og ynskjum frá áðrenn eg kundi taka undir fiskinum í skipanini nú er hvussu komin noks sirka hálvan veg av hesum skeiinum men metur metur jóann dahl at metur jóann dahl skal vera nøgdan við tað við tað sum er komið á borðið gjøgnum tíðina og serliga nú við teimum ynskjum sum hann hevði setti sum aftanastað setti upp á heikan í tvey túsundu nítjan takk fyri eg framman

eg segði j takfyri formaðr tað sum eg segði var ølga viktigtat var at fáa veiðugjøldini upp á pláss a fáa degar til at venda ræft gtað haldi eg ger í tað absolutt haldi eg tey gera tað kunna sjálvandi vera ting sum kunnu justerast til tað haldi eg mann okskul a fara at finna útav tað ivist eg slekki í men veiðugjøldini eru ú á eini støðði og hava erið tað faktik síðani tveytúsundog átjan eisini sum er nøktandi omanfyri trý hunra milliónir og tað er hvussu sær á sama støði sum undanfarna samgonga eisini hevði teg á og eg vænti sjálvandi tað at tað eisini frameftir kemur at blíva ein upphædd sum er er oman fyri hasir trýnasta trý hunraðmiliónir krónurnar við við teimum prísiri sum er galdandi og meir enn tað avvengrdar sum kvann nøgtir tú fera inn í forhandlinguum og á kvotum annars
ja so er tað torbjørn jacobsen sum fær eina viðmerking

ogh tað jóhan dahl ger so væl
eg veitikkihvska svara toppa altso buktaður av sambansflokuin ongantíð verið men eg kenni flokkar sum haðurin buktaðu nógv meira enn tað men eg haldi sjálvur tað ati hetta vað menningarkvotan sum tykur begentu upp á í síðstu samgongu var reint og sagt absolutt ikki nakað gott tað var ringt fyri fyri vinnuna tí mann fórskeigna nøkur ting mann gevhni mann gav nøkur rættindir út fyri einki og og eingin eingin eingin viðgjn eingin nakað sum helst fyri at at prøva nakað av sum er landsn hevi roynt altso vist tú hygur eftir hvat í veiðugøldini ella hvat tey mennigar kunna fór til trorma jacobsen tað er tey farnar til akurát tað sama sum allar aðrar hava gjørt íjtretivu ár tfiska pelagiskt pan vanliga máta planda til gán upp á vanligan máta har er eingin nýmenning yvir høvur í tí uttan til teimum fimm hundrað tónsin er kanska sum vóru givin til sjókæti sum er gjørt shava norðborg og ein avhitaður makrelur í í í í í í vestmanna sum einoghvør kann gera tað er menningin hjá síðstu samgongu okur mulu hava sluttar av og tað gera ykur pá hendan mátan okur slutt hett av við at maferrættindini út til nakrar persónar gangja út frá sum eru skilagóður at duga at dríva skip og tríva fiskivinnu og so verður vinna ritgivin up á einan manna máta harfrá og veiðukjølt og annaðverður goldið harfrá eisini upp á eina manna máta takk fyri harra formaður
so er tað henrik aard sum fær eina viðmerki
formaður og eg haldi at vit seg tað mann ætlar tað er nú hoppiligt at finna burturúr hasum har hasum har greinaðar stubbarnir í álitinum hvat mann ætlar men men mann kann hava sínar hugsan um tað at tað so verður ein loyvi sum inniheldur so flett av tonsi at tað er grundarlagið undir einum skipi tað nyttar ikki at býta nøkur skjattar út henda við handa við soleiðis at eingin klárar at reka eitt skipið strekt loyvi mann skal lata hitt at ikki ber til at at mann nú til tað ársendingin í vestmanna og váðan skal skiljast at tað er púra burtur og vónir vit at tað ikki kunnu hava eitt eitt altso tað nettar ikki við einum hálvum skipi í vestmanna og einum hálvum skipi í miðvági tað má bera til at tað er ein ein samanslutningur sum fiskar eftir tí tí virkini bæða brúk fyri soleiðis at tær hava eitt virk skip hesi bæði virk sluttir hesi bæði virkini hava eitt skip eitt skip sum eg grundarlaga fer at reka sum um víðskifta verður virkuliga verið ein gleður
ja so er tað jóann dahl
fyri harra formaður jamen hatta er júst tann fløkist tamburin sum hevur verið tosað um sum undanfarna samgonga sapt við at hava veiðlærur o eingi skip tað var tað sum var trupulleikin nú hava okur sagt í hesum uppskotinum sum henikold burdi tikið undir við at tey sum fáa hesi rættindini tey fáa eisini fyribils veiðiloyvi soleisr at meðan tey hava hetta her í dryft visti tey klára at tríva tað víðari sum blev tað verandi viðiloyvi gongur tað ikki so verður loyvi latið aftur til myndugleikan tað er ikki galdandi í verandi løtu við teimum loymum su vórðu givin fráundan farnu samgongu tí tað var ikki nakað veiligu knítt á nøkrum stáli so jú eg vóni sjálvandi tað at hesi rættindir sum eru givin og tað sum verða givin okur hava fjøruti hálvtrýss togs tons av svaskjati okur hava kansa tólv tús tons ella tíggju tólvýs tóns r av sild og kanska eini fimm túsund seks tónsud tons av makreli at tað verður givið soleiðis at tað er skil í og mann kann fáa eina drift í tað sum mann letur loyvi til tað tað tað snýr seg um takkfyri hara formaður
ja takk fyri so er tað næsti røðari sum fær orðið og nú var tað aksel ve johannesenger sovæl
jatakkfyri hara formaður øh til viðgerðar eru narar broytingar í lógun um sjófeingi sum jakubvestergaard mælir til landsýrismaður øh tað snýr seg fyrst ogfremst um um tað sum verið kallað fyri fyri vinnuligar royndir og verkætlanir altso tað er soleiðis ati fara vit aftur til undanfarna samgongu so hevði mann tá nakað somr at menningarmenningarkvotur og minnist eg rætt so vóru tær útskrivaðar í fyri tvey tsund og átjan í august tvey túun og átjan og í tvey túsun og nítjan í juli fyri tvey túsun og nítjan og tað var ófatiliga ágangur av landsstýrismannium sum sat tá í fiskivinnumálum hvar bleiv av hesum menningarkvotunum tá var að so gjøgnumskygdi kundi mann fákt innlit og so framvegis bæði av miðlunum og av av teimum sum sótu andstøðu tá og tað var kanska eisini pásið pláss tað gekk tað dró út tað tók langa tíð h men tað bleiv so avgreitt og tey sum nú sita við valdu vóru kritikritiseraði nógv ikki minst landstýrismaðrin iskivinnumálum sum er nú jakub vestergaard hann fanst hvassliga at høgna hoydal tánvarandi landstýrsmann fiskivinumálum og segði millum annað hann skuldi hann skuldi avkreitt hetta her upp á ein fyrrapart nú hevr hnn sitið í seks hundrað fyrrapartar framvegis er hann ikki komin til tann fyrrapartin hn skal avkreiða hesar kvoturnar øll vinna hest sindu o bíar alt føroya land stendur og bíðar øh men tað sum eg haldi er kanska áhugavert ta er tað han heði fingið eit tilmæli frá sínari fyrisiting hvussu hesir kvoturnar skuldu avgreist í tvey túsund og tjúgu landstýrismaðurin hevur valt at havna tilmælinum eingin veit hví er tað tí at onkur fekk sum landstýrsmar ikin vildi skuldu hava ella er tað tí at onkur ikki fekk sm læstursmaðun vildi skul hava eingin veit hví landstýrismað hevur ikki upplýst hví og hann hevr heldiski í tingsalinum nú og verið lítið tingsavin ír viðgerðini her og vera á tings vørapalli uplýsti hví hann er havna tað men eisini eg haldi kritisera eitt sindur mær dámar slettr yirhøvur ikki at kritisera miðlarnar men som vit fara eittlít sindur aftur til menningarkvoturnar bæði norðlýsi vágaforstálurin og er sjey sum vóru privati bilar tiso ugu tey gera hat tey vilja vóru hvønn dag úti um hesir menningarkvoturnar men ikki minst kringvarpið taávar ikki ein tíðindasending av sumri tvey túund o átjan sumri tvey túsnd g nítjan har kringvarpið spurdi eftir menningarkvotunum hvør komudarsjúkla var gjøgnumskygni bað um alment innlit fingu seg innlit í allar umsóknir tí tað komu atkki gera ímóti umsøkjaranum og funnið seg at tí umaftur umaftur kringvarpið hevur ongantíð spurt eftir hesum kvotunum landstýrismaðurin siti í seks hundrað dagar av skvotunum hann hevur havnar tilmæli mær vitandi o kingvarp iki biðin me innlita um ta og ikki viðgjørt tað hví er ladstann havnan eitt tilmæliðt fngið fuma fyrisitingini hvuv hvni kki fylgt tíð hvat hvørjir trupulleikarnr tað haldi eg vera eitt sindur undranarsamt og eg má siga hattað hóast mær ikki dámar at finnast at miðlunum og tað teir gjørdi í tvey túsnd og átjan og nítjan var í lagi tí sjálvandi skuldu teir hava eftirlit við landsstýrinum í makntavaranum men eg sakni bara hví teir ikki spyrja inn til hetta málið fá irð ikki gg tími iki ein gong at vera í løgtinginum tá ið virðið fleiri hundrað talsnd miliónir nú verða lóggevin hvussu landsýrismaðuin skal býta hetta út mann fær heim eútr býtatrøt eitt annað sum eg haldi er eitt sindur avfinningarsamt í júst hesum her broytingunum tað er samgongan ynskti at nú skuldi uvveiðuloyvini inn aftur øll skuldu hava veiðuloyvi tað innibar so tað at tey sumhøvdu fingið menningarkvotur tey virki her á landi tað er millum annað í vestmanna í múðaði mær vitandi og sjógætu at nú skulu tey frá fyrsta januar tvey túsund og tveyogtjúgu annarð forselja hesa menningarkvotuna so slett ikk r ætlanin ella leggja tað á skip ókey mær dámar ikki ta avgerðina hon s r tikin at nú brádliga nú kunnu onnur koma inn sum ikki hava veiðuloyvi við sproytingini her peint alts tð eru eingi konsekvensur tað er ymiskt fyri ymiskar aktørar í vinnuni tað skilji eg yvirhøvur ikki og landstýrismaður fær nakrar heimildir í hesum førinum sum eru so víðar altur landsstýrismaðuri einsamallur sum avgerð hvør fær kvotur skulikki fær kvotur tí havi ikki sett nakrar nakur í her í lóggávu av løgtinginum hvørji hvørja krøv ella treytir skulu vera fyri at fáa eg likki og eg má siga at hoyrba jakobsen inni á hasum her við sambandsflokkinum at til fólkaflokri stemmar alt at bæði í hesum málinu og øllum øðrum málinum so hevur altso sambandsflokkurin ligið so mikið nógv á knæ fyri fólkaflokkinum at enntá mátti í johandal fara norðurtanska sjúkra og skifta knøini út tá tey vóru so slitin øh tað er tíverri støðan øh einki ringur ví jóhandal men men søgan er tíverri tann tað er fólkaflokkurin sum bestemmar alt í hesari samgonguni mær dámar betur altso sambandsflokkurin bstemmar eitt ís sindur meirtakk fyrihara formaður
so er tað jóhannes joensen sum fær eina viðmerking
takk fyrihara formaður eg hugsi at bara spyrja akselvel johannesen um tað er soleiðis at mann yvirhøvur ikki kann samstarva um stálið tað vil siga at visti mann hevur eitt skip og tú hevur tvær kvotur at mann ikki kann samstarva eitt skip vágakvoturnar skal mann leggja skipini tað gtil kvoturnar tað vil siga tað leggur upp til at mann vil helst hava fólk at selja kvoturnar tí visti t hevur tvær kvotur sum kanska eru á markinum so er tað nógv betur fyri allar partar at samstarva um veiðinatakk fyri
hvørda aksel johannesen
men nú siti eg ikki í vinnunevndini su kenni ikki allar tí detaljur men soliði su eghavi skilt haðn onkurstaða rætta meg ani mig skilt ha men akkurát tey flaka virkini sum fingu menningarkvotur tey kunnu ikki hava hesa kvotuna aftan fyrsta januar tvey túsund og tveyogtjúgu annarhvørt muu tey hava lagt á skipið í veiðuloyvi ella seltann og so leggur tað á eitt skip í veiðuloyvi aso sum ikki eigu sjálvir so skalt tú hava óalmindiliga stórt álit á at tí sum eigur ta skipið sumbara leggur tað uttan a selja hafta tal viðkomandi so so har eru vussur nakrar avbjóðingar eg haldi hvussu er tá mann nú sigur at onnur kunnu koma inn uttan veiðloyvi so eigur mann at viðgera hesi flakaviskini upp á sama mátaikki sið at mugna á teimum

ja takk leggja á merkir av henda tú skal av henda tú skal geva rættin tilkvoturnar til eitt skip vist tú ikki út við hetta skip virkið tað er rætt skilt og tí tað havi e skrivað í álit hjá okkum at at fólk blíva meir meir ójavnsett í mun til lóggávuna also lógin viðferð inki fólk eins og og nettupp tað mann letur upp fyri onnur kum koma inn uttan vaiðilovi tað gera akkurát hatta blívur enn meira absurd onkursvegna men eg ætlað at spyrja aksevel jo hannesen hann vísur á hetta her við at menningarkvoturnar vóru star ikki býttar út tað er rættiliga stóran mongd tí vit tosa um te rættiliga stór virði vit tosa um mhann flutti tær í fjør til í ár og sum landstýrismaðurin gjørdi øgiliga nógv burturúr at tað skuldi fara rætt fyrisita skuldi fera hansara fyrisiting sum gjørdi býtið og so kaldømdi hatta og vit hava ikki hoyrt eitt pipp unda í miðlunum yvirhøvur og hetta er rættiliga rættiliga álvarsamt haldi eg fyri fólkaræðið eisini ætlað at spyrja vaksev johannessen um hann keldi tað og so ætlaði at spyrj hann eisini um hann heldur atilandsstýrisim
ja so er tað aksel johannesen
hetta er hóast alt virði er fyri leiri hundrað milliónir avráiðingarverður har ið ein landsstýrismaður so fær eitt tilmæli sum er gjørt eftir fyrisitingarliga reglum vak út frá sínum fyrisitin hvussu tað skal býtast havnartíð eingin veit hví hann er havnartíi miðlarnir hava ongan áhugi spyrja inn til málið hví hevr tú havna hesin her hvat er tað sum eg gali altso virði fyri hundrað talsn mili ónir sum skulu býtast út tað undrar meg nógv
so er tað siri stenbergtakk
ja tað var nokk so nógv óróð kann mann siga umkring menniskoturnar tá tey komu og tað koma eisini uppskot frá meindafólkaflokkinum um at avtaka tær við lóg so hesa møll tryggja sær tað at tey sum høvdu fingið alt eisini fingið hetta og so var tað dagliga frammi í miðlunum akkurát sum akselerat viga handilin sær sigur at her við at hví eru menniskoturnar ikki býttar tað tók nakrar fáar mánaðar at fáa tað býtt og nú er hálvt annað ár farið til at fáa orðnað tað sum mann ætlaði at orðna upp á ein fyrrapart og tað hevur ikki verið eitt einasta orð í nøkrum miðlum tí haldi eg tað nokk so rætta at akselvi hann tekur akkurát tað fram tað hevur heldur ikki verið eitt orð her inni frá um tað tað virkar sum um at tað er bara púrasta í ordan og í dag so fara samgongufólkini upp her og siga tað at tey halda eitt einki skil í snuppskotinum men allíkavæl vilja tey hava okkum at samtykkja tað so her virkar akkurát sum at at vistu at tað hevur nakrantíð verið flukt so er tað í hvør fall knútur nú og tað undrar meg stórliga at tað er ikki fyllig meira í almenninginum
eransæn
ja takk fyri teimum framá og takk fyri viðmyrkirkina eg tími óav mynd til illani at hugsa at tað er trý at onkur kanska skuldi fáa sum ikki mátti fáa ella onkur ikki fekk sum mátti fáa so frá meðils men tað er ikki gjøgnumskygnu og tað er ikki at mann ikki veit nakrar orsøkir hví eitt tilmæl verður havnað um hvussu nógvar kvótur skulu deilast út so fáa fólk sovorðna illgruna her er eitt til anna uttan at eg kann siga tað er rætt men tað er øll keðiligt at hava teimum illgruna tí mær dámar ikki at hava teimum illgruna
ra bjarni hammer
takk fyri harra formaður tað sum eri nemliga keðiligt við akkurtesum her tað r tað at vistumann hugsar vinnuliga royndar verkætlanin tað tað tað virkar sum um mann ætlar at gera nakrar nakrar lættar ela betur sømdur fyri onkran sum kann koma inn uttan veiðiloyvi og sovíðari meðan tað eru nøkur virkir sum hava nakrar kvotur í forvegum sum verða tvungin til at selja tær illa fáa hesær skip okur vita gott av tað ber sel ikki tilgja fleiri at fáa særa skip tí verða teytvungin til at selja tey kanska til onkran sum kemur inn inn uttanífrá við nøkrum heilt øðrum treytum og lættari treytum eka føroyingar manliga takkfyra hara formaður
li hansen
ja altso sum mn hyggur eftir hvussu menningarkvoturnar at eydnast so er tað s kanska it sinur ymiskt hvussu tað t hava at eydnast men tað var honum sum eg havi hvat ger kanska tær menningarkvoturnar har sum virkir sum hava fingið hesar kvoturnar sum eg kanska eydnast best altso millum annað í vestmanna kanska eisini ímiðvági og og sjógæð til dømis sjálvt um jóka teð e akar avbjóðikar at tragast við nú so fingu tey nakað makreli sum faktiskt eynast rætiliga væl men nú ger manntað soleiðis at at mann ikkitað trupult fyri hesi virkini her aftan á ftsta januar tveytúsunog teyogtjúgu tað er so politiskt val sum mær ikki dámar ordiligt men tá mann so sigur at onnur gott kunnu koma inn uttan at hava eitt veiðuleiv frammanundan so skilji eg ikki ordiligat mnnleggur áleggur hesi virkinum hesar treytirnartakkfyri
ja takk fyri næstur at røða er kristian andreasen
takk fyri frú forkvina eg má siga tað at tað undrar meg eit lítið sindur at hoyra andstøðuna í dag mann skuldi heldur siu at andstøðan var var fegin um tað sum hendir í dag enn at sita og láta sum umat man ikki skilur uppskotið sannilig er tann at tað var ein undanfarna samgonga sum fullkomliga avskeplaða lóginm ot vinna fiskiskap mann tók tað samlaðu nøgdina mann legði átta komma fimm prosent út til menningarkvotur og so að og so tað koma fimtan prosent av oppoðshølu og mann koyrdi stálið burtur frá loyvinum við tí avleiðing at ein og hvørbarónur kundi keypa sær eina kvotu uttan munta m an hevði skipð ella ikki hann kundi tendra sær ensegar og ringja til bankan um at fáa eina eina ábyrgd og sum kann egja ti sofuna og biðin annan fiska fyri seg og hann fekk trýss prosent meðan manningin fár fjørutiprosent og tað var tað sum gekk fyri seg hendan samgongan roynir rudda upp aftur í hesi lóggávuni fyri at fáa normal rættingsmessu viðurskifti í í vinnuna og ein partur av tí er at fáa loyvir og stál knýtt saman aftur og tað krevur sjálv fylgiligtir ymiskar tillagingar og og og sjálv ein lóggáva sum verður gjørd og mát byggja á ta faktisku støðuna sum eru í forvegin og hendan samgongan he landsstýrismaðurin hevur mær vitandi gjørt nakrar menningarkvotur um til til til endaligar loyvir og har stendur í paragraf tígju stykki trý at tey kunnu leggja tey at einum skipi uttan veiðarloyvi so eg veitikki hvørjar ymiskar treytir fólkini hava sum sum verður í sagtfrá andstøðuni trupulleikin við hesum her kotunum til royndir í menning var nettupp tann at mann sigur at hetta skal ikki til verandi aktørar tað hevur verið ein ein politisk semja um tað ta vil siga ta skal vera til nýggjar aktørar eg trúði tað smakkaði væl í oyrunum á á bæði hjá tjóðveldi og hjá hjá javnaðarflokkinum og lóggávan sum bleiv samtykt hevði tað óheldurig avleiðing at skuldi tú fáa eina tilsøgn um royndir og og og og nýmenning so mátti tú finna skip við veiðuloyvi tað vil siga so mátti tú aftur til verandi aktørar at fáa ter a fiska fyri seg hetta her opnar tann møguleikan at geva teimum sum fáa hesær her tilsøgnirnar at tey kundu fáa sítt endaliga veiðuloyvi er sum fyrstu treytað í nøkur ár og so a fáa tey tað endaliga við teirra verkætlanin er burðardygg og tað er faktiskt í mínari verð fyri at samskipa tær reglurnar sum eru í forvinnur í galdandi fyri tær menningarkvoturnar sum sum eru lutaðar út tí sum annars undanfarna samgonga var var upphavið til so tað er einki hokuspokus í hesna her yvirhøvur ikki og eg haldi at tað er eitt sinur undan it at hoyra andstøðuna tá mann bara bara tosar svart altso endamálið við hesum reglunum er mann kann meina um tak hann vil tað er at skapa møguleikar fyri nøkrum nýggjum aktørum í føroysku fiskivinnuni sum kunna óavhanga út av verandi aktøruum ogna sær skip og starta upp á ein fisk kom g sumi ag siga tað er tað stuttat lang viðhesum her so stendur tað eisini víð her at visti mann mann kann keypa sær ískoytiskvotur og sovíðari sovíðari fyri at hava grundarlag fyri at kunna fyri at kunna halda út við hes her fimm áruni áðrennimann verður vorderaður um mann ug mann er burðardyggur ella ikki so so tað er tað eri ikki nakað kokus bokusyktn her og eg skilji yvirhøvur ikki andstøðuna tá ið hon hvussu hon tosar tí hetta burdi vist tað skuldi smakkað nøkrum væl eftirher so tað verði ætur við annstøðu takk fyri frú forforkvinna
ja takk so eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið og orðaskiftið er endað og vit fara at gera klárt til at atkvøða í málinum
ja vit fara so at atkvøða og tað er soleiðis at her er eitt broytingaruppskot frá minnulutanum jákup mikkelsen johandal og beini johannesen tað skulu vit fyrstu ja tað er broytingarupps frá samgongulimum vit atkvøða nú um broytingaruppskotið frá liðuum í samgongunií vinnnevndini ja vit eru liðug at atkvøða málið er samtykt og tað eru fimtan atkvøður fyri trettan ímóti og eingin er blonk so skulu vit atkvøða einaferð afturat um málið við hesi broytingini soleiðis broytt tað gera vit nú um eitt s lítið bil ger sovælja vit eru liðug at at kvøða málið er samtykt við fimtan atkvøðu fyri trettan ímóti og ongari blankari og fer soleiðis samtykt til triðju viðgerð síðani koma vit til aðru viðgerð av løgtingsmáli nummar hundrað og fjøruti tað er uppskot til løgtingslóg um stuðul til ferðavinnufyritøkur fyri fastar útreiðslur samband við koma við nítjan í tíðarskeiðnum fráog við fyrsta septembur tvey túsunog tjúgu til og við tretivunda apríl í tvey túsund og einogtjúgu hvør biður um orðið tað er bjørt samuelsen sum fær orðiðger so væl
takk fyri eg skal vegna vinnunevndina eina samda nevnd at lesa álitið upp í løgtingsmáli hundrað og fjøruti uppskot til løgtingslóg um stuðul til ferðavinnufyritøku fyri fastar útreiðslur í samband við kvnítjan fyri tíðarskeiðið frá og við fyrsta septembur tjúgu tjúgu til og við tretivunda apríl

landstýrismaðurin í umhvørvisvinnumálin helgi abransen legði málið fram tann trettanda apríl og aftan á fyrstu viðgerð sekstanda apríl varð tað beint vinnunevndini nevndin viðgjørdi málið á fundum tann tveyogtjúgunda trýogtjúgunda og seksogtjúgunda apríl undir viðgerðini hevði nevnd vr fund við umboð fyri smærri vinnurekandi við ferðavinnufelagi við tveyogtrýssum orð smyrjilein hotelhafni á gryngeyt innkomming og landsstýrismannin í umhvørvis vinnumálinum helga abramse hjálparpakki fýra altso hetta uppskotið er í stóran mun ein leinging at hjálpa pakka trý tó við ávísum tillagingum í høvuðsheitum verður latið latin stuðul til fastar útreiðslur har av løn við hámarki til lyglag starvsfólk hjálparpakkin gevur sostatt eins og teir undanfarnu ikki endurgjald fyri mistar inntøkur men stór niðurgongd í inntøkuni er kortinaðir fortreyt fyri at fáa stuðul úr pakkanum vónin var at tað fór at bera til at lata uppaftur fyri ferðafólkið til føroyar í vár og í summar í skrivandi stund er tað tó sera ivasamt nær støðan verður normal og landið er enn bert partvíst latið uppaftur og ikki vist enn nænær tað verður latið uppaftur soleiðis at frítt verður at ferðast sambært uppskotinum er stuðulstíðarskeiðið frá fyrsta septembur fram til tretivunda apríl hetta varð ásett ímeðan væntað varð at landið um stutta tíð fór at lata upp nú hendan forsøgnin er broytt skjýtur nevndin upp á leingja stuðulstíðarskeiðið til einogtretivunda mai í tjúgu einogtjúgu tilvísingartíðarskeið verður broytt samsvarandi htta fer sambært metingur frá umhvørvis og vinnumálaráðnum væntandi at kosta tvær komma eina millión eyka harumframt verða gjørdar broytingar soleiðis at skiljast kann í millum matstovuvirksemi og gistingarhúsvirksemi eisini fyri eisini færi matstovur á somu adressu sum gistingarhús kostnaðarmetingin hjá umhvørvis og vinnumálaráðnum er í uppskotinum at hjálpa pakki fýra ferð at kosta millum sjeyogtjúgu komma fimmog sjeyogfjøruti komma fimm milliónir krónur við broytingunum væntast at kostnaðurin verður millum níggjuogtjúgu komma seks og níggjuogfjøruti komma seks milliónir krónur altso markið hækkar tvær komma eina milliónr sum nevnt í hesin hjálparpakkin loftar nógvum ferðavinnufyritøkum sum hava verið fyri stórari niðurgongd í inntøkunum samment við tilsvarandi tíðarskeið frá heysti tvey túsund og átjan til ávári tvey túsund og nítjan hóast uppskotið sum útgansstøði fevnir um flestu ferðavinnufyritøkur so er tað fyrst og fremst har ið hava høgar rakstrarútreiðslur ið fáa gagna av hesum hjálparpakka vinnunevndin heitir á landsstýrið um nú at meta um tørvin hjá smærri ferðavinnufyritøkum og eisini smærri vinnufyritøkum sum heild sum hava verið fyri stórari afturgongd orsakað av korona smærri vinnufyritøkur hava ofta lutfasligar lágarfastar útreiðslur og gjalda ofta sær sjálvum sera lítla løn tá ástendur sum nú í koronatíðnum hesar fyritøkur hava ikki sterk talsfólk sum alment tala teirra søk og fleiri teirra hava verið noydd til at taka upp stór lán fyri yvirliva hesar vórðu fevndar at hjálpa pakka tvey og lutvístnei at hjálpa pakka eitt sum kom ógvuliga væl við og olutvíst at hjálpa pakka tvey men ikki at hjálpa pakka trýog fýra sum landsstýrið hevur smiðgivið serstakt til tað sum sum mann kanska kann kalla kjarnufyritøkur í ferðavinnuni nevndin saknar at landsstýrismaðurin hetta árið við koronu leypandi hevði lagt fram greiningar av støðuni í ymisku vinnugreinunum í landinum nú hesin hjálparpakkin kom varð hann gjørdur uttan samráðingar við flokkarnar á tingi tí mælir nevndin til at ein eftirmeting nú verður gjørd av hjálparpakkunum sum verða at hava og um tað vísir seg at onkur vinnugreinir dóttirnir ímillum slag av vinnufyritøkum so eiga

undir viðgerðini er vinnunevndin vórðu kunnað um serstøku støðuna hjá ørkini hotellinum sum føroyskt stovnaða a føroyskt stovnar og hjálpargrunnur rekur í reykjavík tey drættast um skylstnir millum hjálparpakkarnar bæði í føroyum og íslandi landið gav í sínari tíð ískoyti til bygging av hesum hotelli sum fyrr virkaði sum sjómansheim í dag eita hotell reykjavík nei hotell ørkin og sum lutvíst virkar sum sjúklingahotell nevndin heitra á landsstýriðum at taka hesar spurningar upp og finna nøktandi loys sa hetta fyri føroyingar so týdningarmikla virksemi ikkidóttir niðurfyri orsakað av koronu somuleiðis vil nevndin vísa á serstøku avbjóðingarnar hjá áhugafeløgnum grunnum ella líknandi sum reka føroyskt seglskip og hvørt summarinntøka ofta í grundarlagið undir inntøkunum ið nýttar verða til varðveiting og rakstur av skipinum nevndir mæli til at hesi verða fevnd at hjálpa skipanum sum verða gjørdar fyri mentanarligt og alment gagnligt endamál og eg havi hug at nevna hesi bæði tingini harra formaður di hetta viðgjørdi vit nokk so nógv vit royndu at gera broytingar í hetta lógaruppskotið soleiðis at hesi bæði tingini kundu verið fevnd avhesum hjálparpakkanum men tað bar ikki til løgfrøðiliga tað vórðu løgfrøðiligar forðingar fyri tí og tað eru hetta við identiteti og sum fer at verða umrødt seinni í dag so hhevurið fíggjarnevndin funnið eina loysn á tíð so tað fer tað fer at lata tey greiða frá men eg fari at nýta høvi at takka limirnar í fíggjarnevndini fyri at tey ógvuliga konstruktivtvinnunevndins ella nøkur av okkum nevndini tosaðu nógv við bæði fíggjarnevndini ogikki minst eisini mentanarnevndina tá tað frægtast at tey fóru at koma við einum nýggjum uppskoti um um hjálp til vælgerandi endamál og leingi sá tað út tl at blíva ógvuliga trupult men so haldi eg atfíggjarnevndarlimirnir har eru umboðið hjá tjóðveldi pollareynatúgvu ein góðum samstarvi við hini fíggjarnevndinarlimir haldi eg tey hava funnið eina góða loysn a hesum so hendan áheitan á á landsstýri hon verður kanska óneyðugt tað fór t at síggja seinni í ønevndin settir fram soljóðandi broytingaruppskot heitið verður orðað soleiðis stuðul til ferðavinnufyritøkur fasar útreislur sambandi komn nítjan fyri tíðarskeið fyrsta septembur til einogtretivunda mai altso vit broyta ta ein mánaðan og orðingarnar aftan á tað eru fylgibroytingar til tað og so verður eisini ein onnur broyting sum eitur at fyri eina ferðavinnufyritøku sum rekur tvey ella fleiri gistingarhús á tveimum ella fleiri adressum kann ume og fastar útreiðslur fyri tað ella tey gistangarhús sum eru níggju og ikki hava tilvísingarskeið sum er nevnd í grein tvey stykki trý nummar eitt ella nummar tvey verða gjørd umphvørv fyri seg síðani koma tær broytingar nú havi eg nevnd høvuðsbroytingarnar eg fari iki at lesa alt upp men eg fari at spyrja um nei bara at vísa til at soleiðs sum upprunalógaruppskotið var so var tað soleiðis ati ein fyritøka sum hevði gistingarhús og matstovur á ymiskum adressum kundi gera tað upp hvør sær meðan bað matstovana og svomjiadressa kundu mann ikki og tað havi eg so gjørt soleiðis at tey verða viðgjørd eins so við hesum broytingum so tekur ein samdvinnunevnd undir við hesum í hesum jálparpakkanum ella hesum uppskotinum frá landsstýrinum frá landstýrismannunum og vit mæla løgtinginum til at samtykkja
ja tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið so orðaskifti er endað vit fara at atkvøða í hesum málinum og sum tað bleiv lisið upp her av bjørt samuelsen so er eitt broytingaruppskot frá allari nevndini samdarnevnd og tað fara vit fyrst at atkvøðuum tað gera vit nújaja vit eru liðug at atkvøða málið er samtykt við áttaogtjúgu atkvøðum fyri einari blankari ongari ímóti og einari blankari og so skulu vit so skulu vit atkvøða í málinum soleiðis broytt tað gera vit núvit bíða eftir onkrum at fólk atkvøðaja vit eru liðug at atkvøða nú tað er áttaogtjúgu atkvøðu fyri eingin ímóti eini blonk so fer hetta so er hetta málið samtykt víð aðru viðgerð fyri soleiðis samtykt til triðju viðgerð og vit eru so komin til ta seinastu aðru viðgerðina á hesum fundinum og tað er onnur viðgerð á løgtinsmáln uýmar hundrað og áttaogtjúgu tað er uppskot til samtyktar um samanhangandi tænastuveitingar frá tí almenna hvør biður um orðið tað er eykun samuelsen sum fær orðið nei orsaka tað er ikki eykunra samunsen men rósa samuelsen sum fær orðið fyrst ger so væl takk
far hara formaður tað er álitið í løgtingsmáli nummar hundiað og áttaogtjúgu tvey túsund ogtjúgu up pskot til samtyktar um samanhangandi tænastuveitingar frá tí almenna og tað er eykun samuelsen løgtingsmaður løgtingskvinna sum hevur lagt málið fram tann fimta mars tvey túsund og tjúgu og eftir fyrstu viðgerð tann átjanda mars einogtjúgu er tað beint í trivnaðarnevndini nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann sætta ogtrettanda apríl tvey túsund og einogtjúgu undir viðgerðini hevur nevndina fund við umboð fyri megd autismufelagi landsstýrismannin í uttanríkis og mentamálin jenis a rana
kanska hon fær frí at gera tað so er tað rósa samulsen ger so væl takk fyri formaður undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við umboð fyri megd autismufelagi landsstýrismannin í uttanríkis og mentamálum jenis arana saman við sernámi landsstýrismannin í heilsumálunum kale joholm johannesen saman við sigalska deplinum og barnasúklatrini á ndsá landssjúkrahúsinum og landstýrismannin í almannamálum elsbet mersetis gunnlagsdóttur saman við almannaverkinum og umboð samskipandi eindina á brekøkinum uppskotið hevur til endamáls at heita á landsstýri um at fyrireika og leggja fram lógaruppskot ið tryggja fólkið einfaldar og samanhangandi tænastuveitingar frá tí almenna ein samd nevnd hevur hesar viðmerkingar støðan hjá okkara metborgarum sum eru sjúk hava avbóðingar má takast í størsta alvara tað kann ikki góðtakast at fólk sjúklingar og avvarandi skulu brúka nógva tíð og orku upp á renna frá einari skipan til aðra fyri at fáa tænastur fyri at tryggja eina samanhangadi tænastu er neyðugt við einari yvirskipaði lóg sum tryggjar borgaram tær tænastunar sum hevur sum verið sum hann verður tørvsmettur til í samgonguskjalinum stendur greitt at endurmenning skal styrkjast kring alt landið og at ein yvirskipaðlóg skal gerast sum tryggja at ein ætlan verður gjørd fyri hvønn einstakan bæði viðvíkjandi likamaligum sálarligum og sosialum tørvi tað er tó neyðugt at fáa eina lýsing av teimum einstøku økjunum hvør sær og saman fyri at kanna eftir hvørjar lógbroytingar skulu gerast í einstøku lógunum sum skulu vísa til eina yvirskipaða lóg arbeiðið við at samskipa er byrja á landssjúkrahúsinum verður ein familjudepil settur á stovn har føðideild barnadeild og barnagungdómsúkratrið verður løgd ein depil endamálið við familjudepili er at stuðla undir alla tilgongdina hjá barnafamiljum børnum og ungum til eitt umhvørvi har dentur verður lagdur á tvørfakliga fyribyrgjan stuðul kanning viðgerð og uppfylging og trivnað almanverkið virkar undir lógini um almannatrygd og tænastur sum byggir á at ráðgeving verður veitt til endurmenning og menning í huga tænasturnar skulu veitast í støði í tørvinum hjá tí einstaka og ikki út frá hvørjar tænastar eru til taks umframt er ásett at persónur sum hevur samansettan og umfatandi tørv skal hava eina ætlan í tann mun at á at persónurin fær tænastur frá fleiri myndugleikarnum skal hesari skulu hesar samskipast tað er tó eingin trygd fyri at aðrir myndugleikar veitar tær tænastar sum tørvir á um semji ikki er um hvør eigur uppgávuni endamál við hesum uppskotnum er at politiska skipanin skal ganga á odda og seta eitt greitt signal um skal senda eitt greitt signal um at samanhangur og samskipanin skal vera eðalmáli tá ið tað snýr seg um tænastur og veitingar til borgara vit hava í seinasti dagliga hoyrt um dømir um vantandi samanhagi í almannu almennu tænastum eitt nú manglandi taluvenjingar á til hein seinheilagsskadd soleiðis at borgarar ikki fær nøktand tænastu somuleiðis er eisini ein afturvendandi boðskap frá teimum áhugafelagsskapinum hava verið til hoyringar í nevndini at tørvur er á samskipan av tænastunum og samskipara ið kann veita ráðgeving um tær tænastur tørvur á og vera við til fundir sum hjáseti ella umboð á borgaran royndirnar hjá limunum í trivnaðarnevndini hera fýra áður hava verið landsstýrisfólk er at tørvurin á samskipan og saman hangi er eyðsýndur tað skuldi verið sjálvsagt at tað er borgaran og avvarandi ið hava tørv á tænastu sum frá tí almanna frá neyðini sum eru í miðdepilinum og ikki og ymisku skipanirnar ið skulu veita hjálpina og teir múrar ið oftani eru millum hesar tíverri hava vit sæð ov nógv til forðingar millum ymisku skipanirnar hetta er eitt mál sum áhaldandi verður arbeittur við í nógv nógv seinastu árini hóast nógvir batar r hendra økinum sum til dømis ein felags hurð tann góða tilgongdin serliga skipanin við miðnám og megna títt lív mugu vit staðfesta enn ir ikki komið á mál nevndin er samd um at fortretin fyri at fáa tilevnað eitt møguligt lógaruppskot ið skal tryggja samanhanguí tænastunum er tað neyðugt við fyrireikiat fyrireikingar arbeiðið verður gjørt og tí er nevndin samd um at broyta orðingin samtykt soleiðis at heitt verður á landsstýri um at gera eina frágreiðing um hvussu størri samanhangur og samskipan kann íverk setast inn át almenna geiran og at koma til við neyðugum átøkum hesum viðvíkjandi tá vit tosa um inn át almenna geiran tá hugsa vit eisini um kommunurnar við hesari viðmerkingum tekur ein samdnevnd undir við málunum nevndin setir hesa fram soljóðandi broytingaruppskot løgtingið heitir á landsýri um at leggja fyri løgtingið frágreiðing um hvussu størri samanhangur og samskipan kann setast í verk inn át almenna geirin her upp í uppskot um neyðugt átøk hesum viðvíkjandi við hesi broyting og viðmerkingum tekur ein samdnevnd undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið eg vil leggja afturat at eg vil siga hetta er ein tsiður fyri okkum at vit sum andstøða ella sum samgongu og andstøða kann standa saman tá vit vita at høvuðstrupulleikin hjá borgarunum sum hevur brúk fyri tænastu er at tað er manglandi samskipan so at nú tosa vit ikki meir nú vísa vit ítøkilig at hetta nakað við vilja og eg eri ómetaliga glað fyri at vit í saman í dag kunnu verða samd um at vit vilja arbeiða víðari við hesum takk fyrija
viðmerkingar at tá jakobsen tað fyrsta ger so væl
takk fyri harra formaður ja akkurát hetta málið um at samskipa tænastur soleiðis at borgarin fær tað allarallarmest gagnliga burturúr hevur alstóran týdning og tí kann mann ongantíð heita ov ofta á men tað sum eg má siga at eg fegnist rættiliga nógv um tí vit hava eitt rættiliga ítøkiligt samgonguskjal og her stendur rættiliga ítøkiligt undir heilsumálum í samband við at rereabilitering skal styrkjast á landi um mann skal arbeiða millum goyrar vóru væl vitandi um at vit vóru ikki komin til málið men men ein ifínasta slag men vit høvdu eina virkliga ítøkiliga greiða ætlan u sum sum tað verður sagt fýraur landsstýriskvinnur tað sigu mær persónliga at hetta má vera óalmindiliga trupult at fáa sett í verk annars máttuhesa tænastan langt síðan í verðini verður komnar at virka men men vit síggja frameftir eg vóni at vit kunnu uppfylla tað sum stendur íokkara egna samgonguskjal takk fyri harra formaður
ja takk ger so væl lalsu samonsen
takk fyrihra formaður tað er einki ivaðust í tað stendur týðiligt ov greitt í samgonguskjalinum at vit skuldu hava eina yvirskipaða lóg og taðvar eisini tað sum vit fóru upp á væl upá og at styrkin vil eg siga nú er tað at vit standa eitt samt løgting undir hesum uppskotunum soleiðis tað at í veruleikanum skuldu ikki verið nakað møguleiki at sloppi undan men heldur ein styrki soleiðis vit standa saman um tað tað ver enki ivast í hetta stendur í samgonguskjalinum og eg haldi tað at staðin fyri at skriva tað frá okkum mest andstøðumál so vilja vit í felag arbeiða við hesun her tað haldi eg avgjørt erein styrki fyri okkum øll
ja takk so er tað eyðgrímur samuelsen sum felag viðmerkir ger so væl
ja takk fyri harra formaður ja eg fari at byrja við at takka rósu samuelsen fyri at hon var ein av teimum í nevndini sum sum vildu síggja burtur frá at mann val samgonga og andstøða í hesum málinum tað hevur øll nevndin gjørt og tað eri eg øgiliga glað fyri tí at vit vita væl at at tað er tað viktigasta tað er at seta tænasturnar til borgaran í miðdepilin heldur enn um hvørji menna man situr akkurát hesi ferð so at eg eri øgiliga glað fyri at mann valdi at gera tað og tað kann ikki vera annað enn ein styrki at øll standa saman um hatta takk fyri
ja takk ger so væl hat sú samo sær
fyri ja tað er eingin iva í eingin ivi í tað var ein samd nevnd sum stóð aftanfyri og tað er samt løgting sum eyðgunn samansegn eisini sigur sum edvard joensen eisini segði framundan at ella jakobsstaðin orsakað er at hetta er so týdningarmikið fyri teir teir borgararnar sum hava brúk fyri hjálp at vit kunnu ikki lata vera meir

takk fyri harra formaður ja rós til hettar eitt gott uppskot frá eygum samuelsen og rós til samgonguna fyri at taka undir við tí og og tað heur eisini sæð ljósunum av at tað er nokk so áhuvert t har sita ella hav verið fýra fyrrverandi landsstýriskvinnunur sum sum hava sælív sum tørvin eisini í í sínum arbeiði eitt dømi ella tað sum eg vil taka fram tað er sum kann vísa at jú týdningurin av at hava samanhangandi samstarv millum ráðini á á nógvum økjum taðer til dømis á tí sogratska økinum sum graska hjálpin sum har er eitt eitt eitt ein selsins søga yvir á stoffalág har tað búgva ung fólk sum annars kanska í nógvum førum høvd verið send til danmarkar til viðgerðar har vit bæði tað at tey kunnu vera her og fáa hjálpina her í heimligum umhvørvi og at vit uppræta eina fakligheit sum sum kann vera ein ein styrki fyri øog sum vit kunnu byggja víðari uppá so tað er vinvind og tí er týdningurin av at arbeiða tvørtur um aðalráðini yvir um sektorar øgiliga týdningarmi
ja takk ger so væl rósa samulsen
hara formaður ja tað e einki ivaust í at stoffalag er eitt dømi um ati tað ber til men samstundis ega tað at tað er harmiligt at stoffalág er bara til ein málbólk og ikki til meira breitt men eg haldi royndirnar av tilboðinum í stoffalág er so mikið gott at tað er øgiliga nevnt tað fara víðari til til til eðrar málbólkar tí teir sita eg hevði ein fyrispurning sjálv um akkurát hvussu bílistin er og tað eru nógv ung sum standa og á bílista akkurát tileitt sovort tilboð og og tí er tað neyðugt eisini vit vit hyggja upp á tað hvat man gera har og ikki minst at kanska hugsa kanska itt sindur meira alternativt og hava dagtilboð til hesi her ungdómnar sum hava tað trupult
ja takk so tað er at joensen fera viðmerkingers væl
ja takkfyrihara formaður og takk til rósu samunsen fyri stórt arbeiði í trivnaðarnevndini hesum her viðvíkjandi í broytingarupskotinum sigur eitn samnevnd at tað skal gerast eini frágreiðing at hetta skal gerast av landsstýrinum men kundi rósa samunssen líkasum huglatt ei lít sindur um hvør er tað sum má standa sum toghaldari soleiðis at henda frágreiðingin verður verður gjørd og og hvussu kundi hon hugsað sær at at mann inndróð teir ymisku geirarnar í eina sovorðna frágreiðing takk fyrija
takk ger so væl rósu samonsen
han vit hava nógv dømir um hvussu mann kann geraeitsovort arbeiði vit kenna til harðskapsætlanina í nærsambondum og eisini um kynsligan ágang og eisini integratiónspolitikkin har sum mann hevur púra greiðar tilmælini um hvussu mann skal gera og í sambandi við harðskapsætlanina har var tað ein politisk fylgibó sum fylgir við fylgdi við alla tíðina soleiðis at mann mann var væ væl fakliga ílatin eisini tá ið arbeiðið varð gjørt og so varð tað en raðfesting av hvø hvat hvat mann metar skal gerast fyrst men tað er neyðugt at fara niður hvørn einkult øki eisini inan fyri kommunurnar tí serliga tá tað kemur til eini samanvinning av barnavernd og brek at kanska mann ikki r samdur um hvør ger hvat og tá er tað ómetaliga umráðandi at mann ger neyvar lýsingar av hvør eigur hvørja uppgávu og tóhaldarin sjálvandi er løgmaður sum setir arbeiði í gongd men tað er ein sum fær ábyrgdina av at ger arbeiði men sjálvfylgi tað skal sleggjast fyri løgtingið eisini sum verður sagt her at so vónandi fáa vit eitt aðalorðaskifti um tað
ja takk so er tað jóannes joensen sum fer eina viðmerking ger so væ hrformaður
ja hetta er gott at at mann fær samanhangandi tænastur at passa saman og fungera saman tað ljóðar fínt skipanir skulu tosa saman og eftirmetast og endurskoðast men ofta blívur tað bara við tað og tá tað veruliga skal gerast nakað so vil mann ki játta pengar sum skulu krevjast til tí at mann ikki mann skal ikki vænta tað at bara við at endurskoða tænastur og samantínar tænastu at tað blívur betur av tí sama tað skild gjarna blivið skjótari og effektivari men tað krevst eisini at mann játtar pengar til økini sum mangla millu annar taluvenjingar sum evur sagt her tað blívur ikki frægar av at mann bara tosa saman takk fyri
ja takk ger so væl asuzamossen
tað ereri púra samd um ati ikki pengar vi t tosa saman má siga sum eini kanin í hattinum tað glámar ikki men vit hava eina almenna lóggávu sum sigur at borgarin skal hava hasta tænastuna so má mann faraút at finna hana vistimannhygur eftir ella lurtar eftir teimum teimumneyðarópunu sum liva og siga sum vóru í hoyringunum í trivnaðrnevndini frá øllum pørtum so er tað alvorligt at vit lata serligan ungdómar detta niðr ímillum tí at tey oyðileggja teirra lív víðari bæði børn og ung so at ein av styrkjunum sum eg vil siga at mann ger eina heildarætlan út frá hesum her uppskotinum er at eitt løgting vil hetta her og tað má vera samt løgting eisini sum veit fíggingina tað ber ikki til at siga eitt um ein itt annað tað má vera samanhangin í báðum so at eitt samt løgting skal eisini vera við til at fíggja tað tað kostartakk fyri
ja takk so er næsti røðari tað verður eygun samuelsen ger so væl
ja takk fyri harra formaður ø ja nú er er vit eg hvussu er komni í ta gleðiligu støðuna haldi eg sjálv at tað er ein samd trivnaðarnevnd sum leggur eitt álit fram um at fáa uppskot til samtyktar um at fáa gjørt hetta her fyrireikandi arbeiði at fáa eina frágreiðing um hvussu mann kann fáa samanhang í tænastuveitingarnar frá tí almenna og at mann so út frá tí kanska fær ett aðalorðaskifti og fer at broyta lóggávu so at tað er samanhangur í í teimum tænastunum sum eru frá tí almenna og í teimum ymisku geirunum tað er púra rætt ati ja fyrst vil eg siga at eg eri øgiliga fegin um at teir múrarnir sum ofta eru nú tosa vit í hesum uppskotinum um múrar ímillum ymiskar geirar tað eru eisini oftani nokk so kikkimúrar ímillum samgongu og andstøðu og tað hevur tað so ikki verið í hesum førinum og tað eri eg ómetaliga fegin um at vit hava líkasum latið lagt tað til síðus og latið tað vera málið innihaldi í málinum sum verður stýrandi fyri tí sum mann hevur gjørt og tí hevur mann gjørt er mann eisini blivin samdur um hetta tað er púra rætt sum fleiri av viðmerkjarunum siga at ein partur av av orsøkini til kanska manglandi samanhang til dømis tá ið vit hoyra um at fólkmangla taluvenjing ella fólk liggja á sjúkrahúsinum og verða sleppa ikki út sjálvt um tey eru liðugt viðgjørd at tann tænasta manglar tað er eisini ein spurningur um játtan og pengar at tað er tað sum eisini er problemi og tað er eisini ein partur av hesum uppskotinum tað e hvussuer nevnt í í í upprunauppskotinum at tann samanhangin sum skal vera millum tænasturnar hann skal eisini verða millum játtanirnar tí at vit síggja jú tað atat ein borgari kann fáa eina góða uorsakað í einum geira so er mann til dømis sjúkrahúsverkinum endurvenjing so verður mann útskrivaður og so manglar sum fylgir játtanin ikki við ella játtanin er ikki tøk á tí næsta staðnum sum mann kemur so uppá sigt er tað sjálvandi eisini tað sum er ætlanin at mann skal fáa fær mann sjónlig gjørt hvussu mann fær henda samanhangin í tænastunum visti mann fær tað fram í ljósi so fær mann eisini sjónlig gjørt at tað nyttar einki at játta pengar á einum stað og at tað so ikki fær avleiðingar at síggja at tar fær avleiðingar á tí næsta staðnum har borgarin flytur tað er hvussu er intensiónin í tí og nettupp mann nevnir sovorðið sum stoffalag ta sósiursøguna sum onkur nevndi tað heimi ír stoffalag sum er eisini eitt er eitt man siga eitt tvørfakligt samstarv millum heilsuverkið og almannaverkið og og undirvísingarverkið har sær mann til dømis at attá man ger eitt sovorð tvørfakligt samstarv so hendir ofta tað at mann sparir pengar í einum geira men tað kostar í einum øðrum tað er ikki tann sami geiurin sum út inna tænastuna sum sum sparir til dømis veit eg at talið av innleggingum av sykuatska deplinum fyri teir borgararnir sum koma inn í stoffalág fóru eftir einum ári altso niður í næstan null og tað hevði verið rættiliga umfatandi taðvil siga har vóru nógvir pengar at spara men tað útloysti pengar enn aðrastaðni og tað akkurát sum tann samanhangin má mann eisini síggja og tað leggur hetta her uppskotið eisini upp til og eg trúgvi tað at ati visti mann veruliga fer at fáa líkasum sjónlig gjørt hetta tí at øll altso her hava sitið her nú í nevndini eru ýra fyrrverandi landsstýriskvinnur sum allar hava arbeitt við hesum her málinum ígjøgnum árini at tað sum líkasum krevst nú er kanska at mann sjónlig ger tað ger ta samlaða problematikkin ella hvussu mann kann siga og tað skuldi mann kunnað fingið við at gjørt at fyrireikingararbeiði har mann hyggur eftir hvørjum geira sær hvat er tað sum manglar í samskipanini hvat er tað sum skal til bæði lóggávu og at fáa ta samskipanina at fungera tí at tað hevur sum sagt verið arbeitt við hesum her í nógv ár men mann hevur ikki altso mann er ikki komið víðari kann mann siga mann hevur gjørt hevur hann nevnd forskellig dømi vit hava snakkað um stoffala mann kann snakkað um eina hurð og góðu tilgongdina hava serlig skipað miðnám og megnað títt lív at tað er tí hvørjum samgonguskeiði hevur tað lagst afturat av einkultum verkætlan sum eru eru tvørtur um geirar men mann hevur ikki hugt eftir tí samlaða í einum samanhangi og tað er tað sum hetta leggur upp til og sjálvandi tað tað tað vita øll tey sum hava arbeitt innan fyri hett her øki at at einaferð so máman lyfta tað eitt lítið sindur longur upp o so fyri at koma víðari alla tíðina og eg haldi tað sum tað sum gleðir meg mest við hesum her at mann fer at hyggja eftir uppá hendan mátan tað er at vist mann tosar við hyggur eftir eftirmetingum og tosa við tey starvsfólkini sum arbeiða innan fyri hesar her ymisku verkætlaninir so er tað tað tey eftirlýsa líkasum at at tann politiska skipanin líka sum gongur á odda og sigur at hetta skal vera meginreglan í øllum tí sum vit gera ikki bara í onkrari verkætlan tí vit hava sæð at tað riggar tað riggar øgiliga væl í teimum einstøku isuleraðu pørtunum sum hann hevur gjørt tað tað er tað samlaða sum nú manglar so tað eri eg øgiliga glað fyri og tað er sjálvsagt at tað er at tað er løgmaður sum stendur fyri hesum her samskipandi á arbeiðinum tí tað er jú hann sum skal samskipa alt millum aðalráðini tað er jú hansara høvuðsuppgáva og tað er tað sum hetta her leggur upp til so at ja eg má siga at eg eri øgiliga fegin um at vit at vit klára at seta okkum líkasum ella lyfta okkum upp um tað at mann er ein samgongu og ein andstøða og at mann ger nøkur ting í felag takk fyri harra formaður
eatakk so ertar viðmerkingar tað fyrsta taar ingilín didricsenstrøm ger so væl
takk fyri harra formaður ja hetað var eitt gott uppskot frá eygun samuelsen sum jú eisini eri fyrrverandi landsstýriskvinna á økinum ø og teimum limunum annars ítrivnaðarnevndini sum hava halt at taka undir við uppskotinum at síggja burtur frá at at hetta er eitt andstøðu uppskot tað er eg ótrúliga glað fyri tí visti mann hugsar um borgaran so so er tað eingin ivi um at mann skilr líkasum ikki hví hví havi g ikki rætt til hetta men rætt til hatta hvat hvat er tað sum trupulleikin er mann sær ikki tær forðingarnar sum eru millum tær teir forskeljigu goyrarnar so har má borgaran borgarin í senrum má má taka støðu til hvat tann einstaki borgarin hevur hevur tørv á og taka tað harfrá og at líkasum eg siga hesær forðingarnar ímillum goyrarnar mugu ja fáast burtur soleiðis at fólk fáa tær bestu tænastirnar sum tey kunnu fáa takk fyri
ja takk ger so væl eykun samuelsen
ja takk fyri ja tað er akkurát tað sum vit mugu blíva betur til tí at tann einsetski borgarin sum kemur út fyri antil tað er borgarin sjálvur ella tey avvarandi tey tey standa púra óskiljandi tá ið man upplivir tað at stadvecc í tvey túsund og einogtjúgu at mann kanska kemur út fyri eini til øðrindi og brúk fyri einari tænastu og mann fær ein øgiliga góða tænastu kanska at byrja við og so skal mann víðari í eina eitt annað system og tann tænastan kanska er minni tí mann mangla játtan ella onkur onnur orsøk er alt tað er púra óskiljandi fyri borgarum og at og sum onkur hevur viðmerkt eisini at hetta her hevur mann snakkað um í so øgiliga nógv ár man hevur snakkað nógv men mann hevur eisini handlað nógv tí at vit hava sæð it hava ramsað upp hesi forselljiguátøkini sum eru men eg haldi tað vísir bara tað at tað er ikki so einfalt sum mann skuldi trúta var at fáa hesi tingini at rigga tað er tí at tað er tí at mann má blíva við at varpa ljós á tað og vit um mann kann flyta tað víðari takk fyri harra formaður
ja takk so ra sigur setembur sín viðmerkingur geru so væl
takk fyri harra formaður ja eg haldi at ta eitt gott uppskot sum eygum samelsen hevur gjørt og tað er gott at tað bar til at fáa semju í nevnd við um tað og rósa samelsen hevur eisini arbeitt íífyri tí h tað sum okur bara mugu hava ið menti tái man samtykkir hessara uppskot t er tað at sjálvandi ynskir ullartí samanhangur í tænastunum men tað er tað at so má mann eisini finna semju um fígging um tær tænasturnar sum sum mangla taluundirvísingur verður nevnd sum ein av teimum til dømis og tí krevur hetta her uppskotið eisini at mann framhaldandi arbeiðir saman í nevndini og eisini í millum ráðini soleiðis at mann kann koma á mál bæði við at samskipa men eisini at fáa tær tænasturnar afturat sum mangla ug ikki minst hvussu mann fíggja tað
ja ger so væl eykun samulsen
ja takk fyri mær ja eg haldi at at samstarvið virkar virkar øgiliga væl í trivnaðarnevndini vit eru samd um hesi tingini og eg haldi at at nevndin fer framhaldandi at varpa ljós á hetta her og at fylgja teg upp tá vit eru púra greið yvir øll haldi sum sita í nevndini at tað eru tænastur sum mangla sum eisini gera at hesi heri man siga hesi heri knútarnir koma í ella hesi blindu vinklar man ikki sleppur víðari man rennur seg fastan í skipanum at tað er tí nakrar tænastur mangla kanska og tí at tað eisini ofta ikki er ein spurningur um vilja men kanska eisini játtan og so tað trúgvi eg at ein samla trivnaðarnevnd fer at blíva við at varpa ljós á og arbeiða samanum takk fyri harra formaður

takk fyri formaður tað verður ikki fyrr enn vit fáa eina yvirskipalóg sum sigur at eí í tí samanhangin skal ein tørvs lýsing gerast yvir hvør tænastur borgarin skal hava og á eini netverks fundi har sum so sigur tærtærtænasturnar vera verða útveittar hetta er tann skipanin sum hava ger aðrastaðni í tann donska kommununum til dømis har sita mær undan um borðið allar ktørur sum skulu veita tær tænasturnar ikki sum vit í føroyum í dag vit hava gjørt millumganga renna runt frá einari stein og stað til eitt annað so ateg síggi fyri mær tað at tað verður kanska vit fáa nakrar stovnar sum eru missig nógv minni í vavi altso vit byøeg seki hvahetta here kio sum skal til tá ið vit fáa foreint til øll tingini so mann fær lýst hvat er tørvurin er og so veitt tænastuna og ikki at ivast í hvat borgar skal hava ikki skal hava men hann fær tænastuna og so fara altso út frá tí sum verður mett frá dað eitt dav
ja tað ger so væl at eg kom saman saman
ja eg eri púra samd við rósu samuelsen í tí at tað er ikki fyrr enn mann situr saman rundan um endan her borgarin og fær gjørt tørvislýsingina og hvat tað er fyri tænastu hann brúk fyri ikki fyrr en mann hevur eina yvirskipaða lóg fyrr enn tá trúgvi eg heldur ikki at tað eydnast og eg ivist heldur ikki í at finnur mann útav at at at arbeiða saman upp á hendan mátan allastaðni í tí almenna geiranum so so verður tað minni herarki og meira resursur til til tað sum tað alt snýr seg um og tað er borgarin sum skal hava eina tænastu tað trúgvi eg mann fær við tíðini ikki beinanvegin tann feilin gera vit ofta í føroyum at vit halda nú fer mann at gera eina samskipan og so kanska mann tekur sparingina út áðrenn arbeiðið e byrjað tað er tað mugu vit ansa eftir men eg trúgvi mann fyrá at fáa umraðfest kanska ein part av av av orkuni til tænastunasta heldur enn til skipanir takk fyri harra formaður
ja takk so tá ið jóhannes joensen ferðirnar við mysingers væl
níja tað er gott at fáa eitt her samtykt men eg haldi eisini tat manglar at handla tí at tað kann ver óskiljandi at fólk sum fáa eitt tilboð um talvenjingar tíggju tímar á leingikrúsunum missa tað tilboðið tá tey so koma heim og man veit ikki hvar man finnr tað aftur tað man seg ikki raðfesta og eisini tað at tá mann er undir sjeyogtrýss so hevur mann brúk fyri átøkun a stuðulstiltakið men tá mann so knappliga blívur sjeyogtrýss so má ikki brúk fyri tí meir tí tá vil mann ikki sira tað ella øvugt so eg hugsi at ubá eitlatla máta so so arbeiða hvørki geirar ella ráðini saman og tað er ein stórur trupulleiki fyri brúkara ja
takk ger so væl eykun samolsen
ja takk fyri harra formaður ja eg eri ikki ósamd við jóhannes joensen vit hava í hesum her og tað er millum annað ein av orsøkunum til at mann kemur við hesum uppskotinum eisini sjálvt um hetta uppskotið er ikki nokk altso vissu mann ikki fær lóggivið tingini og mann fær øll at vilja tað sama og at tað er ein sum gongur á odda og tað má vera ovast uppi man siga løgmaður sum stendur fyri at samskipa hetta her so trúgvi eg heldur ikki mann fær tað at rigga tí at til dømis eitt sum taluvenjingin orsøkin til tað ella hetta her við at mann fær stuðul til manni sjeyogtrýss men tá mann so er sjeyogtrýss so fær mann ikki stuðul meir tað er tí at at geirarnir ikki ru antin ikki eru samdur um hvør eigur uppgávuna ella hvussu uppgávan skal útførast og tað er ikki gott nokk tað kunnu vit ikki góðtaka og vit mugu blíva við og við og við inntil vit fáa tað líka sum sligið fast við sjeytummaseymi at tað er borgarin sum skal í miðdepilin og tæna stan til hann og ikki hvør geiri og so víðari takk fyri harra formaður
ja takk so eru prísstøðar til ellismeylla jakobsen gjørt so væl
takk fyri harra formaður ja tað er eitt eitt sera viðkomind mál sum vit viðgera akkurát nú og hetta málið er altso tað tað er so sera týdningarmikið at alt sum kann vera við til at vit fáa hetta prátið upp her á á løgtingi tað er tað er kærkomið og eg má siga tað at hetta hetta kann eg segði tað eisini fyrstu viðgerð í máseotu einaferð afturat ta hetta má vera ein ein ein øliga stór avbjóðing at fáa hetta loyst tí sum tað bleiv lýst eisini í samband við hetta málið so tann sum er landsstýriskvinna í dag og so tríggjar afturat sita í trivnaðarnevndini tavil siga tólv ára pluss tey fýra sum eru nú og o og hetta hevur verið líka aktuelt sum mann sigur alla tíðina tí goyrarnir hava verið har og og tað sigur mær bara tað at at hetta er ófatiliga trupult at fáa sett orðið á tað sum eykun samuelsen var inni á o sigur hettir hetta málið er ikki nokk ella hetta hetta her uppskotið ikki nokk og tað eri eg púra samd um mann má taka lók um at fáa nakrar loysnir á borð tæ sum kanska fyri mær sígiandi hava verið truplar higartil tí at eitt annað tað sum eg kom at hugsa um í hesunher sambandi men nú bleiv tað nevnt eit lítiðsindur bæði av eykun samuelsen og og av johannes joensen tað er í samband við hetta her ati almannatrygdartænastur sum vit fingu ígjøgnum tingið tað er til fólk sum eru ella tað er meinitað til undir sjeyogtrýss tí at mann hevur lagt eldraøki út á kommunurnar og og kommunurnar tað stendur eisini í almannatrygdartænastu ølga nógv um hetta her at at samarbeiði til tey sum eru yvir sjeyogtrýss má gerast í sambandi við kommunurnar hetta er ein stór avbjóðing og hon hon ger bara tað at handa frágreiðingin sum tað bleiv broytt til nú sum skal gerast um samanhangandi og samskipan hvussu mann kann seta tað í verk har er øgiliga týdningarmikið at at mann hevur við eisini hvussu skal tað verað millum land og kommunur tí at altso nbara fyri at taka eitt lítið dømi so kann mann gott verða seksogtrýss sjótt hálvt og fáa og fáa mann sigur onkra onkra varandi sjúku sum krevur at tað vevður tikið veruliga hond um ein mann kann fáa eitt tilfeldi mann kann so er tað eitt hálvt ár at tú líkasum hevur rættindi til nakrar tænastur og so so blívur sjeyogtrýss nú dettur tú akkurátsum út um allar skipanir tað kann ikki heldur vava meiningin at at mann sum skal hava í tænastu í einum goyra ci uppá endurvenjing endurmenning reabilitering at mann sigur sum so at ókey sjeyogtrýss hetta er bara sjeyogtrýss so tú fært hetta í hálvt ár og so dettur tað uttan fyri alt tí nú vart tú blivin sjeyogtrýss og og ein dag so nú nú er tænastuna ikki galdandi fyri fyri tann persónin meir tað krevur virkuligani tað at at mann fær eina samskipan millum goyrarnar tí at tá ið mann deilir tað soleiðis upp so so er tað heilt sikkurt at sita nógv fólk runt um landið sum eru stúrin altso hvar hvar hoyra vit heima visu vit visu vit blíva møtt við við einum einari sjúku ella nakað sum gera t vit hava brúk fyri viðlíkahalsvenjing tað kann vera seindalagaskaiði tað kann vera so nógv sum kemur inn á okkara lív og tað kn gott fera vit eru fimmogtrýss ár seksogtrýss ár hvussu eru vit so stitlaði í sambandi við at vit skulu fáa eina velíkahaldsvenjing eina endurvenjing altso tað kann ikk vera soleiðis sagt at kommunurnar skulu sita dupulfussjanir allastaðni tí er tað tí at marka móð tín verur ein virkliga stór avbjóðing í øllum hesum her og tá ið vit so tá ið mann so ferða at arbeiða við einari frágreiðing um at finna samskipan og kann setast í verk í tan almenna goyran so so e er mín tanki í hesum her og um mítt ískoyti tað er at at vit eisini fáa hugsað minus sjeyogtrýss pluss sjeyogtrýss at tað kann samskipast tað máta t tey annars blívta ein ein rúgva av dupultum funktiónum og tú ert í góðum árum sjeyogtrýss ára gamal og stendur kanska ert kanska burtur einin llítlum plássi har sum mann møgulist ikki hevur tær somu so kann tað bláva so ræðuliga skjótt aobborgara tá iðn varn farin upp um sjeyogtrýss og tað kann ikki vera meiningin so at eg haldi at hetta er eitt so týdningarmikið mál og vit høvdu tað eisini í okkara samgonguskjal um reabilitering og fáa sett í verk eina yvirskipaða lóg men tað vísir seg bara at tað verða øgiliga tað vísir segat vera trupult at seta tað lógarverkið í í gongd so at at vit kundu funnið nakað felag púra samd um at pengar skulu til men tað kann eisini gott vera tað at visti mann endurmettur og og gera eina frágreiðing at mann sær at at tað finnast onkrar funktiónir sum kanska eru dupultar í dag um mann kasa mann kanska ikki fær líka góðar tænastu í forrold tá tað kostar tað kann gott vera at mann fær nakað meira fyri somu pengar og og tað sama at mann kann fáa fáa sett inn har sum tað skal setast inn takk fyri harra formaður

ja takk fyri harra formaður nú bleiv tað orðið við at kommunur millum land og kommunu tað bleiv ikki sett inn í eitt uppskot við vilja tí at tí at nettu upp tí at eldraøkið er lagt út til kommunurnar og tí at tað verður eftirmett akkurát nú men tað er eingin ivi um at tann partur má eisini við og tað má eg siga at at tað hevur veruliga verið stríðst stríðst fyri at fáa brotið teir múrarnir niður sum eru millum undir sjeyogtrýss og yvir sjeyogtrýss men tíverri má eg siga í hvussu øðrum frá mínum royndum at har er nakað sum ikki var nóg gott tá ið vit løgdu eldraøkið út til kommunurnar tí at kommunurnar blíva við at siga at mann hevur fíggingin og at mann ikki hevur at mann hevur kubbað tað av ímillum sjeyogtrýss undir og yvir sjeyogtrýss uttan at líkasam hava fingið avklárað hvussu tingini skulu vera tíverri tað er so farið nú eftirmetir mann eldraøkið so eg vóni

takk fyri harra formaður tað er akkurát hetta her í sambandi við eftirmetingina sum tað eisini verður sagt ella sumsummi landsstýriskvinnan er í gongd við har máu vit eisini hyggja uppá hetti her málið niðan fyri sjeyogtrýss oman fyri sjeyogtrýss tí ein borgari hoyrir heim í eini kommunu og fara mann sigur eina eina eina stóra massig sjúku avbjóðing og og so er tað hálvt ár so dettir han t um allar skipanir tí at nú er hann blivin sjeyogtrýss tað har má land og kommunurnir kunna samarbeiða tað tað tað kann ikki bera annars til annars kann hentan her frágreiðingin og eftirmetingin gera tað sama og tá ið mann hevr kanska her brúkt sekstan upp í tjúgu ár uttan at finna flyta seg nakað akkurát í samband við samskipan eg haldi eg rósa samelsen hava til ólis tá ið tað verið saman tosað um hesa samskipanina hon má vera trupul at føra úr til lívið so at eg má siga allalir batt her sum kann gera tað a vit flyta okkum eitt lísindur longur men eg eg bara ynski og biðji eftir at vit eisini kann koma til at at nú er tað handila eitt sindur soleiðis at at tað kann koma at virka út til borgarin takk fyri harra formaður
ja takk skulu teir hava so saman samstøðis fyri viðmerking ger so væl
takfyriha formaður nú verður nevnir edva jacobsen tey sum eru sjeyogtrýss pluss um minus tað er ein stór avbjóðing har ja men eg vil siga tann málbólkurin sum eg eri meira stúrin um um meststúrin um tað er børnini har sum bíðilistarnir er eitt ár til særnávn eitt annað ár til aftaná tað tilsigadska depilin til so aftur at fáa renna ímillum hvar skal nú hendan tænastan veitast og eg ivist onga løtu í at løgmaður fær hesia her uppgávurna ið hendir hann er treiskur og hann er viljasterkur og hann skal nokk klára at fáa at vit fáa itt úrslit massiga út frá hesum her at samskipa og soleiðis tað tað er borgarin til einog hvøra tíð sum skal hava hjálp
heldur enn tað at vit skulu varðveita bleiva við at halda fast upp á skipanirnar edva jacobsen harra formaður
ja tað er gott at rósa samalgin inn eina spurningin tí at tá tú fer at tosa um samskipanir so er fimm minuttir bara í minna lagi eg var slekki komin til at nevna børnini men altso at seta tíðliga inn altso tað er alt soov mekað ogfyrr jú byrji tú byrjar altso eg vil siga heilt niður í barnagarðinum og samstarv eisini millum land og kommununur og at kommunurnar gera nakað anteð í barnagarðinum tí tað vísir ofta at skipaninir blíva so øgiliga kasaltso tað tað er so trupult hjá fólki at koma inn undir hesar ymisku kassanir og tað er visti mann kundi havt tann borgarin er fokus staðin fyri at hugsa um um hetta nú akkurát var tann rætta skipanin til handan ella rætta skipan til hendan men mann fekk skipanir at tosa saman og ein samskipara sum kundi vísa á hvørja tænastu tú kanst fáa vissi tú fært eina avbjóðing óansæð um tað e eitt eldri menniskja ella ata er eitt barn at tey vita hvønn tey hendvenda seg til og kunnu hvussu tey kunnu taka fatt upp á málið so hevði verið nógv vunnið takk fyri harra formaður
ja takk fyri hev r tikið fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti er enda og vit fara at atkvøða í hesum málinum hetta er eitt uppskot til samtyktar og tað er ein samdnøvnd sum hevu kemur við eini broytingaruppskotin tað vil i siga at samtyktin fer at ljóða øðrvísini enn ta upprunaorðingin og tað er tað vit skulu tað er tað vit skulu atkvøða um nú og verður hendan orðingin samtykt so er tað hon sum er galdandi ja ger so vælja eg haldi at ein er eftir at atkvøða ja so vóru vit øll har málið samtykt hetta uppskot til samtyktar er samtykt við tretivu av atkomin fyri ongari ímóti ongari blankari og er sostatt endaliga samtyktu avgreitt frá løgtingum vit eru so komin til tað síðsta viðgerð tað síðstu viðgerðin á hesum fundinum og tað er svar upp á skrivligan fyrispurning nummar s strika seks hann er til løgmann frá høgna hoydal løgsmanni og tað er torbi jacobsen sum varamaðurin sum fer at taka sær av tí hetta er viðvíkjandi valið á limum í nevndum og ráð ráðum síðani løgkingsval trey túsund og nítjan fyrst fær torbe jacobsen orðið tað er tíggju minuttir ger so væl

takk fyri so er tað løgmaður sum fær orðið ger so væl
og spyrjarin hevur greitt frá at hetta er eitt øgiliga rúgvusmikið tilfar og nokk ein av teimum størstu svaraðu spurningunim á løgtingið vir høður og tað skal eign síggjast aftur í at spurningur bleiv settur fyrst til landstýrsmannin í fíggjarmálum síðani til løgmann og við tí aftursvarið frá løgmanni atium so vara at spyrjarin ynskti at fáa svar upá eta her so varð hann noydd at seta hann sum ein skrivligan fyrispurning og tað gjørdi so spyrjarin eftirfylgjandi og sum sagt hevur umsitingin brúkt heilar tjúgu arbeiðsdagar til at fingið útgreina hetta svarið og innheinta upplýsingar frá øllum ráðunum í umsitingini tí talan er um rættiliga nógvar nevndir og ráð sum vit vitaðu men eg skal so royna at svara her heilt grundleggjandi hava mannagongdirnar og siðvenjurnar verið tæir somu í fleiri áratíggjur tá ið bæði nevndir og ráð hava verið tilnevnd og sostatt er hesim viðvíkjandi einki broytt spyrjarin leggur upp til at tað hvørja ferð ein nevnd ella eit ráð verðið tilnevnt so er talan um ein viðgerð í almenna rúminum um hesari tilnevningar tað veit spyrjarin fullvæl at soleiðis er veruleikin ikki fyri at svara øllum spurningunum havi eg heitt á stjórnaráðini at senda svaríkast og tey eru vi við sum viðlogd sum fylgiskjøl og talan er her um í alt hundrað og átjan síður taka við spurningarnar eitt til fýra undir einum so eru upplýsingarnar spyrjarin vil hava at finna í svaríkastunum frá hvørjum stjórnarái sær eg skal leggja afturat at tað er ikki siðvenja at skráseta so nógvar upplýsingar sum spyrjarin biður um og ráðini hava tí lagt nógva orku í at útvega hesar upplýsingar fyri at svara hesum spurningi talan er um umleið hundrað og hálvtrýss nevndir og ráð og tað er ik si hissin í arbeiði at leita fram og senda so ringusmikið tilfar í samband við ein fyrispurning mett verður at embætisfólk á ymsu ráðunum samanlagt hava brúkt einar tjúgu arbeiðsdagar til samans at at savna tilfar og svara spurninginum tað er sera ymiskt hvussu grundgevingirnar fyri valið og frávali verða skrásettar og tað eru somuleiðis ymiskt hvussu stór krøv eiga at verða sett til at grundgeva fyri slíkum vali nevndirnar eru ymiskar eins og teirra endamál og virkisøki eru ymisk og fjølbroytt mannagongdir fyri valið tilnevning og krøv til førleikar og umboðan ávirka eisini hvussu grundgivið verður í hvørjum einstøkum føri fyri nógvar a tilnevningunum hava vit ikki siðvenju fyri at landsstýrismaðurin skal grundgeva fyri teimum ítøkiligu valinum og frávalunum til dømis har valið er sjálvsagt ella har siðverja er fyri at manna nevndina við tilmæltum umboðum fyri ávísar partar tá persónar ikki verða afturvaldir ella verða frávaldir kunnu orsøkirnar vera nógvar í nógvum førum er talan um eina natúrliga útskifting tí persónarnir hava skift starv eru farnir frá fyri aldur eru deyðir ella a valt ikki at taka við valið ella afturvali eisini kunnu verða reglur ella siðvenjur sum avmarka møguleikarnar fyri hesum afturvali tað tykist ikki vera nøkur standard mannagongd fyri viðgerð og skjalfesting av hesum valum í onkrum førum eru valini sjálvsøgn til dømis tí onkur er føddulimur og í øðrum førum ffær fær landsstýrismaðurin tilmæli við uppskotinum limum sum greitst frá so eru nevndir nevndirnar og reglur og ásetingar so ymiskar og tí eru viðgerðin og tilfarið ikki heilt eins í øllum málum til ber tó at siga generelt at vanlig mannagongd er og hevur verið at tilnevningarnar verða viðgjørdar í stjórnaráðunum har støða verður tikin til tilmæli hjá ymsum pørtinum har sum hetta er viðkomandi landsstýrið verður so kunnað um ætlanirnar áðrenn endaliga tilnevningarnar verða gjørdar men tað er sum øllum her á tingisjóhandi kunnust ein landsstýrismaður fyrisitis øki sum velur í síðsta enda til spurning fimmogseks er at siga at mær kunnut eru tveir nevnevndarlimir ið áður hava sitið á løgtingi fyri ein sama flokk sum landsstýrisfólkurin umboðar valdir av landsstýrismanninum í fíggjarmálum í nevndirnar fyri ávikavist posta og p fáa á floghavn í báðum førum er talan um persónar við sera viðkomandi royndum og útbúgvingum og eg havi tískil onga orsøk at halda at hesi nevndarval eru uttan fyri fjølbroyttu siðvenjurnar sum eru tá ið hesar nevndir verða valdar til spurningur sjey er at siga at her óivað fleiri dømi men eg giti at spyrjarin helst styrgir eftir at ein landsstýrismaður fyri sambandsflokkin í tvey túsund og níggju valdi fyrrverandi tingmannin bárðu á stein nilsen í nevndina fyri a vága floghavn eg haldi grundleggjandi at tað er skeivt at persónar við viðkomandi førleikum og eginleikum skulu skúgvast til viks bara tí teir einaferð hava umboða ein flokk á løgtingi tað eru tíverri dømi um at fólk hava verið skúgvað til viks ella verið sett í bás tí tey hava tænt fólkinum við at vera teirra umboð í í løgtinginum tað tænir neyvan okkara demokratisku skipan um vit forða fyri at hesi fólk kunnu gagnnýta sínar førleikar og royndir ella so at iva um teirra integritett tað kann gerast ein stór avbjóðing fyri okkara fólkaræði um vit støðugt skapa nýggjar forðingar og avmarkingar fyri tey sum hava tikið við ábyrgd tann sínum landi og vera aktiv politisk tað tænar okkum ikki væl um vit støðugt minka um ørvalið av fólkum sum kunnu taka á seg álitissessur sum til dømis nevndarsessir men eins álvarsligt er tað um vit styðgja bestu fólkini frá at bjóða seg fram politiskt við at skerja teirra møguleikar seinni í lívinum og tað tænir ikki okkara fólkaræði og sum áður boða frá so er tað soleiðis ati vissi onkur ynskir at síggja gongdina av valum øtey síðstu árini so fyriliggur eitt rættiliga drýgt tilfar við í svaraða spurninginum inni á heimasíðu løgtingsins og har sær mann aftur í tí hvussu nevndir hava verið mannaðar og hvussu stórar útskiftingar eru og tær eru leypandi útsivningar allar tíðirnar og tað eru faktiskt ikki so fáar útskiftingar áðrenm ár sum mann kanska hevur lyndi at halda so má má siga sum er at tað eru rættiliga nógv fólk sum onkursvegna fáa sær royndar og hava møguleikan og blíva vald í teir almennu nevndirnar og almennu ráðini gjøgnum ár og dag og tað er einki sum tíðir upp á attað er frávalt ella tilvæltfleiri nýggir nevndarlimir tað seinasta árið ella hálvt annað árið soleiðis mann kanska fær fatan av í sjálvum spurninginum tað sær út til at tann vanliga siðvenjan er hildin at fólk verða javnan skift út í nevndunum og tað er eittlannað stað eisini kanska gott fyri samstundskaltað hava kontirnitetin í nevndini halda hann við líka so er eisini gott at fáa nýggja inspiratión og annað inn í nevndir leypandi so tað haldi eg er í fyrsta umfari mítt svar til handan spurningin takk
bara formaður ja takk fyri so er tað soleiðis at spyrjarin kann fáa orðið og í øðrum fari er tað soleiðis at spyrjarin fer fimm minuttir og svararin fimm minuttir og tað verður ikki givnar viðmerkningar til tað ger so væl

ja og so er tað løgmaður sum fær orðið gerst væl
ja takk harra formaður tað er soleiðis at ja tað er sum spyrjarin eisini var inni á her at tað er ikki soleiðisnar í almennu skipanini at tað situr ein politikari har og velur út frá sínum og so víðari tað er jú eitt eitt embætisverk sum onkursvegna er i yvirtá og skalt tryggja at góðskan er í lagi so tað ikki bara verður kannman siga sett saman so tað passar fyri tann einstaka politikaran og harumframt verður tað eisini lagt fram í í landsstýrinum óast tað er sjálvandi avarandi lansstýrismaður sum er situr fyri sínum egna øki sum hevur fulla ábyrgd og eisini fulla skyldu til at velja tey fólkini sum hann saman við sínum ø embatsverki koma til átosa um hett her við nevndir og ráð so vita vit í føroyum at vit hava havt nú oftani hetta her uppi at vent at vit hava alt ov nógvar nevndir og ráð í føroyum eg haldi tað talið liggur um hálvt annað hundrað taðvul sega hundrað og hálvtrýss nevndir og ráð summi eru kanska heilt upp í ja summi eru nokk eini tíggju limir men tað mest vanligur millum fimm og sjey onkrar nevndir og ráð eru kanska tríggir limir so tað er hópin av fólki kumma a siga sum alla tíðina er inni í systeminum kanska snakka vit um um eitt stað millum sjey sjey hundrað upp upp til túsund sum sum eru í hesum ymisku nevndunum og higartil ella hetta henda samgongan setti sær eisini fyri at fáa rudda eitt sindur upp í hesin her at fáa lækkað talið av nevndum og ráðum nakað og higartil hevur tað lukkast ávegis vil eg siga fíggingargrunnurin er avtikin landsbankin o búskaparáðið har er ein nevnd færri enn tað var frammanundan tá tað kemur tilrættargangslógina so blíiv lokalnevndin og eftirlitsnevndun ví varðasfongslum bleiv avtikin eisins hæruk og tvær nevndir og eitt álit er komið um áat umskipa føroya kærustovn har rúka ellivu nevndir so tað eru nøkur ting í gongd sum kanska ger tað at a si eri hálvt annað hundrað nevndir og ráðini sum einaferðnar í sjósett við einum ávísum endamáli at vit fáa minkað eitt lítið sindur um tað talið vit kunnu ikki alla tíðirnar seta nýggj ráð og nýggjar nevndir á stovn vit mugu eisini vera før fyri her á løgtingið siga nú hava tey útspælt sína uppgávu nú umskipa vit økið og ant til niðurleggja nevndirnar samanleggja ter soleiðis at vit útnytta resursurnar fult út í føroyum so men aftur til sjálvan spurningin so kann mann staðfesta at tað er ein stór útskifting av nevndarlimum ár um ár og tað er óansað ka man siga um tað er ein nýggj samgonga sum hevr tikið við ein nýtt landsstýri ella tað er í landsstýri sum hevur sitið í eitt tvey ella trý ár tað er ein jøvn útskifting allar tíðirnar og sambært teimum sum hava sitið við sonum er tað einki som tíður upp á at tann útskiftingin er størri nú enn undir vanligum umstøðum hevur verið og heldur ikki orsakað av korona sum spyrjaran altso tann upprunaligi spyrjarin lata spurningin eisini nevnir í sínum spurningi at tað sá virkaði kanska um manni í korona støðuni skifti nevndur út men tað er nú soleiðisnar at tær flestu nevndirnar hava hava aðalfundir og annað tíðliga í árunum fyrstu tríggjar fýra mánaðirnaðar í árunum og tá var jú korona í fjør men óansama korona ela ikki so er to nevndir verður tillagaðar eisini í tí tíðarskeiðnum so eg haldi ikki at man kann staðfesta og tað kunnu tinglimir sum sjálvir fara hyggja í alt tað rúgvuslig mikla tilfari sum er ráðføri ráð til samans hundrað og átjan síður og hyggja eftir nevndir tað tað er nokk so greitt sett upp tú sært hvussu nógv blúvu skiftir út ja í tvey túsund og fimtan og sekstan og seytjan átjan og so nú og sovíðari so so tað er eg haldi tað er ein grein mynd ma fara av tí at tað er altso ein rættiliga stór útskifting í rættiliga stórum tali av teimum nevndunum ráðunum sum vit hava ár um ár takk harra formaður
takk fyri so er tað onnur sum kunnu fáa orðið tað er ikki nakar sum biðj um orðið so fara vit undir tað síðsta umfarið og tað er so torbi jacobsen sum fær orðið ger so væl

ja takk fyri ja eg haldi at áðrenn løgmaður r fær tað seinasta orðið í samanvigina fyrispurning so fari egst at takka torbu jacobsen fyri orðini og hesar hesar dagarnar hann veri her eg haldi teg verið eitt fríksligt lot at fáa inn í tingið og vit vit kenna jú torbi jacobsen frá hansara góða retoriska evnum og skilagóða eygleiðingum og viðmerkingum so eg fari at ynskja honum alt tað besta og takka fyri so fær løgmaður tað seinasta orðið í samband við hendan fyri spurning ger so vælvur
takkar formaður eg skal heldur ikki eg haldi at hatta vóru væl søgd orð eg skal bara kanska líka eisini takka fyri at at ella lata meg fyrst takka fyri at mann er samdur um at vit eiga sjálvandi altíð hyggja eftir bygnaðinum og fyrisitinginum í føroyum fyri at fáa so mest fyri resursurnar sum vit hava eingin ivi um tað tá tað kemur tað politiska lívið sum tabbi ella tá ið tá ið jakobsensjónin er formannin her stendur hon nærmastu eg vil siga takkaði fyri seg nærmast hann visti ikki við við vissu um at tað kanska var seinastu ferð hann stóð her fyri mítturkomin er eingin ivi um at hóast á hvør sínum veingi um so mann siga á tí politisku ásýni tá tað kemur til tað ríkirættarliga so er eingin ivi um at tað íkasti sum torvmjørkusson er komin við ikki minst eisini hevur styrkt sambandsflokkin eins væl og tjóðveldsflokkin tá mesta á og tað er jú soðist at tað er mótpolarnir sum skapa úrslit og tað er oftaðni vísti eisini í politikki ella rættiliga ella er sannfróðandi í politikki at tað er soðist atð er og at tormur jakobsen skal standa her á tingstrøðubba til at segði at hann fyri einastu ferð í lívinum hevði verið bebbaræddur og ongantíð verður so bebbaræddur sum tá hann stóð her fyri hvat er tað trýogtjúgu árum síðan hvør skuldi trúð tí tí er tað nakað sum hann hoyrir til her í tinginum hann hevur verið her nú eina góða viðkáliku so er tað júst hansara rødd og hansara ja nú var tað onkur sum nú nevndi hann sjálvur tey við at súgva í boppuni og og ropa harðast og so víðari so tað var eisini nakað sum setir eina eyka dám á løgtingsarbeiðið sum er so eg vil bara at enda eisini nýt høvi at takka torbjørkarsen bæði fyri tíðina her hesa vikuna og fyri øll árini í føroyskum politikki har hann hevur verið rættiliga litríkur og eg vil siga ein retorisk gáva fyri tað føroyska fólkaræðið og ikki minst eisini fyri mótpollarnar í føroyskum politikki sambandsflokkin og tjóðsflokkin takkara for mær
ja takk fyri so er hesin spurningurin svaraður og eg haldi at hetta síðsta var ikki millum gott sum vit og tað er soleiðis at vit eru komin til endan í hesum tingfundinum og tað er ikki nøkur framlága til hendan fundin vit fara at sær at gevast við hesum fundum ein fundur tingfundur verður aftur klokkan fýra ein nýggjur tingfundur verður settur klokkan sekstan og tá verður skráin hendan tá verður fyrst tað eru triðju viðgerðir á skonni tað eru av løgsmálummar hundrað og seksogtretivu uppskot til løgtingslóg um veiðugjøld fyri fiskap veiðugjólagin triðja viðgerð á løgsmálummar hundrað tað eru uppskot til løgslóg um broyting og løgslóg um sjófeingi sjófeingislógin triðja viðgerð á løgsmálummar hundrað og fjøruti tað er uppskot til løgsluvum stuðul til ferðavinnufyritøkur fyri fastara útreiðs saman við kovn nítjan fyri tíðarskeiði frá fyrsta septembur í tjúgu til trenta apríl í ár síðani er triðja vitgerð á løgsmanum hundrað og fjøruti tað er uppskot til eykajarnar løgsluv fyri apríl tvey túsund og eingivu og framløgaða so er hesin fundurin lokið